so er tingfundur settur hetta er fyrsti tingfundur í hesum árinum tvey túsund og einogtjúgu soeg fari at bjóða tingfólkið vælkomnin aftur á ting og ynskja øllum okkum øllum eitt gott nýggjár vit fara at byrja henda tingfundir við at atkvøða um farloyvi tat komið soljóðandi skriv til tingið eg kann nevna áðrenn vit fara í holt við at atkvøða um farloyvi at annika olsen hevur boðað frá tá honum tikið satið aftur á tingi hon hevur jú verið í farloyvi sum borgarstjór við bjóða henni vælkomnari aftur á ting og og takka jóandeli poulsen fyri ta tíðina hann hevur verið á tingi síðani skal eg lesa hetta skrivið eg komi til tingið fráboðan um farloyvi í sambandi við at byrja vera í starvis um stóri ferð norðurlandaráðið skal heið verða boðað frá at undirritaði fer í farloyvi frá starvinum sum løgtingskvinna frá fyrsta februar tvey túsund og einogtjúgu boðað verður frá um tikið verður aftur við løgtingsarbeiðinum vit nýta vil nýta høvið at takka fyri gott samstarv seinastu mongu árini vil eisini ynskja tykkum øllum blýan bir og alt tað besta við arbeiðinum á løgtingi fólki og landi til framan og tað er undirskrivað blíðar heilsur kristina háfoss og tað er soleiðis atnæsti ella næsti maður á lista tjóðveldisins á tingi er páll á reynatúgvu og hann hevur havt sæti fyrr í hesum valskeiðnum so eg fari at mæla til at vit uttan atvøðugreiðslu samtykkja at pállareynatúgvu kann taka sati á tingi fyri kristina háfoss meðan hon hevur farloyvi tað er samtykt eg fari eisini at takka kristinog hafoss fyri hennara arbeiði á løgtingi og landsstýrið í gjøgnum nógv ár og ynskja henni alt tað besta blýan byr og og gutt signing í hennara arbeiði síðani er skal eg lesa hetta brævið sum eisini r komið til løgtingsformannin í samband við at eg havi tikið við starvinum sum borgarstjóra í tórshavn fari eg at søkja um farloyvi úr løgtinginum frá mikudegnum tjúgunda januar tvey túsund og einogtjúgu og at næsta fólk á lista javnaðarfloksins tekur sati fyri meg og tað er undirskrivað av heðin mortensen og tað er soleiðis at næsta tað er kvinna sum er næstur á listanum hjá javnaðarflokkin tað er eygun samuelsen hon hevur eisini verið fyrr í hesi tingsetuni á tingi so eg fari at mæla til at vit uttan atvøðugreiðslu samtykkja at eygun samuelsen kann taka sati á tingi fyri heðinmortsen og tað er samtykt tað er soleiðis at heðin mortensen hevur spurt formannin um hann kann sleppa at siga tvey orð nú og tað fer formaðurin at geva honum loyvi til so heri mortsen fær orðið áðrenn vit fara undir fyrsta mál til sum vit fáa til viðgerðar
ger so væl takk fyri harra formaður harra formaður og góðu tingfólk eg fari fyrst at takka fyri at kunna bera eina lítla heilsan fram her í dag við orsbyrjan tók eg við sum borgarstjóri í tórshavnar kommunu og stutt eftir eisini við sum formaður í føroya kommunufelag av somu orsøk fari eg nú at biðja um farloyvi úr løgtinginum eg fari tí at nýta hetta høvið at takka fyri tað álit sum borgarin veljarin hev víst mær ígjøgnum fleiri tingsetir bæði sum tingmaður sum landsstýrismaður og sum umboð í formansskapinum á løgtingi tað hevur verið mær ein stór gleði og ein stórur heiður at hava fingið loyvi til at tæna bæði løgtingi og landsstýrið hesa tíðina eg fari tí at takka fyri eina standandi gott samstarv og fari ynskja tingfólki og ikki minst starvsfólkunum her á løgtinginum blýðan byr og bestu eydnu framyvir sum einasta umboð fyri javnaðarflokkinum á tingi umboðandi suðurstreym so havi eg kenta sum eina kanska serliga skyldu at umboða mítt væl og tað fái ríkiliga høvi til nú sum borgarstjóri í tórshavnar kommunu sum í løtuni umboðar áleið tveyogfjøruti prosent av føroya fólki og saman við miðøkinum annars meira enn helmingin av øllum landinum búskaparliga framtíðina í føroyum kemur í stóran mun at snúgva seg um samstarv millum land og kommunur tað almenna má ansa sjálvandi er e ikki at binda kommunurnar alt ov nógv men heldur samstarva um felagsmál øllum landinum at frama tað arbeiðið tað arbeiðið gleði eg meg til bæði gjøgnum ein tórhavnar býra gjøgnum kommunufelagið í góðum samstarvi við landsins myndugleika eg fari at enda at ynskja eygun samuelsen sum tekur sati á tingi nú eg fari í farloyvi allarbestu eydnu í samstarvinum og blýan byr í framtíðina sharra formaður eg fari enn einaferð at takka fyri tíðina á løgtingi og ynskja tykkum øllum somlum alt gott og gudd signing í komandi ár
takk fyri harra formaður ja takk fyri eg fari eivstað at nýta høvið atvegna løgtingið og meg sjálvan at takka hin morturin fyri ta tíðina sum hann hevur verið her og bæði á tingi og í landsítað arbeiði sum hann gjørt og fyri eitt gott samstarv í formasskapina eisini í for ynski álvnum blýbyr í hansara starvið og eisini harran signir í framtíðini alt tað besta ja so skuldu vit verið komin á mál við hesum farloyvinum og fara so undir tingfundim sjálvan og tað er soleiðis tað eru tríggjar aðru viðgerðir á til viðgerðar í dag vit byrja við aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar tvey tað er uppskot til løgslagum broyting í løgslag um ræði umá málum og málsøkjum tað er at taka løgregluákæravaldu brotssmonná nei brotsmála umsorgan undir føroyskt ræði og hvør biður umorðið tað er fyrst biljustinussen sum fær orðið
tjóðveldið hevur lagt fram høgni hoydal siristenberg bjørt samuelsen kristina hafoss beintaløv jacobsen og hervør poststóttur hava vegna tjóðveldið lagt málið fram so langt aftur sum triðja august beint eftir ólavsøku langt áðrenn harast hani vórðu tiknir og langt áðrenn fjøllini vórðu gingin so hetta er alt væl íligið kunnu vit siga í politisku skipanini og málið hevur so eftir fyrstu viðgerð sum var fyrsta septembur í fjør verið uttanlandsnevndini og nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tíggjunda septembur níggjuogtjúgunda oktobur fjórða og tólvta novembur í tvey túsund og tjúgu undir viðgerðini so hevur nevndin havt fund við fútan umboð fyri føroya politistafelag kriminal forsorgina og arestina í mjørkadali síðsti mannin fyri norðoyggjar og eysturoy sum nú er vorðin borgarstjórin norðuri í klaksvík international advokatfelag føroya og við løgmann bárastein nielsen undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og meirilutin tað er brandur sandoy frimut rasmussen jaspur langaard beinur johannessen hevði morsen og eg sjálvur taka taka ikki undir við málinum og mæla løgtinginum frá at samtykkja uppskotið men vit hava hesar viðmerkingar tað vil siga samgonguumboðini uttanandsnevndini hava hesar viðmerkingar meðan hei mortensen hevur sínar egnu viðmerkingar eg skal lesa viðmerkingarnar hjá samgonguumboðnum í nevndini upp undir viðgerðini hevur verið víst á at fongsulsviðurskiftini í føroyum ikki eru nøktandi orsøkin er í høvuðsheitum at vit bert hava eitt varðhald í føroyum sum eru ætlað varðhaldsfangum og ikki teimum sum sita dóm sostatt hava vit ikki røttu umstøðurnar til tey sum sita dóm í føroyum hóast tey sum vara av umstøðunum í mjørkadali gera eitt framúr arbeiði at tryggja báðum pørtum tað vil siga teimum sum eru í varðhaldi og teimum sum sita dóm nøktandi umstøður hava undirritaðu ta fatan at tey sum sita dóm ikki hava øll síni rættindi undirritaðu halda at landsstýrið eigur at seta ferð á arbeiði at fáa til vega nýtt fongsul í føroyum hetta skal tryggja at føroyingar kunnu sita dóm í føroyum við fullum rættindum kanska mest týðandi rættindi eru at varðveita sambandið við síni nærmastu og síðani eisini at kunna fáa fulla úrtøku úr tí týðandi arbeiði sum brotsmálumsorganin ger fyri at búgva tey sum sita á dóm til aftur at koma út í samfelagi

afturat hesum so havi eg hug at siga at eg fylgdi við einum orðaskifti sum var í kringvarpinum í nakrir fyri hvar ið tosað var við svarra steinhólm prest sum eisini í mong ár hevur verið fongsulsprestur í føroyum hvar hann vísti á ati tær fysisku umstøðurnar í mjørkadali eru rættiliga góðar til teir fangar sum sita har tí at mjørkadalur var ikki upprunaliga gjørt til fangar menn til fólk sum koma í starvsørindini sum skuldu búgva mjørkadali og í so máta eru teir karmarnir í toppklassa kunnu vit kalla meðan hann hinvegin vísti á ati at fólk sum eru í varðhaldi hava í nógvum førum serliga tey sum verða sett í isolatión hava øgiliga øgilig øgilig kor og hvar í mannarættindini verða traðka ógvusliga undir fótum og hetta er nakað sum vit sum løgtingsfólk eiga at hava í huga tá ið vit lóggeva at sum skjótast at fáa slík viðurskiftir í rætt lag og tað var eisini tað er eisini komið fram at í okkara skipan í norðurlondum og kanska kanska serliga í danmark og í tí systeminum sum vit eru partar av so verður isolatión brúkt alt for nógv og tað verður kanska í nógvum førum brúkt sum ein máti at revsa sum ikki er ætlanin og tað er nakað sum vit eisini í føroyum eiga at taka til okkum og vita at tað eru føroyskir fangar sum í veruleikanum verða revsaðir harðari enn teir eru dømdir fyri við tað at fongsulsskipanin brúkar isolatión so ella so upp á hvannsvís sjálvandi við lógligum grundgevingum men tað er nakað sum vit eiga at taka til okkum og eiga at gera nakað við soleiðis at okkara

landsbrøður fáa virðiliga viðgerð eisini tá ið eir eru komnir í ta støðu at teir hava fingið dóm og skuldu sita at teir ikki verða revsaðir harðari enn lóggávan til etir so tað var bara nakrar viðmerkingar afturat harraformaður
ak fyri ja so er tað viðmerking
ar fyrst er tað hægni hoydal gerso væl harra formaður eg haldi biljustinussen hevði eina góða røðu sum royndin róðu upp undir at vit áttu at tikið ræði á hesum málsøkinum her nevndi a serliga fongsulsverkið og sjálvandi eri eg púra samd við biljustinussen og hann nevni es dømini vit hava nýliga fingið dømi øl tingfólk t vusvið lanstýrsfólk við fingu dømi um ein føroyskan fanga sum sita niðri foreldrini eru púrasta í illa reið og vesturingin er kanska fjórðfalt ella fimmfalt verri tí at tú bæði burtur frá teimum nærmasta í føroyum og fær ikki vitjan nakað ella annað og so koma til tað hvat hvat gera við sum lø vit eru vald at umboðað føroya fólk og vit hava onga ávirkan á a tær so ebiljistinusen o royndin verið samdur ím a vit áttu at tikið
fulla ábyrgd av hasum málsøkinum sum skjótast
billjustinusen ja eg eri sannførdur um atvit eiga at taka fult raði á øllum økjum í okkara samfelag og sanniliga eisini á hesum økinum so tað er eingin ivi um at tað eri samdur við høgna hoydal í soleiðis at vit fáa innrætta viðurskiftini soleiðisnar sum vit halda passa best eftir føroyskum hugsanarhátti og ikki eftir hugsanarhátti hjá nøkrum øðrum enn soleiðsnar sum vit í føroyum hugsa um okkum sjálvi og um okkara landsbrøður eisini um tey sum koma eitt lítið sindur á skráplánum sínum lívi og koma at gera okkurt sum eru sum er brotsverk og sum krevur at tey mugu mugu revsast fyri tað so haldi eg tað eisini skal gerast eftir føroyskum treytum tað er eingin ivi um mínari sál um tað so tað arbeiðið er ikki liðugt og eg haldi at fyr ella seinni so fer tað at finnast ein meiriluti fyri at fremja hesi viðurki
ja og so er tað kristina háfoss
at fongsulsviðurskiftini eru alt annað enn nøktandi í føroyum um vónandi kemur tað í rætt lag í nærmastu framtíð men eg sakni at at tað verður grundgevið betur fyri hví mælt verður frá at taka undir við málinum tí har stendur ikki nøkur grundgeving sum so fyri tí tað vísir bara til at meirilutin mælir frá at taka undir við málinum kundi bilurin stinussen kanska greitt nærri frá hví so er tí at nú nevnar hann sjálvur at at hvat við flokkin tekur undir við at vit heimtaka ábyrgdin á hasum økinum og at fyrr ella seinni kemur ein meiriluti fyri at taka ábyrgdina av hasum økinum heim men tá eg hyggi eftir løgtinginum í dag er tað ikki soleiðis at nógv bendir á at tað longu er ein meiriluti á løgtingi um so var at tingfólk kundu atkvøða
trúði eftir bestu samføring
takk fyri hara formaður jú eg kundi øgiliga gott hugsað mær at atkvøtt eftir bestu sannførin ví hesum málinum og eisini eftir mínari egnu samvitsku men eg havi verið við til at skriva undir eitt samgonguskjal sum krevur av mær at eg eri loyalur ímóti samgonguni og tað er eisini ein samvitskur spurningur og tí vil eg ikki fara út um tað sum vit hava avtalað í samgonguni vit eru í samgongu við sambandsflokkinum og tað virði eg fult og heilt og miðflokkurin fær sín politikk ígjøgnum saman við sambandsflokkinum í tí avtaluna sum vit hava gjørt og treytin fyri tí er so tað at vit eisini eru loal ímóti sambandsflkkinum tá ið tað er mál sum sambandsflokkurin gongur høgt uppí so tað er tað er at geva og taka
saman samgongu hatta veit kristina háfoss alt um ja takk tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so var her mortensen orðið
takk fyri harra formaður eg eri við í einar álitið sum fyriliggur her beint og eg skal lesa hatta uppharra formaður tað er javnaðarflokkurin og undirritaði metir ikki at tíðin er taðn rætta at fremja yvirtøkur undirritaði heldur at yvirtøkur skulu fremjast so hvørt sum tað er fíggjarliga ráðiligt og at yvirtøkur ongantíð mugu koma fram um vælferðina hjá okkum føroyingum undanfarna samgongan hevði jú stórt yvirskot av fíggjarlógini umleið hálva aðru milliard samanlagt og varð hetta talið framvegis galdandi og hevði tað ikki verið óhugsandi at vit framdu onkra yvirtøku í nærmast framtíð men sitandi samgonga hevur jú vent yvirskot til stórt undirskot eisini hóast útreiðslurnar í samband við koronusmittuna ikkitaldar við fíggjarpolitikkurin hjá sitandi samgongu hevur eisini havt neiliga ávirkan á haldføri í landskassanm undanfarna samgongu tordi at taka meira frá fiski og alivinnuni heilir trý hundrað milliónir krónur meira vórðu tiknar inn so fóre út aftur til samfelagið við fleiri og betri vælferðartænastum og skattamykking til lág og miðallønt samstundis sum grundarlagið hjá vinnuni alla tíðina varð støðugt sitandi samgonga hevur valt at taka nógv minni inn frá uppissjóvar vinnuni heilu fimmoghálvtrýss milliónir krónur minni longu í tvey túsund og tjúgu og samstundis er raksturin eisini øktur munandi í fleiri økjunum undirritaði metir tí ikki at tað er ráðiligt at fremja yvirtøkur so leingi fíggjarliga støðan hvørki sær støðu ella halbar harafturat verður tað mett at vera umráðandi at hava starvsfólkaviðurskiftini í lagi áðrenn yvirtøkar av hesar málsøki verða framd tað hevur verið í hoyring millum annað ført fram frá politistafelagi føroya at meirilutin av avverandi starvsfólkum er ímóti at málsøki verður yvirtikið beint nú orsakað av ótta fyri pensjónsviðurskiftum eftir útbúgvingarmøguleikunum og annað og tað skal ikki verað nøkur loyna at at yvirtaka politiið her og nú tað vildi hvussu kosta landskassan umleið eini hundrað og hálvtrýss milliónir krónur og okkurt vitandi o byggi mann akkurát nýggja politistøð her uppi í jarðserfrøsgøtu og hon er hvussu er dýra at yvirtaka og so er tað sjálvandi tað sum bleiv víst øgiliga nógv á tað er millum annað alla ta tilbúgving sum skuldi til og ta útgerðina sum skal til eisini sum vit tosa um nógvar nógvar milliónir krónur nemliga fyri yvirtaka politiið so vit halda t tað ger einki at vit líka steðga á og lata okkara hjá føroyingum verða tiknar fram um hesa yvirtakuna sum
fyrilykur takk fyri harra formaður ja tað er ein viðmerking
ger so væl jarðformaður eg haldi at hevði morsen verið til álit við sum vit royndu verið sigur tað at tað kann vera sera skilagott at taka ábyrgdarsamboðsøkjum hann nevndi við eisini fongsulsverk og annað og sjálvandi er tað eisini nógv útgerð sum manglar at gerast men men skilti eg hevði morsi rætt so var grundgevingin tann at fíggjarpolitikkurin hjá sitandi samgongu er farin skeiva leið so eg fari bara at spyrja henni morska eina so vil tað so siga tað javnaðarflokkurin nú tekur undir við øllum yvirtøkum bara so leingi um tjóðarliðsitur á kassanum
hevur yvirskot
heginmortensen takk fyri o takk fyri spurningin høgni hoydal nei so lætt er tað heldur ikki so lags spæli klari verið heldur ikki soleiðis og tað skal vera skil líð við teimum yvirtøkunum vit skulu taka og høgni hoydal skal skal eingin ivi vera um at javnaðarflokkurinr altíð til reiðar at yvirtaka mál sum eru er góð fyri føroya land og fyri føroya fólk og so er ber spurningur hvat kemur fyrst og vælferðin seta vit allarhægst o tað gera vit í javnaðarflokkinum og at yvirtaka politiið tað vita vit so eru okkurt annað kemur at bíða so tað halda at vit ikki er rætti
rætta tíðin takk fyri harra formaðurja takk síðani er tað høgni hoydal sum fær orðið
formaður øhtjóðveldi er minniluta í hesum málinum í

men vit taka sjálvandi fult undir við við at fáa løgregluna og brotsmálaumsorgan og ákæruvald á føroyskar hendur og sum formaður uttanslending reiddi frá so varð tað málið lagt fram triðja august men tað varð veruleikanum lag fram í tingsetuni tvey túsund og nítjan tavil siga í marsmánað í marsmána tve í tvey túsund og tjúgu varð tað lagt fram hog bleiv so aftur lagt fram á ólavsøku hvó vit avgera bíða við tí meðan koronatiltøkini vóru og lata seg framaftur og tað er jú vorðið uppaftur meira aktuelt undir koronu eisini hetta uppskotið og tað sum kemur aftaná um landslæknaembati og farsóttar lóggávuna og harra formaður tað er eingin ivi um at í einum fólkaræði so sigur mann vanligat vit muá hava ræði á tí lóggevandi valdinum sum er løgtingið hjá okkum og tí útvinandi valdinum sum er landsstýri og tí dømandi valdinum og tey sum hava eftirlit við landssins lógum og løgreglu og ákæruvald eru ein so týðandi partur av einum demokratiskum samfelagi nevniliga tey sum hava heimmild at hava skilhald við at lógir landsins verða hilnar at revsa og reisa mál móti við stovmsstólunum øhso tað er eitt serstakserstakliga týðandi mál fyri fyri eitt og hvørt demokratiskt samfelag og fyri okkum sjálveldi er tað óskiljandi at vit í tvey túsund og tjúgu g tvey túsund og einogtjúgu eru vit nú kunnu standa íeinari støðu har vit slett ikki hava nakað sum helst rá ræði á løgreglu á okkara fongsulsverki á okkara ákæruvaldi og okkara kriminalforsorg altso brotsmála umsorgan og vit hava longu eri inni á tí tað er fleiri heilt aktuell dømir um har eg hugsi flestu tingfólk bæði fáa ilt fyri hjartað men eisini ilt tú sít demokratiska sinnalag við at tað eru føroyskir fangar sumvit hava fingið skjalfesting um verða revsaðr heilt øðrvísi enn vist tað var í einum sjálvstøðum landi fáa faktiskt tvífalda fimmfalda revsing við at sita langt burtur frá sínum kæru ongan vitjan fáa og vit hava einki ræði á tí yvirhøvur so tað er ein orsøk til at sjálvandi eigu at føroyar í tvey túsund og einogtjúgu at taka fult ræði á síni egnu løgreglu og á kærufalli og brotsmálaumsorgan og fongsulsverki og søgan sjálvandi um føroysku løgregluna er ein long søga eg skal iki troytta tingfólk við leta alt lesa alt álitið upp men í stuttum er tað so at føroyar hava jú heimsins elsta ting løgtingið ella hvussu er lelstra ting í europa sum tá var eitt alt ting altso eitt ting sum bæði dømdi og lógav og dressaði men so við og við er tað valdið hjá tingunum fór tá meir meira burtur til tess at vit fingu eitt miðsavnavald niðri í keypmannahavn uttan at nakrantíð hevði føroyska fólkið samtykt tað tað hendi við kanska tjóðiln misti sítt sítt lívsræði sítt sítt sjálvræði og at enda lógu knappliga heimildirnar í keypmannahavn uttan nakrar nakrantíð hevði samtykt tað tað fór egi so langt til at løgtingið eisini beiv niðurlagt í átjan hundraðog sekstan men var seinni uppaftur atta sum eitt ráðgevandi sum ein ráðgevandi ting mótvegis donskum valdi men tá ð vit so tá ið so heimastýrslógin kom ella longu kanska í í í tjúgundi øld tá verður løgregla altso tann skipanin sum løgregla er og tað verður væl lýst í bókini hjá jarðpari til skálagarð sum eidur politið í føroyum føroyum nú so byrjaði jú kommunurnar at seta løgreglufólk í havn minnast eldri fólk sjávandi eisini tær gomlu politistarnir sum tá vóru og tá var løgreglan kommunal og undir heimastýrislógini aftaná heimastýrislógina var løgreglan eisini føroysk tí hon lá undir kommununum men tá gjørdi mann so av í teirri samgongu sum var millum fólkaflokkinu g sambandsflokkin at leggja løgregluna full koma niður í danmarkar hog tað er eftir okkara tykki var eitt øgliga stórt afturstig at øra stórt demokratiskt ati og tað er blivið verri síðani tí hóast alt so varð tað so sum so væl lýstur vi i bókini hjá jarðfardog skálleikar at teir okkara gomlu lógur og siðvenjur við sýslumonnum har man skipaðu landið í sýslur hevði sýslumenn sum umboðaðu kannman siga øvruheitina úti í úti um landið og hesir sýslumennini blívu seinni eisini stjórar at lokalur leiðarar fyri politistøðirnar kring landið tað minnast øll eg hyggi segja at jagum mikkelsin er í klaksvík karitin hansen var jú leiðari harleingi kó síðstu mann í vestmanna og so framvegis tað vóru lokalar lokalu myndugleikar avstaðnum sum ikki bara tók sær av vanligum politimálum men eisini av av pastmálum av útlendingarmálum og hvørt á sínum sum hevði týdning fyri borgaran og so eisini av teimum gomlu siðvenjunum sum landbúnaðarstevni yvirfriðingarnevndir grindaskifti og annað tílíkt men tað sum henst síðstu tíggju árini við sum so nenda politpolitirið formirin í danmark er tað at føroyar eru nú blivin ein av tíggju donskum politikrá hesum har uttan nakrar demookratiska viðgerð hevur mann í veruleikanum niðurlagt leiðslurnar runt í landinum á politistøðunum sýslumenninir eru bara skrisar út og eru blivnir eitt sovorðt ja eittsovorð næstan sum sum osr ein forn leivd sum bara skal taka sær av grindaskifti og av av landbúnaðastevnun og øðrum men tð hevur einki við tað vanliga politiarbeiðið at gera tað vil siga tann føroyska leiðslan í í løgregluni í føroyum er blívn munandi n um meginpartin av øllum avgerðum verða tiknar sentralt niðri í keypmannahavn har ið tann danski fútuna í føroyum og politikommunsarararnir teir samsitnaniður til jøgnunhavn g vit hava so at siga onga einki ræði a okkara egnum løgreglu tað sum eisini er hent var í hesum her valskeiðnum er at løgreglan her fingið munandi størri heimildir við teir við teiri politilóginir sum fram var altso har mann beinleiðis ásetti við lóg hvønn hvørji amboð løgreglan kann brúka móti føroyskum borgarum og vit hava einki ræði av tí yvirhøvur einki ræði av tí og so hava vit harafturat samtykt at danska loyni løgreglan altso pt politoferesumkesi hevur eisini fingið fullkomiliga fríar tímar í føroyum at avlurta at skráseta eisini sum tað stendur í lógini lógligt politiskt virksemi í føroyum su sæð frá einum fólkaræiðstiging sjálvan meg eg veit tað er ikki so øgiliga áhugavert at tosa um hesum døgum har kanska alt meira er snýr seg um onnur ting so hava vit havt eitt ómetaligt demokratiskt afturstig bara tey síðstu árini við at løgreglan er vorðun miðsavni við at lóggáva er sett í verk í føroyum har ið løgtingið als einki vald hevur á hesum yvirhøvur eiðheldtur landstýrið tað nýggjasta er og tað komau tað liggur á heimasíðun hjá løgtinginum tingmóni hva lisið tað tað er jú um ann eisinihov niðurlagt lokal nevndina sum hevði vegna føroyskar borgarau eftirlit við løgregluni eftirlit við varðhaldstangum tað er eisini niðurlagt bara við einum pennandstroyggji so vit sum fólkavald vald at umboða føroya fólk hava yvirhøvur einki ræði á

teirra kriminalforsork og til fongsulsverki sum revsar okkara egnu borgarum og tískil harra formaður er tað sjálvandi hava vit havt hetta málið frammi áður tað er so alt umráðandi í einum fólkaráiðastligum samfelagi at tað fólkavalda tingi hevur ræði á teimum mest grundleggjandi rættaspurningurin hjá borgarunum og tískil eru allar fortreytir fyri at vit sjálvandi siga ja til etta uppskotið og taka ræði á løgreglu vit hava skotið upp at tað kemar í gildi góð tíð at fáa viðgjørt praktiskar spurningar og tað góða víð hesum málinum í tag at tað er langt síðani liðugt samráðst við danskar myndugleikar tað er tjúgu ár síðani at ein føroyskur donsk embatsmálnevnd lýsti løgregluna ákæruvald o rættarskipanina alt úti av sær vísti eg á hvussu hon varð tikin á føroyskar hendir hvat tað kostaði og hvørjar samsasavð skuldu gerast til dømis um útbúgving umum altjóða brotsverk og annað alt tað liggur væl og virðiliga lýst og er slett ikkinakrar trupulleiki at gera tað eg veit sum eg haldi hevi mortin eisini nevnd í sínum áliti at fara aá politistafelag hevur veri eitt sindur aftur framvegis málunum ofta havi ein stórur partur av løgreglufólkinu verið ímótier at verða at vera komin undir føroyskt ræði so at taðvar kanska veðin n lilim meirilutn fyri ø og millum annað spyrji politistafelagið jamen hvussu nú við jamen hvat nú við øllum teimum lønarviðurskiftum og pensjónsviðurskiftum vit hava upparbeitt jamen har eg samtykt an lóg at fara á løgtingi sum eitur at tá ið málsøki verður yvirtikin so eru sjálvandi øll starvsfólkarættindi tryggjaði hjá teimum sum yvirtikin verða eg púrasta regulera við lóg og eg kann upplýsa tingunum at tá ið vit yvirtóku fólkakirkjuna tá vóru tað fleiri prestar sum høvdu eit sindir saman spurning fóru tað nú at vera verri verri treytir hjá prestunum og summir valdu at verða verandi út á teirra donsku og eg sigi ikki skeivt harra formaður at teir hava allir síðani biðið um at koma undir á føroysku skipan tí hon er blivin betur kanska ikki allir kanska fleiri sum ikki hava nei e skal ikki nú skal ikki ta tala tala skeivt upá nakran og tað sama hendi við læraranum tá vit yvirtóka fólkaskúlan so er tað fleiri sum vildu vera vera vranditeir donsku pensjónsskipanini men seinni vóru blivu teir í veruleikanum afturútseldur tí tann føroyska skipanin bleiv betur og tað sama verur sjálvandi galdandi her føroysk løgreglufólk við fara á politistafelag sum fakfelag ferð uttan eftir okkara stykki ongantíð at fáa at veljutreytir men fer at fáa beinleiðis ávirkan á síni viðurskiftir at fáa betri útgerð har ið man hevr verið afturútsildur í nógv ár nakrir batar hendir nú bara tað at hana góðar politistøð ja taðhevur tikið tð hvur tikið eviheitir nú verðir so ein ein bygd og viðvíkjandi ognum so er reglan jú eisini tann at tá ið vit taka ræði á málsøkinu so taka vit eisini yvir allar ognir sum hoyra til uttan endurgjald tað vil siga tá vit taka løgreglunar føroyskar hendur so eiga vit eisini nýgju politistøðina sum verðar bygd her uppi so harra formaður vit tjóðveldi mæla staðiliga til at tingið reisir seg ikki heldur fram á hesari gøtuni har vit bara geva sjálvræði frá okkum har vit ikki hava ábyrgdina av hvussu okkara egnu borgarar verða revsaðir og hvussu okkara løgregla virkar hog at taka og akføra ja fyri hesum uppskotunum um at fáa løgregluna ákæruvaldið og brotsmála umsorgan altso har undir fongsulsfórk eisini undir føroyskt ræði tað hevði verð eitt ómetaligt fólkaræðisligt framstig har vit sjálvi høvdu ábyrgdin av eisini teimum uppgávum sum danski fútin hevur
føroyum í dag vit farsóttarlóggávu í øðrum ja her eru nógvar viðmerkingar fyrst er tað ruth vang í hvønnfall
veruleikan hevur verið á føroyskum hondum eisini hava vit ítøkilig mál í løtuni sum vísa hvussu óheppið tað er at vit ikki hava ræði á hasum økinum sjálv sum har vit fáa skorið út í papp at persónar detta niður um millum við syrgiligum avleiðingum og samtíðis kann mann kanska gleðast um at tað sýnist at vera nokk so stórur meiriluti fyri upp á sigt at yvirtaka løgregluna so um ikki í hesum valskeiðnum so um ikki so leingi so
er tað at eydnast at koma á mál
ja harra formaður eg eri fegin um at ruttvang sær tað í í tí søguliga ljósunum to eg eri sannførdur um at um lat hvusu sa m tíggju ár kanska tá i vit hava havt føroyføroysku løgregluna á føroyskum hondum í nógv ár fara fólk at spyrja jamen hví høvdu ikki altíð tað tað fær me sær kki skilja tað at mann segði nei til tað at løgtingið ikki hevði ræði á hvussu føroyska løgreglan arbeiðr hvussu føroyskir fangar verða behandlaðir hvør kann hvør kann ákærast í føroyum fyri fyri revsivert brot tað má mann fik skilja hata út frá einum frá einumdemokratiskum sjónarmiði og vónandi færa okkara komandi aftan í heldusr at skilja tað at løgtingið nakrantíð hevði tað hugsan at mann ikki skuldi hava lagi á á okkara egnu løgreglu og fulla ábyrgd av tíð øh og eg síggi origa nakrar fyrimunur í tað eru eisini tað eru eisini ei avbjóðingar í tí nógv kanska óttast óttast tí at tað løgreglan er føroysk er tað størri vandi fyri fyri at mann kennir hvønn annan og væl og alt og annan tílíkt og tæð kundugerast kal mnn sjálvandi taka í álvara men er hon røtt nei vit avgera øll onnur mál sjálvur vit hava barnaverndarmál og vit hava alt annað tílíkt so sjálvandi ber tað eisini til hjá okkum sum demokratiskt samfelag at hava rættartryggar skipanir fyri okkara borgara g eg undrast átta fólk brúka tað argumentið
sjálvt um eg kann skilja tað tá mann hevur verið so vanur við bara at vera undir fremmandum valdi
heðinzachariasen sum fær eina viðmerking takk fyra hara formaður sera áhugaverta loða á tað sum høgni hoydal var inni áú vísti hann á ati at løgreglan hevur verið á føroyskum hondum og at sambandsflokurin og fólkaflokkurin høvdu so løgregluna til danskt yvirvald og høgni hoydald var rættiliga kløkkur ella sjokeraðurella hvussu hann tók til í sambandi við støðuna sum hon er í dag í tvey túsund og tjúgu ella einogtjúgu men og mett tað vera álvarsligt nú skal ikki hansæa ivi um tað at eg haldi sjálvur at vit skula róa í egnum landi við kulu yvirtaka okkra egnu málsøkir men eg haldi at tað er kanska í so bíligt at at vísa á øll hesi tingini og tí fari g at spyrja høgni hoydal hvat hvat bleiv arbeitt við hesum málinum tá ið í tjóðveldið sat í við valdinum fyri nøkum fá tveimum árum síðani altso hví hví fór man ikki tá inn og arbeitdi meira konkret við tí og legði tað fyri og prøvaði tá og mám mat fáa kanska andstøðurnar var við í at fáa yvirtikið løgregluna og ta másøkinum er í
takk fyri
jú tað e vði jávandi rætt harra formaður vit kunnu spyrja tað sama hví evur fólkaflokkrin gjørt táð síðan ítjan hundaðog hálvtrýss og soframvegis tað er tað er ikki áhugavert o vit fingu ikki meiriluta fyri at fáa løgregluna á føroyskar hendur í síðstu samgongu saman við javnaðarflokkinum eins væl og fólkaflokkuin neyvan farið t he sama í sambandsflokkinum men eg hevði jú ynskt tað at fólkaflokkurin tá kanska royndi atrýsta okkum og koyrdi uppskotið fram tá teir vóru andstøðu til dømis tí ofta er tað tað sum flytu málini altso minnist til taðat tað tók okkum tjúgu ár at fáa undirgrundina á føroyskar hendur tjúgu ár mann bleiv við og bleiv við og bleiv við og bleiv við til endan var tað meirilutn fyri tí og til enda fekk mann á samtykt fiskimarkið vusunóva nógv ár tók tað at fáa tað føroyka hendir fólkakirkjan sum vit vit mugu bara blíva við og blíva við at gera tað og í hesum førum eg fyrireikingar arbeiði gjørt her er semja millum danskar føroyskar myndugleikar alt er lýst úti avser hvussu tað verður gjørt hvussu tað kann skipast so her er eingin praktiskur eingin praktisk grundgeving ímóti uttan tað sjálvandi vit rokningi sambansflokui vil siga tað at teð at tað kostar okkum vit hava mettal hundrað og tjúgu milliónum taðer hgtsett altso løgreglnan kostar sambært ríkisumbondnudag umleið hundrað milliónir at reka men vit hava sæð tjúgu milli ónir afturat til eisini at kunna taka at hava nakað legga upp fyri við til at gera bøttarumstøður og gera íløgur í ella á rakstrin at kunna fíggja nýggja útgerðog annað tílík so tað er tað er sjálvandi nógvir pengar men tað haldi g ikki eg for lítið attað er itað er ik ov nógv givið út til at fáa eitt so týdningarmikið mál sum einum løgreglu til itt til eitt
at egið fólk í føroyum
ja so er tað bjørt samuelsen takk fyri ja eg hugsi um akkurát hetta við løgreglu ati um um høgni hoydal keldur taðvera eitt sindur áhugavert at mann óansær í veruleikanum hvør hvønn flokk mann hoyrir til ella hvørja politiska hugsjón mann hevur at mann so slett setir spurnatekin við at eitt fremmant vald stýrir løgregluni altso tað sum tað er kanska eisini tann mest sárbara støðan ein ein borgara í føroyum kann koma í tað er at koma í í sambandi við løgregluna og eg atlaði at spyrja høgna hoydal er tað ikki nakað hóast mann ikki vil yvirtaka tað her og nú man so átti at farið undir at seriøst arbeiðið av nýggjum og og roynt at fingið eina semju um at hetta mugu vit yvirtaka tí eg fái meg ikki at trúgva at tað ikki innast inni er undirtøka í
í flestu flokkum í øllum førum takk fyri
jú mann kundi man kann sjávandi alt skjóta tað upp tað jóðasto tað ljóa ofta so haldi eg so hakurásum mann bara roynir at salta málini á viat so skal mann seta nevnd at gera tað annað visti vit høgdu eina rættarskipanarnevnd og hetta arbeiðið steðgaði upp tá ið fullva samgongan fór fyri sjeytið tá var arbeiðið e klárt um mann hevði samráðst lidna við danir og soeru so sega einki hent veruliga í málinum í mong harrans ár so ja allar allur møguleikar fyri a hvussu mann kann gera tað tí at eg veit eisini trupult ofta at taka undir við enumt sjálvandi g eg leg ikki í hvør fær heiðurin fyri tað men eg merki tað eisini teimum viðmerkinsum koma her frá meirilutanum uttanlandsnevndini at tað er tað er grundgeva øgiliga væl fyri til dømis at fosverkið eigat verða føroyskt so tað er tað er einki ivast í at sovnur mál verður eitt mál har tá ið ein tíð er fráliging fr øll at siga ja men øll vórðu heilst samd há hóast tað eur tikið so langa tíð tí at að er tað er tað veruligt fólkaræði tá ið t fólk ikki hevar ræðis av síniri egnum løgreglu hvør kann handtakast í einum landi tað er
ikkiverur til flokkaráði tað er tað ikki
so er tað beint at løga ger sovæl ja tak fyrihara formaður nógv halda tær ein vant seg at øll kennast í føroyum men nú hava eg fingið ein danskan politi reform sum hevur fremmandagjørt løgregluna fyri borgarunum úti í økinum fyrr kend við politistarnir mann visti hvør ið tey vóru og tí bleiv tað eisini tann virðingin og tað var eisini soleiðis at politistarnir høvdu møguleika at taka og tosað við fólk áðrenn tey gjørdu nakað øgiligani stórt kreminelt tí at mann kendi umstøðurnar og tí haldi eg at tað at fremmandir myndugleikar koma við einum politiriformi sum faktiskt slekkik hóskar inn í føroyum og sum so eiðisn verður tosað um at broyta tað vísir bara at tað er umráðandi at vit í føroyum skipa fyri
hvussu í løgreglan verður skipað
hatta haldi eg kanska er ein tan mest týdningarmikli spurningurin í hesum her við at at løgreglan er sjálvandi eitt vald sum kann handtaka og revsa og og gera ræssíar hvat tað kan vera men løgreglan kanska nógvur norðurlondum m ikki minst saman hjá okkum er eisini ein nógv nærri partur av lokal samfelagnum og tað haldi eg tað var í nógv størri mun tá vit høvdu sýðslumenninar sum var ein partur av okkara gomlu lógartaldarsjvndi hvr einki við danmark at gera sýðslumenn eru eitt eru heilt aftur frá frá norsku lógum á tílíkt og har tú hevði lokala leiðslu á staðnum haldi tey flestu borgaranir kendistg tryggar við at fara inninn nn inn inn á apoltistøðuni ella il trýslumannin sum eisini var við í tí dagliga gerandisarbeiðinum við grindaskifti og øðrum og tað er ðtað er ótrúligu missir at mann so hevur gjørt eina danska sentralstýrda løgreglu har boðini komu í keypmannahavn við nøkrum donskum politikk í hesum í og sjálvt í danmark eg má farin eg fara fara hinvegin aftur tíg mán uppdaga tað at tann nærleikin til borgarin sum e løgregla eigurat hava og tað álitið sum eigur veg millum borgara o løgreglu tað fer eisini fyri sjeyti tá tú fært eina so ene sentralstýrda anonimaleiðslu
fyri løgregluna
ja so er tað jaspur langaard gersuvæl ja takkfyrihara formaður høgni hoydal hannes var eisini skuffarar av hesum her á mann hevði samlað alt á einustað og eg haldi eisini tað tann nýggi politií formurin sum beint nú er er staðfest niðri ger okkat upp við tað at mann fer út aftur øvugt um mhann flytur nøkur ting út aftur í samfelagið og tað trúgvi g eisini kemur at ávirka okkara politivalher í føroyum og eg haldi eisini vit skulu fegnast um og eitt annað sum eisin skuldu fegnast um tað er sjálvandi at vit hava okkara varðhald sum vit ikki halda er gott nokk og har verður eru eisini pengar settir av niðri nú eina komma fimm millión har mann fer inn og kannar hvat er tað sum kann gerast betri hvussu skulu gera tað betri ið vón um at mann fer inn og og ger betri umstøður eisini á hesum økinum og eg veit eisini at bæði starvsministarin jdismustarin hava havt fund við løgmann um akkurát hetta evnið so eg eri vísur í at tey komandi árini koma eisini at verða gjørdar

harara formær eg skal ikki taka bjartskygdini frá jaspur langard í hesum málinum men tað sum hann nevnir ein nýggjan politiriformur úí danmark tað er bara mann roynt at pjósa upp á við at seta nakrar nøkur løgreglu fólk út aftur økini men framvegis er tað ein fullkomiliga sentralstórisskipan sumhevur sentraliserað allar avgerðir og tað var tað vit tosaðu um altso tað at tú hevur hevði at tú hevði at tú hevði politistønar kring landið við lokalum sýslumonnum sum leiðarin tað gjørdi eisini tað at tú hevði beinleiðis leiðsli á staðnum tað er ikki tað er ikki gjørt í danmark og so nevni jaspur langard eg at at føroysku fólkatilsmenninir í á kristjans borg hava tosað um at fáa eina komma fimm millión orsaka meg men g men g tað jan tan næsta jóansum ein viðtíheit til til fongsul til at gera nakað við fonglsviðurskiftini og aftur har eg ivist ikki í tíbetur er tað so tíbetur er tað so at tá ið vit sjálvur taka ræðar í málsøki so verða eisini okkara egnu borgarar nógv meira kritiskir vit høvdu aldrin góðtikið tær umstøðurnar fyri fangar sum fara fram har føroysk ein føroyskur fangi verður sendir niður til vesturfenskt at sita næstan inslatión veru vvivit høvdu l

siri stenberg som fær ei viðmerkintakk fyri hara formaður ja hetta her við starvsfólkaviðurskiftunum haldi egikki mann skal vera stúrin um tað finnust jú lóggáva sum tryggja tað at starvsfólk sum flyta yvir tey hava somu rættindir sum áðrenn so ini starvsfólkaviðurskifini broytast ikki og tað seinasta dømi um tað var við yvirtøkun av familjurættinum har øll forseta í sínum starvi eftir somu treytum men eg ivist heldur ikki í hetta málið fer at vinna frama tí at eg haldi ikki tað ereg veisk mankansn siga sømuligt fyri eitt samfelag at senda fólk av landinum at sita tað okur hava hoyrt eitt dømir um tað og at tað eisini er er dupult revsing og mann sær eisini tað át tey viðurskiftini sum tey sum sita í dag eru undir er ikki nøktandi og tí verður tað brúkt meira við isolering ella ysolatión í føroyum enn enn aðrastaðni so tað eru nógv ting sum tala fyri at her um ein broyting til so tiðt bara at blíva við at kempa fyrismálinum tí tað fer at
venna frama tað er sletti iva um takk fyri
ja og nú tá alt bendir á at málið verður verður felt so fari eg so fari tó framvegis at vóna og mæla til og kanska t vit kunnu royna at gera tað ví andstøðuni eisini at vit blíva við at koyra fram nøkur mál sum kunu sog kunnu bøta um støðuna tí tann støðan sum er galdandi á fongsulsøkinum og varðhaldunum er ikki nøktandi tað eru fleiri onnur viðurskifti sum slekki eru nøktandi í leiðsluni hjá løgregluni øhhar eg veit at løgreglufólk er øgiliga ónøgd við at at tey tey hægru størvini í hjá løgregluni verða bara mannaðir við fólki uttanífrá sum ikki kenna føroyskt viðurskiftiso ana tílíkt øh so har er ein ørgrin av tingum sum kunu gjørt sum kundu gjørt smærri batar sjálvandi er tað tað men tað við fongsluviðurskiftunum tað er tað er í veruleikanum ein ein skambla eftir á eitt demokratisk samfelag at vit standa her sum fólkavald løgtingsfólk og fáa ikki gjørt nakað við at føroyskir fangar liva eina púra ótrygga tilveru tá ið tær kuldu tá i teir skulu sita dóm
burtur úr sínum egna landi
sorta edva jacobsen takkfyri hara formaður nú hevur tað verið frammi um at gera betraar umstøður viðvíkjandi fangum í føroyum og mann heur hugt upp á tey viðurskiftini nú tá eg kanska ofta tá ið mann hevur nú havi eg bæði sambands løgmann og eini á fólkatingi so kanska tað fer at flyta nøkur nøkur ting fram tann positiva vegin tað sum er harmiligt kanska í samband við tr máli tað er tað at tá mann sjálvur siti fýra ár so ikki kann fáa tað ígjøgnum so er tað kanska ein avbjóðing at fáa tð ígjøgnum tá mann siti í andstøðu serliga við sambandsflokkin í samgongu men eg hugsi bara eisini við eini fígging upp á hundrað og hálvt hundrað milliónir hvussu hevði høgni hoydal gjørtsæ nakrar tankar um hvussu tann raðfestingin skuldi komið inn tí tað verðurnevliga sagt her at mann í aldrin góðtikin tað vist ta var undir føroyskum raði og eg haldi t tað rættiliga nógv sum vit ofta góðtaka sum er í føroyum grund av tí at mann kanska hevur avbjóðingar við við fígging so tað er ikki so einkult altíð at alt er upp á stás bara tí at tað liggur undir beinleiðis undir
okkara ræði takk fyri har for mær
ajóharaformaðurhelst kunna vera dømir um tað sum etva jakobsen sigur at tað er eisini viðurskifti við góðtaka av fíggjarligum áðum sum áti at verið betur øh men eg kann ikkivera samdur við við edvar jacobsen tí at tað skal vera nakrar fyrimunur hesum eg skilji væl hon sigur tað jamin hví skal sambandsflokkurin ganga da fyri yvirtaka tað men at tað verið betri tí ga at tit hava ein sambandsløgmann og ein ein fólkatingsmann í sambandsflokkini her í fólkatingi nar eg haldi e blivur nógv verri altso bara tað síðsta hálvt annað árið er eg nevnda í áðni lokal nevndin er liðug løgd eghaldi edvard sitoðharsjálv eittliv í um burtur tí mann bara hevur trumlað danska lóggávu ígjøgnum her danska po t hevur fingið fullkomnar fríar heimildir at avlurta hvønn vieinasta persón inni her og skrásetana tað havi eg samtykt sum løgtingi tí at mann blint góðtekur at avgerðin varð tiknar yvir høvdið á føroyska fólkinum og føroyska løgtinginum tí man trýr upp á onkra ein ella annan myndugleika í danmark men tað er púra ódemokratiskt og tað er púra órættartúgt at vit ikki hava innlit í hvussu okkara borgarar verða avlurtaðir revsaðir tiknir ákærdur tað er púra ótdemokratiska í mínum tykki
og tað kann bara bláa betur við at taka ábyrgdina av triðjursamførdum
jaso er tað jakom mikkelsen gersuvæl harra formaður hóast høgni hoydal og eg hava verið ógvuliga ósamdur um fiskivinnupolitikkin og eisini tannbúskaparliga fíggjarpolitikkin sum at siga at í hesum málinum eri eg púra samdur við hølni hoydal eg taki fult undir við at at løgreglan verðar yvirtikin og tað er vera eiðt mál sum fólkaflokkrin hevur tikið undir við í gjøgnum nógv ár vit eru í somu støðu sum høgni hoydal og tjóðveldi var í undanfarnu samgongu hóast tað tá var tveir flokkar sum tóku undir við at at yvirtaka framsókn og tjóðveldi men tá var tað javnaðarflokkuri sum blokeraði og tað er klárt at at vit hava ikki fingið undirtøku frá sambandsflokkinum og vit hava gjørt eina avtalu sum øll vita at tað skal vera semja um tey mál sum koyra ígjøgnum so mann er eitt sindur læstur tí harmar tað meg ómetaliga nógv at høgna hoydal hevur drassa tjóðveldsflokkin so langt ekstremt til vinstru at tað hevur verið øgiliga trupult at tfinna aðrar semjur við viðjóðaloys til dømis tá tað kemur til yvirtøkumál so eg hevði verið glaður í at nú høgni hoydal kundi rætta tann partin upp av tjóðaldslokkinum so hann kanska kom aftur eitt sindur til fornuft tá tað kemur til fíggjargb
keyparpolitikk og fiskivinnupolitikk takk fyri
soer taygersuæl ja harra formaður eg skilji væl støðuna sum fólkaflokkurin í og tí e tað kanst verið bert ofta tá tað er tey stóru málini um hvat grundarlað kulu vit byggja tjóðin á at mann kundi tá lagt ta partapolitisku plokeringarnar burtur so hugsa vi høvdu fingið nógv mál á føroyskar hendir vsambandsflokkuin g javnaðarflokkurin tjóeldsflokkrin framsókn og og fólkaflokunin kundi arbeitt meira frælst um hvan vit hildu vera rætt við slíkum málum men tá i tú sigur tað at nú skal mann koma viðhsum vanligum fordóminum g tjóðveldi ja vist tað er at ræssa tjóðveldsforkin nógv til vinstru at royna at fáa eina marknaðarstýrda skipan í fiskivinnmi at hava yvirskot ár um ár um ár um ár um ár á fíggjarlógini at bøta um umstøðurar hjá vinnulívumi vinnulív í føroyum eg ongantíð havt tað betri í føroyum enn undir tjóðveldsleiðslu eg vil siga vinstravenda politikkur ja so má tað má tað so vera men eftir mínum tykki er tað havhava ikki verið í fiskivinnupolitikkinum vinstravenda á tann hátt vit hava faktiskt vonta førsein liberalan politikk oghann er eivsini givið úrslit tí tá ið kapping er í vinnulívinum tá r tað eisini betri úrslit og vinnan verður trýst til at bøta bøta um sínar viðurskiftir á tíðina í kapping
og tað er eitt givið úrslip men hetta pakkan tá kom til at hava fingið ja eg má bara siga tað sum tað er kommunistiskar tilstandir í í høvuðssynðum so er tað næsti røðari frá røðari nú er tað kristin
takk fyri og fegin um at vit viðgera tvey øgiliga týðandi mál her í dag sum bæði snúgva seg um attaka ábyrgd at taka ábyrgd av okkara landi fólki og okkara samfelag hetta málið snýr seg um at heim taka ábyrgdina av løgregluni og um eina løtu koma so at viðgera málið sum hevur landslækna embati at gera vit kunnu spyrja okkur s uum hví skulu vit ikki taka ábyrgd av løgregluni okkara landi kenna tit nakað land sum sigur at tey ikki vilja hava ábyrgd av teirra egnu løgreglu hugsað um hvussu hvussu kunnu vit finna nakrar grundgevingar fyri ikki at gera tað vit síggja tíverri ikki í álitinum hjá teimum sum mæla ímóti málunum nakrar grundgeving fyri tí so vit kunnu hugleiða eitt sindur er so nøkur orsøk til at vit ikki skuldu tikið undir við at tikið okkum meira ábyrgd á snøkunum eru viti er tað møguliga soleiðis at vit ikki hava nóg stórt ríkidømi sum land øhjú tað hava vit vit eru millum teir heimsins ríkastu tjóðir vit hava enntá eitt størri virðisskapan períbúgva enn danmark tað vístu ta eysu tey seinastu hagtølini og tað va v havt tey seinnu árini ókey ttað er so ikki ein grundgeving so havi tað hoyrt aftur aftur ja men tað kostar so nógv ókey kunnu vit so ikki økja raksturin hjá landinum samsvarandi tí upphæddur sum tað kostar at heimtaka løgregluna jú tað ber eisini til vit kunnu hyggja at jumum hvat er raksturin hjá landinum øktur tey seinastu tvey árini undir hesum landsstýrinum raksturin er okkurt umleið seks hundrað milliónir krónur s tað er fimmfaldað tað sum tað kostar at heim taka ábyrgdina av løgregluni fimm ferðir so nógv er raksturin øktur so tað at átaka okkum raksturin av løgregluni tað kann held ikkivera ein umbering so kunn mogn spyrja okkum sjálvoni jmen eg eri vit so ikki nóg vitandi til at átaka okkum hesa ábyrgdina jú tað eru vit eisini vit hava allar tær førleikar sum eru neyðugar til at átaka okkum ábyrgdina vit vita jú ati føroyska løgreglan er jú umannan fyrst og fremst við føroyingum og vit hava eisini av tí málinum sum fara at viðgera aftaná alla tar vitan sum krevst á heilsuøkinum jamen hava vit so kanska ikki tær neyðugu skipanirnar eru vit ikki fyrisitingarliga nóg til reiðar jú tað eru vit eisini tá tað kemur til eitt nú lønar og starvsfólkaviðurskiftir so hava vit nógv onnur fordømi eitt tað seinasta var tá vit heim tóku ábyrgdina av fólkakirkjuni tá fingu vit eisini skipaðir viðurskiftir fyri prestarnar og tey kundu enda at velja um tað fóru yvir til á føroysku lønarskipanina ella vórðu verandi í tí donsku og tað hevur víst seg eftirfylgjandi at so at siga øll tey sum eisini valdu at vera íta í donsku skipanini seinni ynskti at koma yvir tí føroysku tí at treytirnar vórðu betri fyri at nevna eitt dømi um so kannumog spyrja okkum jamen er tað so meir yvirskipaður ikki megna at yvirtaka hesi økina at átaka okkur esu ábyrgdina nei tað er tað heldur ikki tí tað sum vit kunnu hyggja at eg sjálvandi jume hvussu hevr tað gingið tá vit hava yvirtikið og heimtikið málsøkir áður hevur tað ikki gingi fínt hava vit nakað dømi um at vit hava sagt nei faktiskt ynskt vit eg iki ii at heim taka hetta her allíkavæl evil gjarna senda tað aftur har er einki dømi tað er eingin sum í dag ynskir at senda ábyrgdina eitt nú á fólkaskúlanum ella av føroysku dini av aftur landinum vit standa tíbetur øll saman um at vit vilja hava ábyrgdina á teimum økjunu vit hava heimtikið so vit megna tað vit vita eisini at tað er øgiliga stórar avbjóðingar í løtuna í við teimum føroysku fongslunum og eisini teimum treytunum sum tey sum eru í fongslunum virka undir og vit vita at tað er neyðugt at vit fáa tilliga nøkur viðurskiftir soeis at tað hóska til júst tað føroyska samfelagið og eisini har so kann ann heimtøka gera tað munandi skjótari og smidligar at fáa upp á pláss so samanumtikið so hava vit í veruleikanum vit hava ongantíð verið so til reiðar sum nú at taka enn fleiri stig vit hava ongantíð verið so sjálvbjargin sum nú vit eru nóg rík vit eru nóg vitandi og vit eru fult út til reiðar sum samfelag so í veruleikanum tað einasta sum manglar fyri at koma eitt stig víðari er at teir politisku flokkarnir á løgtingi velja at standa saman um at nú er rætta løtan at taka ábyrgdina av hesum økinum tá ið vit so a lurta eftir eisini framsøgurøðuni sum hava verið her og eisini vit hava havt hetta kjakið nakrar ferðirnar á løgtingi um løgregluna so er tað tann greiða kenslan at vit í veruleikanum hava eina breiða semju her á løgtingi ein stóran meiriluta fyri at heimtaka ábyrgdina men at tað aftur aftur eru kann mann siga smærri minnilutar sum blokera tað í einum samgongu í einum samgonguskjali og tað skal vera okkara ynski at um vit so ikki fáa hetta málið samtykt nú at tað so verður heilt heilt skjótt øog um ikki í hesum samgonguskeiðnum so í komandi samgongu tíðarskeiði tað er eingin ivi um at mál taka ofta langa tíð í landspolitikki hetta málið var væl fyrireikað í fullveldssamgonguni sum eftir hondini er rættiliga nógv ár síðani enn hava vit ikki tikið stigið men vit hava iki onnur stig fólkakirkjan er til dømis heimtikin og yvirtikin og tað var millum annað við sambandsflokkinum í stjórn vit hava yvirtikið eisini annað stórt málsøki seinast samgonguskeiði persónsfamilja og arvarættiliga øki fyri at nevna eitt annað dømi so tað henda framstig og vit mugu sjálvandi halda áfram við teimum framsinum til vit koma á mál og tað er bara okkara og mítt ynski at mann ikki blíva við við íð at útseta og drála við at koma á mál tí at hetta málið skuldi verið beint til høgra beinið at fingið avgreitt vit eru upp á allar mátar til reiðar og tí haldi eg heldur enn at seta gatekin við hví mann skal yvirtaka løgregluna hví mann skal taka ábyrgd av henni so eigar vit at spyrja okkum sjálvam hví skulu vit ikki taka ábyrd av løgregluni hví skulu vit ikki heim tavka hetta málsøki
takk fyri
viðmerking tað er bjørt samulsen ger so væl takk fyri ja onkur vildi sikkurt ó framundir at tað var eitt sindur á ivit av tjóðveldi at leggja uppskot fram tá henda samgongan situr tí vit vita nokk so væl at tað er trupult at fáa meiriluta fyri hesum uppskotinum men tað sum eg kundi hugksan hara spurt kristinu hafasom te um honr kundi líka brúkt tein minutti upá a huglaigt um hvat tað er fyri menningar í einum landi altso førleika menningar og annað mann fær tá ið mann tekur ábyrgd av einum málsøki tí akkurát sum kristinahafalsvís rá so hava vit yvirtikið ja í veruleikanum flestu øki er eftir hondini og tú hevr altíð víst seg at tað ber væl til tá ið mann hevur gjørt tað hóast øgiliga nógva ræðusøgur áðrenn mann gjørdi tað tá akkurát tá tú kend løgregluna kann kristina hugleiði eitt sindur um á hvønn hátt hon sær fyri sær at tað hevði ment eisini tí føroysku løgregluna at tað koma undir føroyskt

ja takk hjá til til hvussu tað sum vísir seg bæði haldi eg sum menniskja og persónur líka so væl sum sum samfelag og og politiskt er at tá mann tekur ábyrgd á seg so veksur mann so veksur mann við uppgávuni og vit síggja eisini at øll tey øki hava vit hava tikið ábyrgdina har hava vit ment okkum har hava vit fingið tilaga viðurskiftini so ið tað hóskar betur til okkara samfelag og har hava vit staðið sterkari og vit hava øll staðið saman eisini tá ið vit hava tikið stigið tað sum hevur verið einastandandi tað fer eisini at henda við føroysku løgregluni her verður nevnt ymiskt í álitinum ið veitur verður viðgjørt strítt er samdurbjór saman saman í at at sum halda kanska hví leggur mann tað fram tá mann andløgur men vónin er at vit við at leggja tað fram fáa hesa viðgerðina fáa lýst málið enn betri sum tað eisini er blivið gjørt tá ið málið verður nevnd og fáa hesa politiska hetta politiska kjakið sum kanska kann fáa flokkarnar og politikararnar nærkast tí avgerðini sum skal koma fyrr ella seinni tað at taka fulla ábyrgd av løgregluni
tí tað vil vera til fyrimuns fyri allan partin jatakk so er næst at røða bjarspur langur ger so væl
ja takk fyri ha formaður ja til viðgerðar er hetta her við yvirtøku

tað sum eg undraði meg eit líti sindur yvir tað er at tá ið høgni hoydal var uppi so segði hann at tað gekk sirka seks mánaðr frá tí at tey sjálv sótu við lagi har tey høvdu sitið í fýra ár har tey hildu nú var tíðin nú er løtan at vit skuldu yvirtaka mann kann undrast hví tá mann hevur havt fýra ár mann hevur sitið við fýra ár og bestemmað alt sum hendi um mann hevði allar møguleikar til at yvirtaka økið hví mann líka skuldi bíða til seks mánaðir frá septembur oktobur novembur desembur januar februar mars seks mánaðir seinni jú nú fara vit at yvirtaka nú fáa vit undirtøku fyri júst hesum uppskotinum er hetta reinur symbolikkpolitikkur eg veit tað ikki vit kunnu hvussusoer seta spurtmansekn við hví tíðin er tann rætta nú kristina háføst var frammi eisini beint undan at sambandsflokkurin er ikki ímóti at yvirtaka økir sum geva meining tá ið løtan er tann rætta tá ið tað t tænir okkara borgarum okkara samfelagi best so gera vit tað og eg haldi eisini tað r gjørdar nógvar ymiskar uppgerðir sum vísa men hvørji er tað tey sum hava tikið flest økir yvir og har haldi at sambandsflokkurin liggur rættiliga ovarlaga á listanum men hetta her er ikki tann rætta tíðin hetta her er ikki tann rætta tíðin at fara inn at yvirtaka har er ein kostnaður sum stendur hundrað og tjúgu eg haldi tað er hundrað og hálvtrýss og tá ið vit taka hundrað og hálvtrýss milliónir so er tað statvekk lektiki alt har statvekk nøkur øki sum vit ikki kunnu yvirtaka er eitt komplekst hetta er eitt stórt øki at yvirtaka og eg haldi eisini at tað er øgiliga nógv onnur øki vit í dag kundu sagt men var tað eitt betri uppskot vist tað var tíð at fara eftir sum mann ynskti at brúka pengar upp á nakað akkurát tá tð kemur til løgregluna tá tað kemur til árakavaaldi og annað tá er tað nakað sum eg haldi fungerar óalmindiliga væl og hetta er eisini eitt øgiliga tungt lógarverk sum eg knýtt til

og tí hava vit eisini fingið sett eina komma tvær milliónir av niðri til at fara inn og kanna umstøðurnar tað ikki høgni hoydal vildi v um tær at tar var ein milli eina komma fimm milliónir settar av til at betra um umstøðurnar tað er misskilt tað er ein komma fimm milliónir seta av til at kanna hvussu skipa vit hetta økið betur og eg haldi a vitkenna eisini øll søgur um at har eru ting sum vit øll kunnu standa inn fyri tað sum ikki fungera nóg væl men eg trúgvi vit kunnu saktans við verandi skipan fáa gjørt ábøtur soleiðis at vit klára at hava øll fólk í varðhaldi so leingi sum til ber helst alla alla periotina mann skal sita í varðhaldi verandi heima taðhevur mann gjørt í grønlandi og tay haldi eg eisini at vit eiga at arbeiða fyri at tað eisini verður gjørt í føroyum so hesir pengarnir verða trúgvi eg væl brúktir at mann fer inn og kannar hvussu kunnu vit gera betri umstøður hóskandi umstøður sum hoyra til nútíðini til og og løgmaður havtsamband bæði við justisministarin og við forsetisráðharran og har eru øgiliga jaligg tóvnar um at mann er sinnaður til at fara inn og finna loysnir saman við okkum hvussu vit kunnu gera hesar hesi umstøðurnar betri til okkara borgari og eg haldi er eisini tað er viktigt t er te t borgarar kanska sum koma út í eina lítla periotu kanska á skráplan eg haldi tað er eisini er viktigt at vit at vit tryggja at tey í hesa periotuni fáa so góðar umstøður sum til ber so eg haldi at vit skylda okkara borgarum at vit fara inn og gera betri umstøður enn tær sum vit hava í dag men tað er ikki neyðugt at vit skulu yvirtaka øki vit klára at væl at gera hetta saman við teimum myndugleikunum sum samstarva um í í hesum her eitt annað sum eisini var frammi tað var í sambandi við politistafelagið politistafelagið var at farið inn tá ið eta málið kom fyri nú tjóðveldið brádliga segði tað skuldi koma fyri so kannaðu tey eitt sindur ímillum felagið hvussu nógvir limir ynsktu at at vit yvirtóku hetta øki og har kom ein ein úrslit r til komið tey fram til ta úrslitið at tað er hálvfjerðs prosent av av liminum sum meina at hetta er ikki rætta løtan at fara at yvirtaka løgregluna og eg haldi at tað sigur eisini ikki so lítið vit hava vit hava øgiligani í politistafelagnum løgreglan verir útbúgvin niðri løgreglan fær tær royndir og tær eftirútbúgvingar sum vit skulu hava niðri og tað gangið út frá skulu vit yvirtaka hetta øki men so skulu fólk eisini hava tær skotvenjingar eftirútbúgvingar g altí heta har hvør ska taka sær av tí vit hava vit eru eitt forlítið samfelag til at vit sjálv tak hetta øki og vit bjøðast ikki tí hetta etta er eitt øki sum fungerar sera væl so eg haldi at vit skulu arbeiða fyri at at betra um tað sum skal betrast um og betíðitað møgulist at vit skulu yvirtaka okkurt øki so skulu ikki yvirtaka fri at yvirtaka men vit yvirtaka tí at tað er okkara fólki at gagni og akkurát sum støðan er beint nú so meini eg ikki at tað er tað besta loysnin
ja takk so er tað svipað
viðmerkingar tað er hervur polstóttur fyrst ger so væl takk fyri harra formaður jaspur langurd segði sína røðu at tíðin var ikki tann rætta at yvirtaka hetta málsøkið júst nú eg hugsaði bara setanum fyrst einspurning um nær tíðin er røtt við fylgi sambandstingmanninum nær er tíðin røtt til at yvirtaka hetta málsøkið so hugsaði eisini kanska at lufta ein tanka um at tá vit ikki hava ræði millum annað á fongsilsviðurskiftum og vit ikki hava nakra máta ati bestemma hvørji viðurskifti okkara fangar niðri skulu setast út fyrð hvat skulu vit so gera altso vit hava fangar sum verða send niður niðri kanst tú endiaustrafsellu fyri at banna fyri at roykja ít teinar egnu sellu fyri altso fyri sovorðni smáting tí at vit ikki kunnu húgsa teimum í okkara egna fongsli tí vit ikki hava ræði á økinum heldur vit hava ikki vit gloyma onkursvegna hetta øki til vit ikki av ræða av tí so endað okkara borgarar sum vit hava ábyrgd av í ja viðurskiftum sum eru nógv strangari enn tey faktiskt eru dømd eftir hvussu hvussu skulu vit betra tey tey tær umstøðurnar tá vit ikki hava
jah ja økinum takk fyri
ja takk ger so væl jaspurnagaard ja takk fyri hara formaður eg má siga ataðe eitt sindur harmiligt at tjóðveldið skuldi vakna við kaldan dreym seks mánaðar aftan á at tey høvdu møguleikarn til at nú knappligani mugu vit fara inn og gera nakað við hetta her nú brennur á nú hava okkara fangar ikki nóg góðar umstøður var tað tað vilsi hetta var ikki frá frá fimtan fram til nítjan tá var alt tíð super hetta er a tað varsm heta er hent beint nú jú eg haldi at vit skuldu fara inn og gera ábøtur og eg haldi tað er øgiliga viktigt at at stjórnin hevur víst ja men vit vilja gera tað sum skal til at fangar tykkara í føroyum fáa góðar umstøður fyri føroya land alt
takk fyri formaður ja takk
gjørt so væl ja tað er eingin ivi um at stóð tað til tjóðveldið so at tú ikki hevur heimtikið ábyrgdini av eisini løgregluni tíverri fingu vit ikki við í samgonguskeiði men vit fingu yvirtikið persónsfamiljaarættligaøkið og eisini kortmyndugleikan fyri at nevna nøkur dømur jastur langoynn vísti á at mann skal ikki yvirtaka bara fyri yvirtaka men tað skal yvirtaka vístæða ein fyrimrimunur fyri land og fólk og tað meta vit at tað er tí tá fáa vit tey neyðugu amboðini eitt nú til at tryggja at fongsulsviðurskiftini eru nóg góð og at tryggja at lóggávan hóskar til tað føroyska samfelagið í so fall at tað er ein fyrimunur fyri fyri land og fólk hevði jast
hetta málsøkið
ja takk ger sovæljaspurlangurd ja takk fyri hara formaður politistarafelagið vísti á øgiliga nógv viðurskiftir sum teir høvdu øgiliga ringt við at síggja at vit skuldu megna at lyfta sjálvi vist tað var soleiðis at vit skuldu yvirtaka eitt økið at vit hava eitt gott løgregluvald í føroyum at vit hava góðar og tryggar umstøður fyri okkara borgarum haldi eg hevur øgiliga stóran týdning og tí haldi eg at atat tað er øgiliga viktigt at vit lurta eftir teimum sum eru fakligheitin vit høvdu eisini aðrar partar inn til hoyringar eisini sum vístu staðiliga aftur at løtan er ikki røtt at vit fara inn og yvirtaka so so verðið løtan løtt so gera vit tað sambandsflokkurin hevur ofta følt at men nú skulu vit fara inn og yvirtaka hetta økið og so hava vit eisini staðið saman við teimum flokkum sum hava verið við til tað tíverri kanska skj otta tjóðveldi men í øðrum flokkum sum hava vilja yvirtikið tey øki sum hava veriðneyðug

takfyri hara formaður tan spurningur um at yvirtaka ákæruvald løgreglu og fongsulsverki og eg má siga tað at tað eru tað eru nøkur málsøkir eftir enn at yvirtaka ta føroyu málsræði og og ein stórur klumpur her er so sjálv fylgiligt tað sum vit kalla fyri dómsstólar politi og ákæruvald og fongsulsvesi og vit hava so í verandi samgongu sett fokus á ett økið her sjálvfylgiligt undir tí fortreyt at vit gera ábøturnar undir verandi skipan nemnliga tað er undir donskum málsræði og tað eru gleðiligt at hoyra at tað eri líkasum sett fokus á etta øki tí etta økið hevur faktiskt onga umrøðu fingið á løgtingi ígjøgnum nógv harrans ár rættargangslógin bleiv broytt í fjør og tað var einasta revisiónina hon hevð fingið tey seinastu fjøruti árini so so mám má siga at tað hevur hvussu se verið ógvuliga lítil ógvuliga fáar diskussiónir á løgtingi um eftir um hesu viðurskiftini og tað er gott at vit nú fáa tað sett í set sett líkasum á skrá so vit hava roynt at bøtt um hetta vit hava vit hava dagført hetta øki við eini nýggja rættargangslóg sumsum sum viðførir eina rúgvu av forbetring við rættar trygdini hjá hjá fólki og vit tavu eisini gjørt politilóggávuna soleiðsir t tekur greitt ásett við hvørja heimldupolitið hevur hvussu teirra arbeiði seg úthinnast og pt tað er ikki soleðinr sum høgni hoydal sigur at nú færnú er tað nú fáa teir frítt at fara men mann rættup sett avmarkingar fyri at lógarregulera hett øki eisini pt kemur undir kemur undir regluverk og og skaldast ligar reglur sovíðari tá tað sum er sagt eg haldi tað at dónsvald politi og ákæruvald í dag í føroyum virkar væl tað skal eg siga beinanvegin tað er ein partur av hesum her sum ikki virkar væl og tað er fongsuls við hesin og tað skal líkamí er koma aftur inná tá ið tað sum er sagt so vil siga tað at vit liva í einum landi hvar ið vit eru eitt vit eru ein serstøkt tjóð við okkara egna samfelag og okkara egnu atferðsnormum og okkara egnu viðurskiftum í okkara landi so upp á longri sygt eiga vit at mið ímóti at yvirtaka hesig málsøkini tað e eingin ivið um dan men tað er eini nokk so stór ug trupul uppgávu at vistu vt taka dómsvaldi so er ð so er tað føroyarættur tað at yvirtaka tað tann partin tað er tað krevur eina umfatandi eitt umfatandi kanningararbeiði og hvusu tað so skal gerast tí tað hongur saman við at vit hava eitt system hvar mann kann kannkvanmann kann appulera sakin til landsrætt og til hægstarætt og s ein øgiligani kompleserað ferða tá tað kemur til politi og ákæruvald altso løgreglan eg veit lga politistafelagið hevur hvussu fyrr sagt at vit vilja hava helst blíva yvirtikin sum eitt føroyskt kom undir føroyskt málsræði prinsipielt vegin við at mann byrjaði við at siga at løgreglan verður yvirtikin og sum ein lat mann ákæruvaldu verða ferðasmál inntil intermattiksmationi yvirtekur tað tí at løgreglan hon kannar mál og tað e ákæravaldið sum tekur støðu til og tað ákæra verða royst sog mann kundi byrja við at yvirtikið løgregluna tað vildi vera ein ein heilt natúrligur ein ein ein ein ein ein stig vís yvirtøka mann kundi eisini yvirtikið kiminalforsorgina tað erog tað haldi g er faktiskt neyðugt altso vit hava vit hava eisini hevur hevur løgtingið samtykt hvortsíðani eina eina áheitan til til løgmann um at fara íísamráðing avi virkistjørnuna um at fáa nýtt fongsul í føroyum tí tað tann skipanin virka ikki nóg væl í dag tað ger hon ikki og har er tað simpulten teir fysku karmarnir í føroyum sum ikki eru nøktandi í mun til tað sum mann hevur tørv á nevliga e atskilja

í løgtinginum avgera hvhvørji rættarstøðan skal vera tá ið tar draga seg um um um um revsimál og svíðari sívíðari og eisini har haldi at vit eiga at ganga egnar leiðir og og og gera revsilógir sum er tilpassaðir føroysk viðurskiftir eitt annað sum bíðar ot sum kanska kann bøta um krinalforsorginsøki tað er tað at vit arbeiða við at leggja fram uppskot ela dagføra straffullburgislógina tað kemur niðan í løgtingið nú her í vár so eisini á tíøkinum fara vit upá longri sygd at at at dagføra vegandi lógir men eg haldi tað at tað fungera væl í dag eg skal ikki krikritisera tað systemið sum er meðan upá longri sygd eiga vit at arbeiða fram ímóti eina yvirtøku stigvíst for sigt síðani kanska byrja við løgregluni tað vildi kanska verið ahar næst so kanskaat yvirtaka alt eingang tað klárar
takk fyri at koma ja takk
søkulavirmerkisgarð økundi hoyda hann at fyrst at gera so vælarformaður eg helt tað var ein áhugaverd drøva hjá kristian andreasen og vit eru so ikki samdur um hetta við pyt og tær heimildir sum hann er nú fyri givið donskum myndugleikum sum eftir okkara tykkir er ein nógv størri heimildur nakrantíð hevur verið móti í føroyskum borgarum men tað at taka løgregluna fyri seg at akkurát matført tað tað er vit eitt fullt við uppá við tað sum fær glaða málið men tí saman fara eg bara at spyrja kristian andreasen danmark er eitt av teimum fáu londunum har ið løgreglu og ákæruvald er einstovnur flestu onnur lond hava tað sum atskyldar partar altso løgreglan og leiðslan har er eitt og so er ákæruvaldið fyri seg og tað varð royndin verður nú uppskotið haldið tí fyrsta uppskotið sum varð gjørt til føroyska grundlóg at mann eisini skilti í ákæruvald og løgreglu frá men er tað tað sum er hjá andreaslir til at vit skulu taka løgreglurnar fyri seg og so gera vit eitt sjálvstøðugt álkarivald ella ein sjálvstøðugan løgreglu burtur frá álkarivaldi
nú
ja takk ger su væl kristi andreasen takfyr ha formaður eg haldi tað er sera ósunt at løgregla ákæruvald er saman og prinsipielt er tað soleiðis at tað er løgreglan sum kannar mál uppklára mál og so skal málið sendast til ákæruvaldið til støgutakan til um ákæri skal reisa tað ikki og eg veit gott eftir nýggja danska systeminum er politimeistarin hann reisir ákæru í í býrættarmálum og sívíðari men tað er nakað sum vit saktans kundu havt eina serføroyska skipan fyri eg haldi slett ikki at politiið og ákæravaldi skal verða saman og tí kom hann gott í mínari verð yvirtikið politiið og latið ákæravaldrið ligið eftir er er klár at yvirtaka teytýskum
tað kann mann gott hjá tær í mínari ræðum takk fyri at fara mær
tak so ta bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking ger su væl takk fyri kristin andreasen er púra rætt í at hetta er ikki nakað sum hevur verðr viðgjørt seða nógv í løgtinginm síðstu árini og tað burdi mann hetta er so grundleggjandi viðurskifti í okkara samfelag vit eiga at viðgera tað oftari og ikki bara sum eitt samgongu andstøðuuppskot men heilt uttan viðgjer hvur tað g ikki verið altso løgtingið samtykti faktiskt í ellivu at yvirtaka seta eina rættarskipanarnevnd og at fyrireika eina føroyska rættarskipan fólkaflokurin var við tað var eitt uppskot frá kára rógvasála og mær sjálvari og vit fingu umtøk fyri tí og men tíverri tá ið tann borgarliga samgongan tók við aftaná tá so bleiv eitt uppskot ð avtikið beinanveg aftur so tað var jó harmiligt annar seyman kunna arbeitt miðvíst við hesum undir føroyskum kørimum men tá ið khristin andreasen nevndur o viryvirtaka løgregluna eg gangi út frá henda samgongan ikki ætlar sær at gera tað men sær hann fyri sær at mann kundi setta eitt arbeiði í gongd at fyrireika tað soleiðis at mann altso sum mann sjálvvísir á so tekur tað av tíð at fyrireika slíkar yvirtøkur sær hann fyri sær at tað hevði verið realistisk tá mann gjørdi eitt seriøst arbeiði
á hesum økinum takk fyri
ja takk gerst fólkur hjá andreasenteir fara formaður síttan á sínum roynt organisatoriskt trúgva vit teimum væl til at yvirtaka løgregluna til føroyskt málsøki tað er ikki ófylgiligt ikki púra ókompliserað tí løgregluna er ein partur av tí danska ákærusysteemunum og mann kann siga kæru møguleikar og so víðari tað er titilin eitt danskt vald staðsadvokator í staðsadvoksvíðari skuldi mann gjørt tað so skuldi tað verið við samstarvi við teir stovnarnar fyri at kunna uppræða til tey tað er ræðst góðan tigur sum er í dag men men sjálv løgreglan og tað virksemið sum gongur fyri í føroyum tað kundi gott tað kundi gott verið yvirtikið sum til eina føroyska løgreglu tað tað tað tað tú ikki tú síggja nakað tendur fyri men men tað er kompiserað og tað krevur

jatakk so er tað edva jacobsen sumf ein vimerking takkririharformaður eitt tað fyrsta sum hendan samgongan gjørdi eitt av málunum tað var at seta seg í samband við danskar myndugleikar um at fáa eitt samskifti í lag rundan um fonglsviðurskiftir og onnur viðurskifti rundan um eftir endamál øh sum tað bleiv nevnt eisini av kritin andreasen so hevur mann havt eina samgongur fammanundan í fýra ár tann samgongan ella parturi til samgonguni nú legg hetta málið fram kann ikki undra kristin andreasen at mann ikkihevur hoyrt nakað andi av av umrøðu um hetta her málið í í fleiri ár frammanundan eg haldi sjálv at vit hava flutt fleiri ting vit hava løgmaðu her eitætt samstarv niður kanska eisini tí vit hava ein niður á khristian borg sum vil taka málið í álvara men eg sakni at mann hevur roynt at fingið betra umstøðurnar í hesir árini sum eru frammanundan hvat heldur kristin andrease um tað nú kanska vitfrat fáa eitt eitt eitt gott og nýtt fongsulsviðurskiftir í føroyum uttan at tað er yvirtøk smem es eg sakni at mann hevur arbeitt víð málinum sjálvt um tað var yvirtøkan mav ikki fingið sjálvt mann hevur sitið samgongu men mann kundi kanska roynt at arbeitt lítt sindur annaðloys og fingið viðurskiftini n

ja takk ger so væl karisi andreasen takfyra formaður jú eg vil siga at tað at hendan samgongan hevur veruliga sett fokus á hetta økið sum tað ikki verið serliga nógv fokus á higartil og tað haldi vit hava fingið nógva skaftið eina rúgva av lógarreformin ígjøgnum so rættartrygdin er í lagi og skipanin virkar í dag so so eg eg mán siga tað at eg eri ikki eg iki eg inski betongil við ta skipaninsum vit hava eg sigi bara tað uppá longru sygt eiga vit at at umhugsa tað haldi eg er ætt at yvirtaka tað so nógv sumvit sum vit kunna sjálvi ð tað kanska i eitt annað sum er nokk so áhugavert tað er tað at og tað haldi ag mann upp dagar tá mann eygleiðir løgtingið hevur gjørt hann íí jørnum nógva ár tey tey málsøki sum ikki eru yvirtikin altso ta vilsiga har sum løgtingið ikki vu lóggávuvald har er øgiliga fáa debaitt í løgtinginum um tey evnini als tey tey verða líkasum tey verða tey verða tey verða gloymd also revsilógin er eit gott dømi nú er hon yvirtikin nú má kitta tosa um revsulógin løgtinginum ha so skal mann fáa eina ordiliga sunna føroyska debatt um eitt evni so skal helst lóggávu økið erða yvirtikið til føroyk
takk fyri formaður ja takk so verður nestur at røða bjørtsammusin ger so væl
tað er áhugavert at viðgera yvirtøkumál og tað er ikki for ofta við at gera tað og beinanvegin vil eg byrja við at siga til tey sum siga hví gjørdu tit ettu undanfarnu samgongu ja men tað er kin o fimm hundrað forkelligu túsund ting vit kundu hava gjørt í undir undanfarnu samgongu sum øll vita inni her sum hava verið her í eina tíð so er tað soleiðis í einari samgongu at mann gera nakrar avtalur um at fara ikki alt sítt ígjøgnum so tí hev ikki gjørdu árdiligat gjørt meining at tar eð g yvirtikið nakað sum han iki hevði eina avtalu um samgonguskjalunum vit høvdu avtalu um yvirtøkur í samgonguskjalinum nemliga yvirtøku av familjuarvarrættinum og tað gjørdu vit og framdíð vit og yvirtóku vit vit høvdu eisini eina avtalu um at hetta sum fyri okkara úskap var lukkuligt at mann var farin burtur frá hesi her tíggju ára breið politisku semjuni í veruleikanum sum í veruleikanum hevði verið um at mann ikki nært við blokkin har sóu vit so at undanfarna samgonga altso tann so sat frammanundan seina samgongu royndi at hækka blokkin tað eydnaðis so ikki men tað hei loystu upp fyri at tey tiðnaðu hann upp soleiðis at hann vaks støðugt aftur tað frystu vit fast í í góðum samstarvi við framsókn og javnaðarflokkin soleiðis at vit eisini eru meira sjálvberandi í dag vit høvdu havtvit høvdu verið á leið hundrað milliónur krónur meira a tend a dønum í dag høvdu vit ikki gjørt tað so vit tóku nøkur stig men sjálvandi vóru tey stigini á sjálvbjargnings og yvirtøkuleið smá í mun til hvat tjóðveldi ynskti seir men tjóðveldið telur sum øll vita ikki seytjan tíverri og tí geri tað og tað merki so at vit kunnu bara yvirtaka tá ið vit hava meiriluta fyri yvirtaka men tað sum eg ynski mær og sum eg haldi partvísti eg var øgiliga glað tá ð eg las álitið hjá uttanlandsnevndini tí at hóast alt bendir á at vit ikki fáa so øgiliga breiða undirtøku fyri hesum uppskotinum í dag so haldi eg bara tað at fólkaflokkurin í áðni hevur staðið her uppi og sagt at tey vilja gjarna vera við til at arbeiða fyri at yvirtaka løgregluna

í sínum áliti skrivar haldi eg ógvuliga jaligt í mun til atvit mugu hava ráð til tað fyrst men at tey tey eru ikki ímóti hesari yvirtøkuni tað haldi eg ber boð um at at tað kanska ber til at fáa eitt lýggjari lot fyri tí rørsluni sum snýr seg um at vit skulu taka ábyrgd á øllum økjum vit hava eina tíð følt okkum rættiliga einsamøll í mun til at stríðast fyri einum sjálvbjargnum í føroyum einum fullbúskaparliga sjálvbjargnum í føroyum og einum føroyum sum tekur ábyrgd av øllum viðurskiftunum tá haldi eg akkurát hetta her við løgreglu og og rættarskipan og brotsmanna umsorgan at tað eru øgiliga sentralur lutir í einum samfelag sum vil kalla seg eit sjálvstøðug samfelag

eg veit ikki um um um tað er skeivt orðið at mær kalla tað eina búnað eitt eitt búgvukjak altso eitt kjak har mann veruliga viðger innihaldið í hesum her og veruliga arbeiði við hvat er tað sum skal til fyri at mann kann yvirtaka tað í ein slíkan hátt at ikki minst tey sum tað snýr seg um altso til dømis løgregfólkini men eisini øll í rættaskipanini at tey líkasum eru innforstaðin við at tað eru stórir fyrimunur við at mann tekur ábyrgd av tí og eg standi ikki her og fyrigigi til nøkrum at ta er nakað mann bara gera eftir einari nátt men eg haldi t tað var øgiliga umráðandi at mann kemur í gongd við ta fyrireikingararbeiðið so tí skal mín spurningur til samgonguna vera um tað eg borið til at koma í gongd við eitt fyrireikandi arbeiði til hesar yvirtøkurnar tí tað sum vit hava sæð gjøgnum søguna í føroyum vt vit hava sikkutey flestu okkum hava sikkurt endursæð hesar sendingarnar um tað føroyska málið altso fara vit nóg langt aftur í tíðina so hevur tað verið strýð um stórt sæð alt sum snúði seg um at vit sjálvi skuldu taka ábyrgd tí atralskreftar ongantíð hava trúð upp á at tað bar til og so hendir tað ati sum vit sóu í í hesum her hesum sendingum um máli at sjálvt tá ið danskir ráðharrarar hava staðið og viljað hjálpt til so hava teir verið aftraldskreftir sum gjøgnum søguligar tíðir hava klárað at forða tí og tað haldi eg visti mann kann vera koma uttanum tað og og blíva samdur um at mann gjarna upp á longri sygt tað er altíðtað er munur á hvussu flokkarnir síggja fyri sær hvussu skjótt mann kann yvirtaka tey málsøkini sum eg eftir yvirtaka men visti mann um ikki annað kann semjast um at mann arbeiðir fram ímóti einum máli so haldi eg at nógv er rokki við hesum uppskotinum uttan mun til hvussu nógvar akkvøður tær fara fyri og tí haldi eg harra formaður at eg fari at takka teimum sum hava verið sakliga her í dag sum ikki bara hava brúkt tíðina upp á at siga undanfarnu samgongu tí mann kann jú punktera eitthvørt kjak við at gera tað at øll vita at øll fáa skjútt ígjøgnum í einari samgongu og øll vita eisini at sleppa tjóðveldið at bestemma einsamøll so yvirtaka vit sjálvandi øll málsøkitakk fyri
ja takk
kso a krsoda haffossum fyr ei viðmerking ger so væl jav takkað bjørt samelsen fyri at vísa á nemliga at kjakið hevur flutt seg og at tað at leggja sóvarnta uppskot fyri løgtingið og tað vit fáa viðgjørt tað bæði í nevnd og her á tingi í fleiri umførum at tað flytur nøkur ting eg má siga at eg púra samdbjørt samelsen vísir á at at tað er kanska greiðari nú an nakrantíð at tað í øllum flokkum kanska við undantakið av sambandsflokkinum eru sær út tilat vera meirilutin fyri at vit skuldu arbeiða hendan vegin so bað spurningurin nær komaðu tær til bjørt samulsen nevndi hetta við um mann kundi fingið samgonguna arbeitt við einum fyrireiking telda heldur bjørt samensen at tað hevði verið ein møguleiki fyri at fingið tað samtykt og kundi man møguligat umhugsa eitt uppskot til samtyktar um at fara undir fyrireikingar sum eitt næsta stig um so er at hetta uppskotið far
tað
ja ta ja tað sum eg hugsi mær tað er at mann kundi fyrst vita hvat er konsensus um at mann kann yvirtaka innan fyri tey næstu so s nógva árini altso er eru sambandsfblokkur við upp á nakrar yvirtøkur yvirhøvur um tað er so ja men so veit mann tað er tað ytsta markið so so kann mann arbeiða við tí vistu tí for lítið so kundu vit venda um og sagt at vit bjóða inn til at tey teir flokkar sum eru áhugaðarir í at arbeiða fyri hvussu mann kann stigvíst yvirtaka løgreglan hevuur nevnd tað hava vit ofta havt frammi at at tað eru veruleikani ikki tann størsta avbjóðingina yvirtaka løgregluna men són skal tað eisini fyrireikast væl atmannini fyrireika tað so t mann kann gera tað í stigum soleiðis at fleiri kunnu vera við tí at vit vita fullvæl at at vit noyðast at vera fleiri flokkar av tingi og vit hava sæð tað ll henda málspurningin tað var øgiliga áhugavert at síggja hvussu flokkarnir á tingi tá tóku seg saman allir ímótir tað varki hundi so fái flokkar hava tingið tá men sum tóku seg saman ímóti afturhaldsskreftinum og søgdu at sjálvandi skal føroyskt mál inn í føroyskar skúlar og tey stigini sum mann byrjaði tá eg havi fólk tevði veri ett sindur aftur eftir eyka niðanbrekka undir hesari samgongdini men lat okkum vóna at hetta merkir at at tað eisini er vón fyri framman í mun til at fáa ølnum fóru partar av
samgonguna við takk fyrija takk so er tað hervur polstótir sum fær orðið ger so væl
adi er faktiskt orla deiligt at ta hevurver eitt rættiliga positivt orðaskifti um hetta uppskotið hóast tað allarhelst fer at fella í dag men so ber tað brá av at at vit kanska um ikki altað ov langa tíð megna at fáa meiriluta millum flestu flokkarnir á tingi um at yvirtaka hetta málsøkið eg hugsi at tað at vit hava kjakast rættiliga nógv tað seinasta árið um viðurskiftini í mjørkadali og um fangarnir sum verða sendir niður at sita bæði her í tinginum men eisini runt í landinum til tiltøk íí býnum hava ella bera brá av at tað verður tikið meira seiøs her inni eisini og atstemringur fyri at yvirtaka hetta málsøkið eisini veksur vist mann hyggur eftir viðurskiftunum í mjørkadali so er tað jú eingin ivi um at tey ikki eru nøktandi mjørkadal er ein á rest men og húsar eisini fangum men so eru tað teir fangarnir sum skulu sita ein longri srass sum verða sendir niður at sita og teir verða so dpulsraffaðir tí at teir koma bæði longri vekk frá sínari familju ella fara longri vekk frá sínum nærumhvørvi og teir koma at sita ofta undir altso undirverri treytum tí teir koma í eitt milliø sum kanska hevur fangar ið verið meira frá meiri kriminellum og ógvusligari milliønir teir sjálvir eru harafturat so skjótt fangarnirverða sendir niður so missirmissa teir tilknýti til føroysku kriminalforsorgina so kriminalforsørgin sum virkar fyri fangum í føroyum hon hevur ikki samband við teir ið sita niðri eg hvussu er upplýst okkum í rættarnevndini eg haldi ikki at vit kunnu bjóða okkum okkara borgarum sum skulu avsunnai dóm ati fyri tað fyrsta verða sendir niður eg haldi vit eiga at hava umstøðurnar til at húsa teimum í føroyum soleis at teir sita eftir teimum treytum sum dómurin vísir ella sum dómurin ersett til at vera men eisini soleis at teir eru í í tí staðnum sum teir koma frá og teir hava kunna hava tilknýti til sína familju harafturat so veit mann eisini niðri frá at mann hevur hesar straffisolatiónsella straffsellurnar har sum fangar kunnu so nnu enda í inær straffsellu í nakrar dagar ella tíðarskeið fyri at roykja inni sínari sellu ella fyri ati hava upphassiniotað haldi eg heldur ikki at vit kunnu bjóða okkara borgarum sum skulu niðura so avsunna tí at vit ikki kunnu húsa teimum í føroyum at sita undir nøkrum treytum sum vit einki hava við at gerasum vit upp á ongan máta kunnu ávirka hvørjar treytir teir sita undir tað er eisini mín pástandur at tað at vit ikki hava ræði á hesum málsøkinum ger eisini at vit ikki kjakast nokk um tað og vit ikki seta nóg góðar treytir til hvat fyri umstøður vit bjóða teimum ið koma bata løgregluni ella sum enda við at skula sita ein dóm tí at tað fær onkursvegna gloymskuna tí vit hava ikki ábyrgd av tí og vit standa hel iki ordiliga til svars fyri teimum avleiðingunum sum tað hevur fyri borgarin tí tað er danska stjórnin sum ikki vil játta meira pengar til at gera fongsil í føroyum og so víðari so onkursvegna er tað kanska eisini ein grund til at vit ikki hava kjakast so nógv um hetta økið ogat vit ikkija vit vita kanska heldi ikki nóg nógv um hvussu tað hevur verið uttansoa nú eru nógv komið fram við ella summir komi fram við hvussu umstøðurnar eru og amnesty hevur brúkt nógva orku upp á akkurát hetta viðvið fongsilsviðurskiftum so hóast att fellir í dag so trúgvi eg upp á at um ikki alt ov leingi so megna megna løgtingið at fáa ein meiriluta kanska mann skuldi havt ein sovorna avtalu ummann setir tingfólk frí a stemma tá tað er um yvirtøkumál systi at mann fekk eitt avkvøðubýti sum faktiskt endurspeglar tað sum
tann ferð takk fyri ja takk
sena viðmerking fr høgni hoydal ger so væl ja harra formaður eg eri púra samdur við hervur polsdóttur í at at tað er ølia nakar læsingar sum gera at eitt mál sum havr týdning fyri fyri alt fólkið í føroyum ikki ikki verða framt øh men hin partin av røðuni hjá errur posdóti snúði so era nakað um at her við hvussu umstøðurnar eru hjá føroyskum fangum øhfólk hava fingið dómað í føroyum og skuldu skuldu sita sita aðrastaðni øhog eg fai at pyrja herra posdóttir um hvat hon heldur um tað vit udis lesa nú altso um tá vit fóru inn í nýggja árið at nú er eisini sjálvt tað lítla sambandið vit høvdu eftir varaldsfangum lokal nevndin sum skal viðgera klaður kærur um løgregluna er eisini burtur so tað er í veruleikanum eitt eitt eitt nógv meira fremmandagjørt samfelag við liva í í dag í mun til fjør
ja takk
gersovæl evur postóttur takk fyri harra formaður eg ja eg gloymdi at kom inn á tað í mínari røðu at at við tí nýggju rættargangslógni sum koma í gildi fyrsta januar í ár so so bleiv eftirlit við varðhaldsfam sum tvær tveir løgtingslimir hava staðið fyri tað er bleiv avtikið tað e so farið til tann danska umboðsmannin at hava ábyrgd av og lokalnevndin hon er eisini avtikin áðrenn eg koma ting so kendi ikki til lokalnevndina men eg havi havt tann heiður at vera forkvinnu í einum tað seinasta ári tað hevur verið avgjørt áhugavertarbeiði sumvit hava havt mann hevur beinleiðis tilknýti til fútan og til løgreglumenn sum sita í nevndini eisini soleiðs at mann fær purt spurningar um hvhvati hvat hendir í føroysku løgregluni hjá fútanum sett spurningar til ivamál sum hann sum hava verið uppi og annars fingið frágreiðingar frá fútanum men eisini hava vit havt ábyrgdina av at at lýsa umstøðurnar við sæ eitt ein borgari í føroyum kærur um atburðin hjá løgregluni soleiðis at vit lýsa síðuna og tryggja okkum at borgarin kemur til orðana men tað er so sent nú niður til tann og av hangi politiklamynd í hedd og kemur so at virka úr danmark og tá fær mann eisini hesa trupulleikarnar við nærheimsprinsippinum um at tað er ein myndugleiki niðri sum skal tað átaka sær ta uppgávuna sum lokal nevndini fyri føroyar annars hevur gjørt og at mann kann koma at hava nøkur ivamál við føroyska málunum og mentanini sum polipolitistafelagið eisini hevu víst á at tað kann vera harmiligt so tað
absolutt ikki til ein fyrimun takk fyri ja takk so er tað
annika olsen sum fær orðið ger so vælja takk fyri harra formaður til viðgerðar er yvirtøka av løgreglurættarskipan kriminalforsorg og at hesi verða skipaði undir føroyskum løgmálaráði eg haldi at okur øll eru samd um at hesi her málsøkini eiga at liggja á føroyskum hondum men tað er so ræðuliga einkult at í einari politiskari skipan so snýr tað seg um hvør situr í samgongu og hvør ger ikki sótu teir teir fýra fimm sjálvsstýrisflokkarnar í samgongu saman so ivist eg onga løtu í hetta málið bleiv samtykt í dag men tað er nú bara soleiðis í politisku verðini at at sita flokkar tvørturum kalska m sn siga tað markið sum eitur sjálvstýri sum avgera um slíkk mál verðar yvirtikin ella ikki fólkaflokkurin sat í samgongu saman við eitt nú tjóðveldi og sjálvstýrisflokkinum tá ið fullveldisamráðingarnar vórðu og har bleiv nógv av tí fyrireikandi arbeiðinum gjørtvið øllum teimum yvirtøkunum sum okur hava framt tey síðstu árini tað vala arbeiðið sum bleiv gjørt um familjurættin um revsurættin um fíggjarrættin um um kirkjumál og so framvegis og tað hevur alt annað líka ígjøgnum hesi árini gjørt tað lættari at yvirtaka hesi málini

haldi at tann samgongan sum sat tá hevði eina øgiliga greiða kós hevði eitt mál fyri tað føroyska samfelagið sum eg haldi hevur lagt lunnurnar undir øgiliga nógv ting í tí føroyska samfelagnum í dag otað haldi at okur skuldu at fegnast um eg havi nú tá eg havi sitið sum borgarstjóri havt ta æðru at havt vitjan frá millum annað hebridinum og eg má siga tað at tað var ikki við kaska mann siga søørum stoltleika at kunna fortelja um okkara samfelag í mun til teirra samfelag sum er degenererað ígjøgnum tey síðstu mongu árini tey hava eingi rættindi tey h tey hava ikki ein gang møguleika fyri at avgera sítt egna skatt og og grundleggjandi viðurskifti íg teirra samfelag so uttan mun til um mann er ein sambandsflokkur ella man er ein sjálvstýrisflokkur so trúgvi eg at allar hesar yvirtøkurnar og og hendan kósin sum hevur verið løgd fyri dagin tað at okur við stoltleika kunna yvirtaka mál á føroyskar hendur hevur gjørt tað at tað føroyska samfelagið sær soleiðis út sum tað ger í dag og eg skal eisini rósa sambandsflokkinum sum sjálvandi ikki er ein sjálvstýrisflokkur men tað eru nógvar yvirtøkur framdar saman við sambandsflokkinum millum annað sæt eg sum landsstýriskvinna í innlendsmálinum í árinum frá tvey túsund og átta til tvey túsund og ellivu tá yvirtóku millum annað revsurættin og fíggjarrættin og lødu eisini lunnar undir at yvirtaka útlendingarmálini og og sakførarstarvssemi í undirskrivaðifalliyvirlýsingarnar sambært yvirtøkulógini um tey bæði málsøkini men tað at okur kundi yvirtaka revsurættin gjørdi tað at okur í dag hava eina føroyska revsulóg okur kunna hava undirvísing í revsirætti á fróðskaparsetru føroya hvat eg haldi er er øgiliga gevandi bæði fyri fróðskaparsetrið shjálvt og ikki minst okkara okkara lesandi sum lesa har úti men tað at okur kunna áseta revsirammuna fyri grundleggjandi lógarbrotið tí føroyska samfelagnum tað at manninnflytur rúsevni tað kunnu okur sjálvi avgera hvat revsuramman skal vera fyri tað tað at mann ger kynslig brotsverk tað kunnu okur sjálvi avseta revsirammina fyri tað tá kunnu okur ikki fyri tíggju árum síðani so tað er øgiligani viktigt fyri okra okara sjálvvirði og okra stoltleika at kunna avgera so grundleggjandi viðurskifti eg hugsi eisini at tað er ein av orsøkunum til at tjóðveldið netupp leggur hesa her yvirtøkuna fyri løgtingið at at hetta her við rætskipanini hjá okkum sum jú eisini og sjálvum sær er øgiligani mennandi bæði í mun til útbúgvingarmøguleikar í mun til førleikamenning og í mun til onnur viðurskifti at okur hava tað á á føroyskum hondum kriminalforsorgin hevur verið nevnd fleiri ferðirar her í dag í tinginum og eg hevði ynskt kanska nú tá mann er í hesi støðuni mann kanska kundi yvirtaka nøkur av hesum tingunum sjálvt u mann kanska ikki yvirtók alla løgregluna beint nú tí tað eru tað kanska ikki breið semja um heldur seg í jandstøðuni ogm løgreglan liggur jú í dag uttan fyri blokkin hann o kostar umleið hundrað og hundrað og tíggju milliónir ella ella ella harum so tað er ein øgiliga stórur biti í einum at yvirtaka men sovorðt sum kriminal
forsoringin at mann kann yvirtaka hana tað haldi eg hevði verið øgiliga gleðiligt takk fyri harra ja takk so er tíðin farin tað er
høgni hoydal sum er viðmerking ger sovæl jeg harra formaður vegna tjóðveldi fari g ynkj a anika olsen væla at komna aftur á ting og tað var hugalt at hoyra ennara sjónarmiðju um skuluvit kalla tað fyri menningar mottin ella menningar á magni í sjálvstýrisrørsluni og hon nevndi vitjanar hybridinum eg havi in inógóvan vinmanna hebridunum sum eitur eingudsmarenil og hann er hvørja farn r í føroyum so sigur hann jamen høvdu vit ikki mist okkara mál og okkara politisku stovnar og okkara ávirkan so kunnutey eini havaa blómandi samfelag har men tey eru langt afturút við øllum við vegum við havninum við máli við við øllum skipanina og tí er taðn týdningarmikið at tað verður sagt aftur aftur tað sum annika olsen sigur at tað sum vist vit hugsað um hvat hevur flutt føroyar framá tey síðstu tvey hundrað árini tað er hvørja tí evið einastu ferð sjálvstýrisrørslan ella felagskapsrørslan og afturhaldið hevur ongantíð vunnið tær hava ongantíð vunnið eitt mál nakrantíð tað er hvørja ferð hetta sum flutt okum fram og so eri øll samd um enda

akk fyri harra formaður og takk fyri viðmerktil høgna hoydal ja tað er eingin ivi um at tað kundi verið skrivað á ritgerðir upp í leypar um hvat ið tað hevur gjørt við tað føroyska samfelagið at okur hava verið so áhaldin við at menna hetta samfelagið við stolt at kunna hava ábyrgd av av egnum landi og á økjum sum okur hava tikið yvir frá frá tí til aðra og ikki minst málið hjá okkum um mentanina hjá okkum sum okur standa so so rimmar føst um so óðansæð um okur kanska ikki náa at yvirtaka hetta málið í dag so haldi eg tað er øgiliga týdningarmikið at okur framhaldandi kjakast um hesi tingini og at okur framhaldandi hava hesa kósina og heta málið fyri framman at hetta her pasikt skal koma á føroyskar hendur og og tað ivist eg onga løtu í at sambandsflokkurin áeitt týspunkt eisini kemur til ta niðurstøðu sjálvt um tað kanska ikki er beint her og nú men nú er tað bara soleiðis at mann er í einari samgongu og tað má mann sjálvandi

takk fyri harra formaður tað vóru nakrar fáar viðmerkingar til tað sum hevu verið frammi í dag hetta her við hesun her yvirtøkumálinum tjóðveldið veit væl at tað kemur ikki gjøgnum og tað hava tey sagt at so her verða seks vatvørur fyri tað síggja vit og tey fegnast og mann hevur sett hetta eitt sindur á skrá og og tað hava tey í tjóðveldi fullan rætt til í í føroyskum politikki tað verður nevnt altso vit hava eina høgra vinstruás vit hava ein bandloysingarás og og nú er komið so skartr millum høgra vinstru at at at mest tað forsetir so so verður einki sum hevur við loysing at gera nakað alvorligt altso sum eg dugi at síggja tað tá ið mann tosar um hetta her við viðhesum yvirtøkunum so nevndi khristian andreasen at hetta virkar væl og tað hevur mann hoyrt at nógvum sum eru eru sum mann sigur ferðast ará hasi leiðini sum hevur við hetta at gera meðan fongsulsverkið er ikki í ordan tað sum er í fongsulsverki og tað tað vita vit og har har siga vit sum sum er í sambandsflokkinum at tað ver at vera eins støði í øllum ríkinum og vit sum kenna eitt lítsindur til fongsulsviðurskiftini í føroyum vita tað at tað er ikki í lagi so har er eitt arbeiði at gera og tað e mann sett skjøtul á og og eg kann sjálvandi undrast hví mann ikki hevur sett meira ferð á tað fyrr men tað er sikkurt ymiskar forkláringar so verður nevnt at allar fyrireikingar eru gjørdar ja í tvey túsund og trý altso vit eru tvey túsund og einogtjúgu og har kundi eg faktist hugsað mær altso er einki broytt á hesum økinum síðani tvey túsund og trý altso her má væl saktans kundi eg hugsað mær at at tjóðveldið sigur er her má onkur dagføring til tí at samfelagið hevur flutt seg rættiliga nógv og so kosta tað hundrað og tjúgu milliónir og tá er hetta her fongslig ikki upií sum vit vita vit hava brúk fyri og so kundi eg faktiskt eisini hugsað mær at mann mann kom bleiv eitt sindur meira íkjøkiligur hvussu vit fíggja hetta her tað haldi eg skal ikki já tjóðveldinum góð ráð men eg haldi at tey gagna málinum og so vil eg eisini siga tað sumein onkur annars nnevndi eg halda v anniku olsen altso sambandsfokkurin er eingin eingin loysingarflokkur en yvirtøkuflokkur men sambandsflokkurin hevur verið við til tá ið tað hevur givið meining men so skal tað eisini vera væl fyrireikað og og akkurát hetta málið sum mann hevur arbeitt við í tvey túsund og trý alstu fyri knapp tjúgu árum síðani og nú sigur at vit skulu yvirtaka tað fyra hundrað og tjúgu milliónir uttan at vísa og og so nevni eg heta her fongslig afturat ho tórr vísa hvussu mann eventuelt kann kann fíggja tað tað tað skilji g ikki ordiliga men ókey hetta er hetta er ein sovorðn politisk ballón og og friður við tí og sambandsflokkurin hevur sum sagt verið við í yvirtøku men tá tá skal eg geva meining og tað má ikki ganga út yvir vælferðina

so eter so het v við br er sríggjer so væl takk fyri gmein taðvarð undir sýssu seteð tá viðgjørdu vit eitt uppskot um at at betr um umstøðurnar í mjørkadali so sæð tæir vóru á støði við við tær tær umstøðurnar í danska kongaríkinum ella soleðis ljóðaði uppruna uppskotið men vit fingu faktiskt rættarnevndini boð um at broyta tað solelis at tar ikki bleiv sagt sum í danska ríkinum tí at umsøvnar í donsku fongslinum faktiskt ikki eru serliga góðar og tað ikki nakað vit eiga at stremba eftir tí at mann millum annað hevur strafseðlur har sum fangar verða straffaðir fyri nakað sum man kann sigar smá smá ting fyri at enda í isolatión so so kanska vit faktist slekkiskt hvussustreymba eftir at fáa støðið at vera sum í danmark men vit skulu faktiskt byggja tað uppsølusið at tað er eftir forsetu vit hava í føroyum og til dagns fyri føroyskar fangar dakkfyri

ja takk gersovæl magnisrasmussen takk fyri harra formaður je hatta er ein intersant vinkul og eg vil eisini siga tað at vit kunnu næstan samanlukna tað við so vit taka bústovurnar í føroyum til fólk við menningarteirri mann heur havt gamlar bústovnar og nú bygbyggi mann nýtt sum eru líkasum tíðarhóskandi og tað er tað mann er í ferð við í danmark og vit vóru við rættarnevndini nevniga í grønlandi og sóu hvussu mann hevur bygt har og tað er altso góðar umstøður og tað er tað sum eg meini við og ikki taka tann lægsta felagstevnari men men tað besta av tí besta
takk fyri
ja takk so era høgni hoydal fyr a viðmerking ger so væl ja harra formaður magnusrasmusen er vera neyvan samdur um hettar heldur ikki søguliga hvussu yvirtøkur eru framdar og tað er rætt at sambandsflokkurin aftaná tógvistríðið eisini tikið undirvi onkra yvirtøkum milum annað fólkakirkjuna sum er tað nok tað einastamálið eg minnist nýggjari tíð men nú sigur magnusrasmusen at tað er ikki nóg væl fyrireikað tí at fyrireikinin vórðu gjørdar í tvey túsund og trý og hví taðikki e dagført men tað er tað as tað sum varð fyrireikað tá tað vóru drúgvar samráðingar millum danskar og føroyskar myndugleikar við donskum føroyskum embatsfólkum har mann lýsti alla skipanin utiasur og so havi eg dagført kostnáðið men eisini tær broytingar síðani eru gjørdar nevniliga hetta við at tú hevur sentraliserað tú hevur sentraliserað miðsavnað løgregluna so nógv so tað skrivaðu vit nógv um í viðmerkingum so eg rokni va taða verið trupult at finna nakað mál sum betri fyrireika øhog tað rokni við eisini magnus rasmusen fær at vátta vist hann spyr tey sum hava sum sum eru teknikar á økinum so tað er bar ein spurningur um villja og fíggingin skal sjálvandi fylgja finnast okara egnu fíggjarlóg og viti sjálvandi vetil reiðar nú hava vit vent yvirskot tila undirskot minat tykið eisini at halla upp á hattahr

ja takk hjá so væl magnussen ja takk fyri at fara mær eina noyðu eg las faktiskt yvirskriftina har stendur allar fyroyggingar eru gjørdar og klárt eru at yvirtaka tað er ein frágreiðing sum er gjørd ella forhandlingar í tvey túsund og trý ja og nú eru vit altso í tvey túsund og og einogtjúgu at mann so hevur mann sigur sum tíðin í gingin hevur verið ein yvirreftir tað tað er nokk so tá ið høgnin heitast sita men eg sakni faktiskt at tað er við við fíggingini altso hvussu heilt ítøkiliga skal mann fíggja hundrað og tjúgu milliónir pluss mann er jú ikki nøgdur við fongsulsumstøðurnar eitt fongsul hundrað milliónir altso hetta er ein øgiliga stórur klumpur og hvussu ætlar mann at fíggja tað uttan at tað gongur tað er vælferðina og at tað er alneyðugt sum eg havi sagt at sambandsflokkurin hevur verið við til yvirtøkur tá ið tær givið meining og eru væl fyrireikaðar
og at tað ikki gongur í dið vælferðina takk fyri ja takk sígur tað løgmaður beirrast ein ljósins bróður ger so væl ja takk frá formaður
eitt mál um at sremja nakrar yvirtøkur av so týðandi økjum sum løgreglaákæruvaldið og eg má byrja kanska ella tað heur verið øgiliga vítt farið um her í dag og tað ervið yvirtøkum yvirhøvur og generelt hvussu tð hevr gingið fyri seg og nógv hevur verið up ástaði og sumt tali er sikundrætt og sumt er kanska eitt sindur av motifiseraða veruleikanum men veruleikin er tann at í hesum valskeiðnum hava vit longu nú dagført ella sett í verk lógir fyri at styrkja um rættartrygdina ja innan fyri hetta sama økið vit gjørdu eina nýggja rættargangslóg sum erur eitt rættiliga stó stórt mál ein av størstu lógarvorkini yvirhøvur sum eg farið ígjøgnum her í løgtinginum vit gjørdu nýggja politilóggávu gjørdi nýggja p ogtlóggávu alt fyri at styrkja um rættartrygdnað hjá borgaranum ikki skal fara aftur til uppskotsetaran hasmálinum tjóðveldi so sigur man her at mann var klárur í tvey túsund og trý at yvirtaka politiið summar bara at siga so er tað harmiligt at man ikki langt sjan hevu gjørt tað vist tað var so klárt altso mær vitandi var tað ikki klárt mann hevði eina ætlan um tað men tað var ikki soeiðis tað lá klárt á borðinum til at yvirtaka og tjóveldi hevurmær vitandi verið í samgongu fleiri ferðirar síðani og tað er so ikki yvirtikið hóast tað so tað er nokk ikki so lætt og so klárt sum sum tað tykist og tað er eisini tí at systemið sjálvt ella tey sum eru í systeminum eru heldur ikki við upp á tað so tá tað kemur til hasi viðurskiftini so má mann bara staðfesta at eg síggi tað soleiðis yvirorðna tá tað kemur til yvirtøkur at ja tað skal gerast um tað gevur meining og tað er klárt og tað er búgvi kann mann siga til at vit fáa ein fyrimun av tí í føroyum sum samfelag og sum borgari tá hevur sambandsflokkurin altíð verið klárað framt yvirtøkur og tað komi júg fram einaferðinar at tá tað kemur til yvirtøkur hvørjir flokkar hava st verið við tella framt yvirtøkur úr har er tað altso javnaðarflokkurin sum er á odda sambandsflokkurin nummar tvey langt framman fyri tjóðveldið sum lá ant nummar trý ella fýra tá tað kemur til yvirtøkur so tað er ikki soleiðisnar sum mann ofta fær fatan av at tjóðveldi er teir sum fremja yvirtøkurnar í føroyum øh men eg havi fullar respekt fyri politikkinum hjá tjóðveldið vit vita ðjú hvat tjóðveldið vil tjóðveldið vil jú hava kan man siga loysa okkum úr ríkinum og tað tað ger mann jú upp á annaðhvortifr at fáa kant an siga uppak beinleiðis at gera gera tað og fremja tað her og nú og tað havi eg fulla respektir fyri er tað tað mann vil og er ærligur un tað og tað er tjóðveldi tað er tað vit vilja og tað er hað vit arbeiða framímóti fulla virðing øh og tá mann so í fullveldissamgonguni aftur í tvey túsund og trý so var mann har og tað kann an iga kollsildur og og so fór mann an ein annan loysn soleiði sum eg sá tað roynt politiskt tá vildi mann siga tað t nú fóra vit at tøma alt tað sum hevur innihald kann man siga í ríkisfelagskapinum og ikki bara tað at mann fór at tøma út og royna at yvirtaka ella arbeiða fram ímóti at na fremja yvirtøkur og klár gera tað til yvirtøkur men eitt annað sum var ikki dámdur við tí kósini sum er framd síðstu árini tað er tað at mann roynir at lata vera við at dagføra lóggávu at seta ríkislógartilmæli í gildi sum eru til frama fyri føroyska borgaran tað er ta tann kósin haldi eg ikki er kans eka eg siga rættvís ella ferð yvir fyri føroyska borgaranum yvir fyri føroyska samfelagnum hóast eg havi fulla virðing fyri endamálini hjá tjóðveldi so haldi eg hóast alt at vit skulu royna alt tá vit kunna at fremja tað besta fyri føroyska borgaranum fyri føroyska samfelagið óðansæð um tað er eitt yvirtiki málsøki ella eitt ikki yvirtikið málsøki og eru tað soeiðisnar at vit kunnu við at fremja eina yvirtøku betra um umstøðurnar hjá føroyska borgarunum ja so er sambandsflokkurin við nógv hevur eisini verið gjørt burtur úr kriminalforsorgini fongsulsviðurskifti og annað og har kann eg so siga at har havi eg veruliga lagt meg í seðlarnar eisini út frá at løgtingið hevur samtykt eina lóg tað varð rósa samelssen sambandsflokkinum og djóni nolsø nolsø joensen frá javnaðarflokkinum sum løgdu fram eitt uppskot t samtyktar har tað fekk fulla undirtøku løgtinginum um at arbeiða fram ímóti at fáa betraði fongsviðurskiftir og har havi eg so bæði tikið upp á fundi við danska løgmálaráðrnum í kecrup og við danska forsættsráðharan og pluss tað at fólkatingslimur fyri sambandsflokkin og nokk eisini fri javnaðarflokkin hava fingið á fíggjarlógina donsku fíggjarlógina eina koma fimm millión til at kann mann siga metaumstøðurnar eru heima í føroyum bæði eg vil siga eitt er hetta her við at fangar í føroyum ella tey sum verða fongslaði og dømd í føroyum ikki sleppa at sita sínum dóm í føroyum taðvil sig at tannstraffurn skulu verða sendir av landinum og fráskoðasar øll tey nærsombandini sum mann annars hevur møguleika til tá vitjanartíðir eru tað er sjálvandi ein eyka straffur men eisini tað at hølulðsviðurskiftini eru so blandaði tað vil siga tú blandar varaldsfangar og fongsulsfangar saman og so víðari alt tað er ikki nøktandi og heldur ikki staðsetingin og teir møguleikarnum tú hevur at menna teg og koma út aftur í samselags sum ein betri borgara so tað hava vit eisini spent fyri vognin umframt at vit koma eisini ja eg haldi framsømani hjá fólkaflokkinu nevndi í vár tað veit ikki um vit klára tað vanti eg nú ikki men í øllum førum er málið tað skal var liðugt til í summar soleiðis at vit fáa eina revsi fulnaðarlóghaldið hon eitur á føroyskum soleiðis at vit eisini kann mann siga fáa dagført ta økið og skapa eina enn betri rættarygd í føroyum so tað skal eingi vver um her at eg havi lagt mið seðlarnar at fáa betra um viðurskiftini hjá føroyskum fangum soleiðis at teir ikki verða straffaðir harðari enn teir annars høvdu verið út frá tí straffirammini og og revsreglunm sum vit

tað eru allar aðrar vert at løgmaður gjarna vil arbeiða fyri at bøta um viðurskiftini hjá fangum í føroyum tað ivist í onga løtu í at allur flokkar á tingi vilja og so er tað sjávandi kanska eitt sindur freisandi løgmaður dámar vætósar nógvum hjóðveldi tá ið hon hevur orðið men eg kundi gott hugsað mær at hann brúkti ein minutt nú upp á at siga nakað um málið sjálvt tí vit hava hoyrt røddir til dømis um fólkaflokkin í dag at vit gott kunnu byrja við yvirtaka løgregluna og sum teð flestu sum havt orðið í dag hava víst á ati at hetta má fyrireikast evessum mannskal yvirtaka hesi økini og løgmaður segði alt sum loysir seg og sum eg væl fyrireikað kann sambandsflokkrin eisini liva í hevði tað bor til at sett eitt slag av fyrireikingar arbeiði gongd nú har mann lýsti væl og virðiliga hvat skal til hvussu langa tíð kann tað taka hvussu við fígging altso at mann royndi at fáa eitt breið politiskt arbeiði í gongd og viðgjørdu hetta ógvuliga seriøst og ein beinleiðis spurningur til løgmann heldur hann ikki at tað hevði tænt fólkinum at føroyingars

ja takkger so væl løgmaður ja ø takk harra formaður tað at ella orsaka fyrst til hetta her við tjóðveldið nú haldi eg royndi at siga uppskotsetarin til hetta málið her og tað er jú tjóðveldi men lat tað so fara tá tað kemur til løgregluna so eri eg av tí fatan og tí gangi eisin inn fyri ríkisfelasskapinum at vit hava veruliga nakrar stórtrivsfyrimunir í at vera í einum ríkisfelagsskapi tí vit eru um vit vilja tað ikki ja rímiliga fáment vit eru trýoghálvtrýss túsund fólk skjótt her í føroyum og tað hevur stórir vøkstur síðsta árini tað er gleðiligt men tá tað so kemur til hesa stóru fyrimuninar vit vita tað at av og á so koma tað stór mál upp í føroyum sum krevur heilt nógvar eyka resursur at seta inn í føroyum millum annað tá álopið var her á grindadráp í føroyum so koma resursar senda niðri frá og tað verður ikki sendar eyka rokningar og sovíðari fyri tað til samfelagið hvar skuldu vit heinta tær resursurnar frá vas tað var so eru tað aðrar straffisakir sum eru á heilt stórum kalipri vit síggja at eisini at vit hava í dag og tað viðurkennir eisini ja føroyska komunalforsøman vil at tað verða altíð soleiðisinar at vit onkuntíð hava so kman siga farligar fangar at tað verður trupult hjá okkum at klára at nøkta tann tørvin í føroyum so tað verða altíð soðeist at vit verða noydd at hava heilt serlig viðurskiftir og samstarv við eitt annað land um teir fangarnar og su víðari so tað eru nøkur viðurskiftir her sum vit hava ein fyrimuna av at vera so eg ætli mær ikki at seta gongd á nakað fyrireikandi arbeiði til at yvirtaka nakrað løgreglu nei
ja takk
so er tað gjóni nolsøy joensen ger su væl viðmerking ja takk fyri harra formaður og tað er gleðiligt at hoyra løgmaður tekur serliga tann partin sum hevur við fongsulsviðurskiftini í álvara og serliga tá ið mann hevur eitt samt løgting aftan fyri seg at mann kann fara og inn í konkretar forhandlingar við donsku stjórnina um tað nú fari eg ikki so nógv inn í viðmerkingin á tað sum hevur við loysingasamband ella yvirtøkur at gera men kann løgmaður upplýsa ella hvar liggur málið beint nú nú er tað tí fráliðin og og eg veit at løgmaður skuldi hava ein fund við danska mennini løgmálaráðharamenn menn av av kovitorsøkum so er tað blivið útset men hvar konkret og hvat er næsta stigið líkasum til at vísa á at okkara landsmenn ikki fór forbetra viðurskiftini so at okkara landsmenni líkasum sleppa burturúr hesi er nakað tødni hvat er tað næsta konkreta stigið vil eg spyrja
løgmálum takk fyri harra formaður ja takk ger so væl
jtann fundurin við viðdanska jsiskunistaran o løgmálaráðnum hann var í haldi verð ín mánasjúktn í novembur oí desembur tá bleiv hetta her tikið upp og tað var eisini fundur einnakað seinni við við danska forsætaráðrarnar hetta eisin vór upi eg vendi pluss tað at tað nýggjasta í málinum er nokk tað at á donsku fíggjarlógini er avsett hendan her hálva onnur milliónin til at lýsa umstøðurnar og hvat mann kann gera og harundir kemur millum annað tað er tað so galið at vit skulu hava i nýtt fongsul so er tað ein niðurstøða er tað nakrar forbeturi vat vit kunnu geras so tað er eina onnur niðurstøða men tað er eingin ivi frá føroyskari síðu at vit hava lagt upp til at tær umstøðurnar sum eru og tann staðsetingin sum er hvørki av teimum kann brúkast so tað tað tann boðskapurin eg farin púra greitt til danskar myndugleikar og næsta stigi eg má bara siga soleiðisnar at danskar hava eina støðu í dag sum ger at tey fáa øgiliga illa arbeitt við politikki tað snýr seg mestsum alt um korona í hesum døgum men tað verða fundur frameftir eini verðið í dag við danska verjumálaráðharan millum okkara uttanhýgsráðhara so tað eru fundir av og á men danir eru tíverri øgiliga plágaðir av koronu og tíbetur eru vit ikki umstøðu her heim í føroyum men tað verður arbeitt við tí og tann nýggjasta málin er tað hálvn onnur milliónir sett av
til at lýsa málirnar
ja takk so er ta hristin andreasen sum fær eni viðmerking ger so væl ja takfyr hra formaður ø nú tók djóni nolso orðið í munnin á mær tí eg kal eisin spyrja um tað saman við hvussu tað gongur við hesumm samráðingum við donsku stjórnina um um hetta fongsulsve tí løgtingið hevur jú púra veinmælt samtykt at vit eiga at heita donsku danskar myndugleikar um at forbetra viðurskiftini og tað kann ikki í gjerst annanápá annan máta eina byggja nýtt fongsul tað tann staðsetingin vit hava í dag hon evr iki ikki hóskandi s víðar svíðari hvørja signal hevur mann egn fingið frá danskari síðu og eg m vilja ella fara inn við etta her ella verður tað bara sett skutit út í jørðna við við kanningum og og sovíðari altso tað r øiliga gott hav figið at fingið gongd á hetta máli
pol fita málið hastar takk yri hasa hinum
jatakk ger so væl løgmaður ja takk harar formaður ja tað er soleiðis at tá ið eg hevði fundin við við danska løgmálaráran í um mánaðahjútna vbevemburhalda var tá avtala vit tað tað skuldi setast eini ja eg dámi ikki at brúka orðið bólkur men ein arbeiðsbólkur millum føroyskar og danskar myndugleikar og tann bólkurin er mær vitandi settur og eg farin so smátt til verka har mann lýsir avbjóðingarnar og trupulleikarnar og eisini hevur danski løgmannarin boðað frá at hann er sinnaður at koma til føroyar at hyggja eftir umstøðunum men sjálvandi í hesi støðuni kemur ferðast mann ikki millum lond men so skjótt sum tað er so vænti eg at hann kemur og tá kanska mann ska fara eitt betri innlit í hvat tað er fyri avbjóðingar vit hava eitt er tað at tað liggur so fjarskeit sum tað ger og vit hava aðr avbjóðingar við veðri og øðrum at fyri tveimum árum síðani llahat ta var tá varð ikki koyrandi til og frá varðhaldinum í einum tríggjar fýra dagar orsakað av kava so tað eru aðrar avbjóðingar enn esar her fimtan tjúgu kilometrar sum kanska í danmark er øgiliga lítil fjarstova men í føroyum betýðir hatta nakað tað ligu
ging uppi í fjøllunum takk hara formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum ja og vit atkvøða nú í hesum málini sum vit hava viðgjørt nú løgtingsmál nummar tvey tvey túsund og tjúgu har er einki broytingaruppskot so vit atkvøða so um málið soleiðis sum tað varð lagt framja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað eru átta atkvøður fyri tveyogtjúgu ímóti eingin blonk so málið er fallið og sostat avgreitt frá løgtinginum vit fara víðari við skránni í dag nú koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar átta tað er uppskot til løgtnslóg um broyting løgtslóg um ræði á málum og málsøkjum og nú ar tað yvirtøka av málsøkjinum landslæknaembati eftirlit við heilsustarvsfólkum og stovnum á heilsuøkinum sjúkrufyribyrging sinnisjúkra og viðurskifti líkskoðan í vevnaðarflutningi er foreriserandi evni sjúklingarættindi og eftirgjørda gitna soleiðis eitur málið hvør biður um orðið tað er fyrst biljustinussen sum fær orðini ger so væl
ja formaðurin hevur so væl greitt frá hvat málið snýr seg um og tað er høgni hoydal siri stenberg bjørd samuelsen kristina háfoss beintáløgu jacobsen oghervur posdóttir sum vegna tjóðveldið hava lagt málið fram triðja august í fjør og aftaná fyrstu viðgerð sum var triðja septembur í fjør er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fund í tíggjunda og seytjanda septembur níggjuogtjúgunda oktobur fjórða og tólvta novembur og níggjunda desembur í fjør undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landslækna ennbati í føroyum og í grønlandi landsstýrismaðurin í heilsumálum kali johannesen hevur verið á fundi saman við mikal bolsen fúta og formanni í farsóttarnevndini sjain geini smittuserfrøðingi og bjarna á steig yvirlækna formaður stóra leiðandi yvirlækna á sykiatska deplinum lands apotekaranum umboð fyri deildina fyri arbeiðsu almannaheilsu fólkaheilsuráðnum og heilsutrygd undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin tað er brandur sandoy frimund rasmussen jaspur langaard beini johannesen hevði mortnsen og billjustinussen taka undir við málinum og mæla løgtinginum taka ikki undir við málinum og mæla løgtinginum frá at samtykkja uppskotið og meirilutin hevur ymiskar viðmerkingar tað er so at samgonguumboðini tað eri eg sjálvur og brandur sandoy og frimund rasmussen jaspur langaard og beini johannesen vit hava hesar viðmerkingarnar og síðani hevur hei mortenssen nakrar aðrar men okkara viðmerkingar eru hesar tíðin hevur víst at tað er neyðugt at umhugsa møguliga yvirtøku av eptmilóggávuni landsstýrismaðurin hevur fyri nevndini upplýst at undir koronusóttuni hevur eitt bráðfeingistoymi av serfrøðingum tikið á seg uppgávur sum vanliga liggja hjá einum lógarskipaðum heilsustýri havandi í huga framúr góðu handfaringina higartil av farsóttarátøkunum er væl hugsandi at yvirtøka av eptemiðlógini ikki hevur aðrar stórvegis avbjóðingar við sær undirritaðu halda at landsstýrismaðurin eigur at kanna fyrimunir og vansar við eini møguligari yvirtøku fyri at lýsa málið til fulnar og hetta vórðu so
kæra viðmerkingar takk fyri harra formaður ja takk
vun eg hoytral farina viðmerking ger sog haln ja halt hnt mær eins og undanfarna mál so haldi eg at viðmerkingarnir eru rættiliga greiðar eisini hjá mærlødanum hetta er isini mál sum hevur fleiri tættur í sær tí í yvirtøkulógin eg soleiðis at mann yvirtekurá málsøki so at siga við høvd á gøtunum men men hevði biljestirnesin eg spurdi eitt sidur um tað tá við viðgjørdu et hat erligið leingi nevnd at um mann bara tó farsótarlóggávuna sum er vorðin so aktuell og eg haldi píra burtur við at vit ikki sjálvur taka avgerð um hvat hendi við við sjúkurfiibyrging í føroyum an hevði so kanska kjansið verið at
hvat er fyri
billjustinussen ja harra formaður vit hava tosað um hatta í nevndini og tað eru fleiri limir eisini úr samgonguni sum síggja positivt upp á tað at yvirtaka eptmiðlóggávuna men vit hava eina støðu í samgonguni og tað jú tað at vit skulu øll vera samd um tað sum vit gera og so leingi sum tað ikki r full semja í samgonguni um at yvirtaka ipiti í miðlóggávuna so verður hon ikki yvirtikin og tí kunnu vit ikki taka undir við tí soleiðisnar sum málið liggur júst nú men kemur broyting í og øll í samgonguni eru samd um at yvirtaka hesa lóggávuna og kanska aðrar partar eisini av tí sum skotið verður upp so so er tann møguleikin úr til staðar eg haldi at grundgevingarnar fyri yvirtøku eru góðar og eg haldi at málið er væl lýst ei sini frá teimum sum hava lagt tað fram og tí haldi at tann ósemjan er ikki so stór í í løgtinginum
og málið kanska hevur brúk fyri at búnast takk fyri ja takk fyri næsturøðari er heðin morsensen
gersovælja eins og billijussinussen so hava vitskrivað etta álit her beint í sambandi við yvirtøku av hesum máli yvirtøkuav málsøkinum sum landslæknaembati og hetta er eitt stórt mál eitt sera stórt mál og tað er kanska ikki so lætt bara at siga at hetta er nakað vit yvirtaka so einki meir tí at tað hevur nógv meira enn tað og tað vísti eisini til teir sum bleiva innkallaðir nemliga til tilhoyring á hesini málinum at tað vóru ymiskar meiningar á hesum økinum onkur metti at tað var eingin trupulleiki at yvirtaka men so var tað eisini aðrir partar sum søgdu at tað er ikki bara at yvirtaka tí tað eru nógv onnur ting sum eisini kunnu gera seg galdandi meni harra formaður tað er soleiðis at javnaðarflokkurin og undirritarar vísa á nakrar fyrimunir kunnu vera við sjálvar yvirtøkuni og tað er rætt tað er tað eisini og embati kann vera kanska meira sjónligt her í føroyum enn tað er
løtuni og tað er eisini rætt av tíeggunum at vit hava sjálvandi eini landslækna sum er á donskum hondum og tó er tað helst eini fyrimunur at eftirlit við heilsustarvsfólknum og kærumøguleikanum um sjúklingarættindini verða varðveitt á donska heimastýrðunum men hetta her kann helst yvirtakast av landslæknaembatinum hetta kann eisini føra við sær at lógarverkið verður betri tillagað til føroysk viðurskifti og tað hevur mann so víst á tá høvdu vit eisini frammi men tað tekur tíð og hetta er ikki tí kann man ikki bara siga ný yvirtaka hetta her uttan at at sjálvt lógarsmíðið yvirhøvur kkri komin í nakran veg og tað kunnu sjávandi eisini vera nakrar vansar um ov lítið av serkunnleika og ov lítið at peningin verður sett av til nýggja heilsumyndugleikan og kann hetta fáa álvarsliga fylgir fyri heilsuverki og tað er rætt vit vit hava nógvar serkunnleikar á hesum økinum men vit hava nógvar serkunnleikar sum vit mangla og mága tískil fáa tað danmarka ella aðrastaðni frá sjálvt um vit yvirtaka hetta málið so her skulu nakrar útbúgvingar til innan fyri hjá føroyingum til at at fáa sær hesar útbúgvingarnar tað er hvussu tað sum bleiv sagt og um samstarvtsavtalun við danmark e ikki verður gjørd ordiliga tað meinast við bæði tað fíggjarliga og eisini ein greið yvirtøka kann tað henda at tað var ógreitt hvørja uppgávur verður gjørdav hvar tí hetta her umfatar øgiliga nógv sum millum annað tjóðveldi hevur lagt fram og hetta ikki bara landslæknaembati hetta er so øgiliga øgiliga nógv annað so fyri arra takhast samanum harra formaður heldur undirvitaði at ætlanin er ætt ov avmarkað og tað merkja vit eisini og fakliga verða hesin ætlaðheilsumyndugleikin alt ov veikur til at røkja sínar skyldur í tí skilavist má tað arbeiðis víðari við hesum málinum og tað halda vit er skilagott at mann setir sær smál at fara og yvirtaka hetta málið einaferð men lat okkum miðvís arbeiðið fram ímóti tí og tað er tað sum vit sakna at at bara dag frá degi at siga nú yvirtaka vit hetta málið og um ikki fáa tað lýst nóg væl so harra formaður innihalsliga broytist einki av at landslæknaembatskiftið navd til fólkaheilsumyndugleikan støðan kann enda gerst verri um einasta fakliga broytingin eftir at vit sjálvi taka ábyrgdina av hesum økinum sum higartil hava verið røkt av dandskaheilsustýrinum tað er nemliga tað sum mann eisini vísti á at tað skulu í hvussur tveir løgfrøðingar setast afturat í heilsumálaráðnum og ein so tað virkar ppá meg í øllum førum tað kanska meira tað umsitingarliga sum vit skulu styrkja men ikki tað fakliga so har eru vit eitt sindur iva og og at vit seta løgfrøðingar afturat her og har tað er líkasum tað steðgar upp á tí økinum at at vit fáa tað fólkaheilsuliga fram tað broytist heldur einki av at landslæknin fólkaheilsuráðið og deildin fyri arbeiðsu og almannaheilsu nú skulu húsast eisini untir somu lond tað er eisini ætlanin í hesum her og uttan aðrar skipanarligar ella tilfeingisligar broytingar eru fyri hesar stovnarnar har hugsi eg um nýhugsan á tí økinum stovnarður hava verið hvør sær men nú ætlar man at leggja tæir saman men so burdi mann eisini havt ein eina tillaging hvat er tað mann ætlar í framtíðini nevliga við landslæknaembatinum ein fólkaheilsumyndugleiki er ein ógvuliga týdningarmikil stovnur í einum vælferðasamfelag við tað at á hesin stovnur bæði skal hava eftirlit við fólkaheilsuni og eftirlit við starvsfólkum og heilsuverkinum og ikki minst bygnaðin í heilsuverkinum tað vil siga hvussu heilsuverkið virkar so tað er talan um eina ógvuliga krevjandi og stóra uppgávu tað skuli bara vera greiður so einaferð enn tað virkar sum teg meira tað umsitingarliga enn tað tað krevjandi tá ið vit tosa um heilsufrøðiliga sum frøðiliga sum vit skuldu hava eftirlit við harafturat verður tað ikki mett ráðiligt at fremja yvirtøkuna ímásøin í løtuni tað var nemliga sum tí eftir fyrra málinum harra formaður nemliga tí fíggjarliga sum sitandi samgonga hava fært okkum ú tí tí nú er tað altso undirskot í staðin fyri yvirskot sum er á tí økinum so við hesum viðmerkinum metir undirritaði tí atmælir til at fella hetta her uppskotið og vísi samstundis á at tað eigur at verða arbeitt víðari við hesari yvirtøkuni av landslæknaembatinum við nøkrum málsøkjum í landslæknin umsitir vegna sunhisstýrisin og við at skipa fyri einum veruliga fakligum fólkaheilsumyndugleika í føroyum og tað er har vit sakna ta ta greiðu mingina sum hevur verið so út frá tí harra formaður so taka vit ikki undir við hesum uppskotinum og tí koma við við hesum
á lakun takk fyri harra formaður ja so er tað viðme
merkigar bjarni hammer gersu væl takk yra formaður hetta er sum sagt eitt vítt fevnandi mál men spyrji hevði morsen hvussu var støðan vist mann bara prátaði um millum annað eptemilóggávuna serskylda prátaprátar tykur um tað inni í nevndini um tað kanska var eitt gott høvi ati yvirtikið epetemiðlóggávuna í hesi serligu støðuni okur hava verað í seinastu árini

heðirtensen takk fyri harformaður jú tað bleiv eisini prátað um eg te mi lóggávuna men mann metti at tað var ikki rættur bara et eg yvirtaka hana her skuldu ov nókur onnur ting til eisini og tá koma nemliga inn át henda fakari kunnleikan og tað lógarsmí sum eisini manglar í hasim økini har so møguleikin er har men tað er tað sum vit siga í javnaðarflíssin at vit vilja era gjarna vera vitaligt her men lat okkum gera tað ordiligt soleiðis mær fyri hevur ein trygglar

fyri harar formaður siristenberg takk fyri harra formaður ja hetta er eitt mál sum er væl fyrireika tí gjørt í samráðingum við danir og tað hevur eisini verið í almennari hoyring og eisini tann partrin av uppskotunum um at gera eitt føroyskt heilsustýri kann mann kalla tað ella fólk heilsustovn har liggur eisini eitt skrivligt fakligt tilmæli sum eisini tey sum arbeiða økinum hava gjørt so tað e ikki nakað sum bara politikarar hava bestemmað tá mann lesur álitið so sær mann tað at taðn faktisk javnaðarflokkurin sum var mest kritiskur í móti hesum málnum men taðe ikki nógvir dagar síðan at formaðurin javnaðarflokkinum var í útvarpinum segði at hann tók undir við málinum so eg skilj ikki ordiliga um um tað er soleiðis at kanska flokkurin ikki samdur um tað ella hvat hvat ið tað er í javnaðarfokn
stendur fyri takk fyri
egin mortensen takk fyri hera formaður tað sum vit tosa um eisini tað er eisini tað fíggjarliga og tað eisini tað lógarsmíðið sum manglar á hesum her økinum ja eg veit væl at tað er álitð skrivað á hesum her málinum og tað er fyri tí síðantar undir seinni samgongu sum var tá og tá vóru nógvir manglar sum vóru eisini og tá høvdu vit tað landslæknan eghaldi tað var í grønlandi sum kom hevði ein eina eina frágreiðing nemliga um vesi viðurskifti og har greiddi hann frá nemliga hvat skuldi gerast og hvat manglaði og út frá tí var tað at vit tóku ta søguna bæði tá og tað gera vit eisini nú so eingin sagt at vit ikki ganga við til at vera við til at fremja tað sum millum annað formaðurin eisini sagt men lat tokkum nú gera tað ordiligt og ikki við óðumverkum so rokni vit koma omma

høgni hoydal ja hara formaður hevði mortin skrivað eitt eitt eitt rímiliga drúkt álit og nú fari eg morten jú úr tinginum og góðan byrði við tí nýggja arbeiðinum men eg r okks e noks áhgaveta í um viðmerkingarhjáhnum tí at eg haldi allar viðmerkingarhánar tala fyri at hann fer at stemma jaaltso vet in øgiliga øgiliga góðr grundgerið fyri at siga t ja tilmálið men kortini kemur hanntila niðurstøðu at at mann ikki skal taka undir málinum og tað undrar mær lítað sindur tí atserliga við royndini vit hava havt nú av av kom við nítjan øhøll í roknihin orkan váttar tað at allir hoyringspartar sum inni vóru til hoyringar vóru sera jalir yvi fri uppskotinum so nú er bara spurning hvat hvat vantar í fyri hin morkin eisini ú vórur síðsta dagin áðen hann ferð yvir um á vagliga at sita fyri at stemma ja fyri hesum uppskotinum

takk fyri harra formaður eisini til høgna hoydal tað er rætt atnógvar jalig mer tar var eisini onkur sum var skeptiskur við teimum hoyringurnum sum vit høvdu og eg ivist onka løtu í at vit einaferð koma at yvirtaka hetta her men hetta er eitt stórt stórt málsøki sum skal yvirtakast og sum eg havi nevnt tá fleiri ferð fyrr tað fakliga fakliga hasum økinum vit hava ikki fólk her og nú til tað fakliga økinum og tað bleiv sagt millum annað frá landslæknanum og øðrum eisini men alt kann gerast tað sigur seg sjálvt men eg haldi ikki vit eru klár til bara við lógarsvíða at yvirtaka het tar økið og samstund kunnu vit fáa ja lat meg siga ógreiði viðurskifti millum annað á heilsuekinum tað haldi eg ikki
tikk bara vite takk fyri harra formaðurja
so er tað annika olsen ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi tað er nokk so áhugavert at eygleiða javnaðarflokkin í hesum døgum tí at tað sær næstan út til at javnaðarflokkurin hevur yvirhálað sambandsflokkin í at vera afturhaldsinnaður tá tað kemur til yvirtøkur javnaðarflokkurin situr jú í andstøðu nú so tað er kanska eitt sindur kostnaðarleyst og klátt at siga hvønn veg mann eigur at fara men heldur hegin mortesen ikki at tað er týdningarmikið at hava ræðisrættin nettupp á landslæknaembatinum og epedemiðlóggávu serliga tá ið okur hugsa um okkara støðu sum er so heilt grundleggjandi øðrvísi enn tann danska at okur sjálvi í hesum døgum okur hava korona sjálvur kundu avgera hvussu okur regulera tingini frá tí til aðra og ikki skula ja ann við ríkislógartilmælum ella við forhandling við danir um hvussu ot kulda gera hesi tingini at hevði tað ikki verið lættari at
sjálvi at tikið avgerð um tingini himorsen ikki samdur í tí
heðin mortensen takk fyri takk fyri spurningin tað er sikkurt púra rætt men tað fakliga er ikki komim upp á pláss í hesum málinum tað er tað ikki og vit hava ikki fakfólk her á landið sum kunnu yvirtaka alt hetta her her og nú men uppá longri sikt ja tað koma vit sigurdaa kunna klára tað fíggjarliga tað hava tað heldur ikki avsett ikki at einansta oyra nemliga til tílíka yvirtøka sum vit hava í dag og teimum tosaru um koma í nítjan tað eru bæði fyri ímóti eg haldi ikki vit hava gjørt nógv gott á tí økinum men eg haldi eisini við tí dóttinum beinini a hvørjum øðrum á tí økinum so her eru nøkur ting sum ikki bara uke allan vegin ggna tvørtur ímóti men einoferð enn vit hava einki ímóti og vit eru við til at at gera tingini ordiligt og eisini til yvirtøkur tá ið tíðin er komin hon er bara ikki komin í dag
takk fyri harra formaður ja takk fyri síðani er tað høgni hoydal sum fær orðið
formaður hetta her uppskotið um at fáa landslæknaembati og farsótarlóggávana og annað á føroyskar hendur varð lagt fram ella sent løgtinginum í februar mánað tvey túsund og tjúgu áðrenn støðan við koronu varð kend men tað bleiv kanska meira meira aktuelt nakar kundi hugsað sær tí at fjúrtan er aftaná at uppskotið varð sent løgtinginum tá varð so koronufarsóttin eisini úprotið í føroyum og landið bleiv stongt niður og tílíkt og síðan hevur málið so verðu lagt fram aftur á ólavsøku og hevur nú ligið í uttanantsnevndini í ja síðani tingsetan byrjaði og tað hevur eina sera góð viðgerð harra formaður sum eg fari at takka lendaralimurin í utalansnevndini fyri har ið øliga nógvir hoyringspartar r í henni sum tað varð nevnt her bæði sjálvandi núverandi landslækni tey dugnaligu eststarvsfólkini sum vit hava hava í okkara egnu skipan tann fyrrverandi landslæknin sum var stutt í føroyum tann sum nú landslækni í grønlandi var eisini við okkum umvegis umvegis netið og formaðuin kann rætta meg í onnur men eg haldi at vit kunnu siga næstan yvir ein kamb landstýrismaðurn var ar sjálvandi eisini inni at tað var ein sera sera stór undirtøka fyri týdningin av at vit eisini taka fult ræði á hesum í partin av heilsuverkinum skipa eitt sjálvandi hava tað føroyska landslæknaimbatið føroyskt og skipað ein sterkan føroyskan heilsufakligan stovn sum kann menna alt tað føroyska sjúkrahúsverkið men yvirhøvur altáð føroyska heilsuverki frá fyribyrging til til viðgerð og diagnosir og anna eg haldi eisini at tí heldurikki nakað fjalit yvir at koronufarsóttiin prógvaði ú tað beinanvegin landslæknin segði tað sjálvur heilsumálaráðið segði tað sjálvur taðfýra føro fimm tímar aftaná at koronufarsóttin varð brotin út í føroyum tá sigur landslæknin jú við føroyskar myndugleikar tit mugu taka yvir og hjálpa til har tí tað embatið var sjálvandi ikki ført fyri við teirri manning og tí og tí sum er til ráðar hjá tí embatinum at taka at gera alt tað skuldi til fyri at at seta tiltøkverk mótvegis hesari farsóttini sum rakti allan heimin og eisini eisini okkum so tí mælir sjálvandi hesin minnilutin í uttanansnevndini altso eg sjálvur vegna tjóðveldi løgtingið til at samtykkja uppskotið eg haldi vit hava fingið allar grundgevingar fyri at vit sjálv skulu taka ábyrgdina av og vinna okkum allar heimildir á heilsuøkinum øhvit halda eisini at uppskotið kann gera tað tað føroyska heilsuverkið sum annars allir flokkar siga seg vilja gera og tað er gott kann vera at lyftast upp og raðfestast nógv hægri enn tað hevur verið og við hesum uppskoti so er tað soleiðis sum lógarverkið í skipan so er tað altso formliga sæð sjálvt landslækna embæti sum verður kemur á føroyskar hendur men eina røð av fylgilóggávu eisini har undir farsóttarlóggávan ella eptmiðlóggávan sum vit hava næstan hoyrt tað ov dagliga í millum fólk og í føroyskum fjølmiðlum tað seinasta árið uppskotið er upprunaliga gjørt í heilsumálaráðnum taðv siga her eru samráðisudanskar

og eg haldi harra formaður at tað er vert at endurtaka tað at koronufarstóttin hevur prógvað at tað eru føroysk fakfólk føroyski førleikar føroyskt hugflog og samanhald sum hava víst sítt virði okkara dugnalig heilsustarvsfólk saðkaðu til beinan vegin saman við landslæknan og øðrum sum hava gjørt et gott arbeiði øh og eg halditað var viðurkeypt beinan vegin at vit hava dugnaligur fakfólk sum kundu traðka til og gjørdu kanska nógv meira enn teimum enn enn lág á teirra formliga starvið til tess at taka taka hoond um hetta vit kunubara nevna bjarna steig upp á veiðu í shani shiingaini at ráðgeva landsstýrinum og okkara dugnaligur fakfólkum ranskara ikki minst dps cristiansen og tá í heilsufrøi starvsstovuni saman við sjeingarini tóku eisini stig av sínum einum tingum til at fara undir tær tær kanningarnar sum hava víst seg at vera púra avgerandi fyri at vit hava megnað somikið væl at atat spora og skrásett og og smittufyribyrst so tað er enn einaferð ritvistein harra formaður at tað sum vit megna sjálvir sum tjóð og sjálva tykið ábyrgdina av sum fólk tað er altíð tað sum ber og tryggja okkara livirkor okkara møguleikar og menning í hesum landinum tað haldi koronufarsóttin hevur og sum nevnt undir viðgerðini á uppskotunum hava allir hoyringspartar og onka rættanmið um eg fari skeivir tað hava allir verið sera jaligr ímóti hesi uppskotunum øll eru samd um at vit eru før fyri at taka okkum ábyrgdirna ov skyldirnar tað her eingin ivirsæddir um tað yvirhøvur undir viðgerðini at tað hevru ómetaliga stórar og eyðsýndar fyrimunir fyri at menna alt tað føroyska heilsuverkið og tstyrkja tað føroysku fólkaheilsuna at vit kunnu takahtta málsøki hjá føroyskar hendur og stovna ein ein sterkan føroyskan heilsufakligan storv stovn tað er eisini semja um tað at tað gevur nógv betri heimildir og møguleikar hjá føroysku myndugleikum at fyribyrgja smittu og at samskipa tilbúgving og annað tað eru eisini øll samd um og at vit fáa eisini við hesum uppskoti umframt tað ið vit tosa um koronufarsóttina sum er so aktuellt við at fáa nógv betri heimildi lóggávu viðvíkjandi sokialsku økinum rúsevnafyribyrging eftirgjørdum gittun til dømis alt týdningarmikið mál sum eisini nógvir føroyingar kenna í sínum gerandisdegi at tað eisini ber væl til at gera ymsar avtalur við danskar myndugleikar haldi eg heldur ikki nakar og sóttu ivi um undir viðgerðini so málið er væl og virðiliga fyrireika eg haldi tað er meira kotnligt harra formaður at vit ívhøvur standa í tær støðu at vit ikki sjálv kunnu taka allar avgerðirnar um hvørj tiltøk sum verða sett í verk viðvíkjandi smittufyribyrging koppseting og annað og tað kann tykjast enn meira meira kotnligt at vit ikki sjálv virða okkara egnu fakfólk og myndugleikar so mikið nógv at vit sjálvandi aftaná tað royndu vit eisinihava gjørt okkum hetta siga at sjálvandi taka vit nú fulla ábyrgd av hesum og stovna ein sterkan heilsumyndugleika h og lyfta eisini tey starvsfólkini upp sum starvast há heilsuverkinum øtil at taka við uppaftur størri ábyrgd enn tey longu hava prógvað at tey at tey duga tað liggur við eisini ein stórur fyrimunur tá vit sjálvi hava ábyrgd av øllum hesum ið í at samskifta við onnur lond hokkara myndugleikar samskifta fínt við aðrar heilsumyndugleikar og eg fari bara enda við harra formaður at at vísa enn einaferð á at tað sum hevur víst seg at rigga væl undir koronufarsóttini tað er tað er at føroyingar standa saman um tey tiltøk sum eru at okkara fakfólk hava traðkað til og eg haldi tað er framvegis ótrúliga meir kotnligt at øll tey tiltøk sum setta eru í verk hava ongantíð verið viðgjørd saman við løgtingsfólk vit hava heitta løgmann haldi í minsta lagi tíggju ferð um at kallað flokkarnar saman sum mann er samdur um tat tiltøk um mann ger hvussu mann samstundis mennist í hesum her tað er ongantíð hent enn og eg haldi tað er ein báði eisini nú viðvíkjandi koppsetingini at vit ikki hava semjur millum flokkarnar um hetta gera vit klárurt at seta pengarnar av av til tað hvar er ein fyrimunur hjá okkum at at atvirka meira sjálvstøðug ten vit gera í dag og tað fari eg staðiliga enn einefr á heita á løgmanni um at gera og løgtingið kundi við at samtykta hettaa uppskot tikið eitt stórt stig til eisini at fáa munandi meira fólkaræði inn í okkara heilsuverk og smittufyribyrging tí at í stóran mun hava avgerðinatverða tiknar av myndugleikum sum ikki eru á føroyskum hondum men ikki minst av einum landsstýri sum ikki hevur ráðført seg við við løgtingi o tað haldi eg eitt øgiligt demokratiskt afturstig at vit ikki hava gjørt tað í hesum uppskoti so fær løgtingið alar heimildir at lóggeva og eg hugsi at eg skal bara enda við at siga tað at eg eri eisini fegin um tey tey signal sum eru komin alment frá ja frá aksel vel johannesen her morten er er mæld mæli frá at samtykkja men kortini øiliga jaligur og tað haldi eg eisini atsamgonguumboðini í utanansnevndini hava verið so eg haldi hetta málið er so mikið væl íliðug við teimum royndum vit hava gjørt at tað hevði verið ein stórur dagur at løgtingi reistir se seyðin og taka vit eisini fulla heimild av hesum her og vit eru fullfør fyri at gera tað so at siga beinanvegin vit hava sett eina freist inn í nær tað formlig verður gjørt meni tað gevur so eisini møguleika fyriat fáa tar síðstu avtalur upá pláss við við danskar myndugleikar um tað sum skal
virka takk fyri formaður ja so
fær annika olsen eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður mann kann altíð diskutera hesar yvirtøkurnar sum koma fram á tingborð um um tað er fyri at vísa hvar mann stendur á sjálvstýrislági og ikki men eg skilji ómetaliga væl akkurát hetta uppskotið attjóðveldið hevur lagt hesa yvirtøkuna fram á tingborð tí at støðan er so mikið álvarslig í løtuni fyri tað føroyska samfelagið at okur kunna taka skjótar avgerðir og at avgera sjálvur hvussu okur regulera tingini bæði umvegislufthavnina og umvegis tar føroysku havnirnar okur komu í ta støðu í í marsmánað at tað var eitt tilmæli til tí føroysku kommunurnar at lukka havnirnar av fyri ferðamannaskipum visti nú at okur ikki vóru somiki skjótar á á á á boðunum og og lukkaði fyri so kunnu okur enn í teirri støðu at her fløddi við við við ferðamannaskipum og og og fólkum sum komu við við við krússskipinum tí mann ikki hevði tí neyðuga
og hann hevði í morgin heldur høgni heitalagur og havt skikkaði fólk í landinum at taka sær av
hoydal ger so væl ja tað haldi eg so avgjørt harra formaður og annika olsen vísir júst á at í teimum royndu vit hava gjørt okkum nú og sera góðum royndum har vit ava víst vit hava skikkaðu fólk allastaðni og ikki minst í kommununum sum á eldraøkinum og á øll tey røktarstarvsfólk sum starvast hjá kommununum løgdu so at siga ein verjugarð um okkara eldra á røktaranum eg haldi einastandandi arbeiði um hevu gjørt sum eisini víst taðat vit hava fullskikkaði fólk og eg fai undirstrika her hetta ikki ein roynd at fáa nakað ósemju í tí vit løgdu uppskotið fram áðrenn korona kom h men tað sum soe vísti seinni so eg haldi g heldir ikki talið talið talið skavt upp á nakran við at siga at eg haldi eisini at landslæknin altso tann tann danski landslæknin í føroyum sum forrestina eisini haldið hevur knýtt tann føroyska læknin afturat sær nú beinleiðis segði tað jamen tað var samstarvið føroyskar myndugleikara sum varð avgerandi eingin sódu ongant iva um at vit eru før fyri hesum her so tí haldi g at vit vit kunnu hvussu semjast um tað at viðmerkingar mugu ikki koma um at vit ikkihva førleikar fyri at gera tær so slett ikki og vit hava eisini fíggingina gera tað so so tað er so at siga einki sum talar ímóti tað er bara fyrimunir við tí eg haldi tað hevi verið ein tað hevði við eit herðaklapt til okkara dugnaligu fakfólk at vit gjørdu hetta her tí øll mæla til tað og tey høvdu sæð tað sum at at at bygt nakað nýtt upp har mann kann sameina tað sum fólkaheilsuráðið ger í dag við ein sterkan heilsufakligan stovn at tú fært gagnnýtt tær fakligu førleikarnar upp aftur betri enn gjørt fyri
ja
kristina háfolsførna viðmerking ja hetta er so tann næsta málið um heimtøka og ábyrgd sum vit viðgera í dag og eins og við løgregluni sum vit viðgjørdu beint áðrenn so tykist tað sum um at tað er ein ávís vælvild og eitt ávís undirtøka í løgtingi fólkst at tað tykist sum um at tað er ein meirilut av løgtingi fyri málinum men av ymsum orsøkum tí mann hevur samgongukrøv og annað so so kann mann ikki taka undirvítt í tað sær út til at mann nokk fer at fella hetta málið men hvat inntrykk fekk høgna hoydal í viðgerðina av málinum nú verður nevnt til dømis at landslæknin tyks at vera jaligur yvir fyri tí í so fall at mann fekk annars skipað eitt gott samstarv við danskar myndugleikar hvar var tað kann mann siga tað breiða inntrykkið av viðgerðini í nevndini avhesin her málunum og so er tað hetta málið við løgmanni í mun til koronuátøkini er nakað broytt tí víkjandi hevur løgmaður vendsar til løgneidal ella aðrar formenn og forkvinnur í flokkunum um at mann skal tosa um tey átøk sum eru í løtuni og tey sum liggja fyri framman ella
hoyra vit framvegis einki
haraformæðr at taka tað seinasta first nei so er tað veruliga so at tey fólkavaldufólkini sum øll sita her inni sum eru vald at føroya fólki at taka avgerð í landinum frætta um tað sum hendir í fjólmyðjnunui tað er ikki nøktandi á nakan hátt og tað hevur tí havi bara endurtikið tað men annars er at siga at at tað var tær viðmerkingar sum vóru til tað hvussu yvirtøkurna verður framd tær standa í einum skjali sum liggur við í málinum sumdanskasunheilsumálaráðið og danski myndleikar hava sent teir vísa nøkur ting sum mugu avtalast g taið ber væl til at gera men annars var tað bara ein positivur stemningur og hjá utanansnevndini vartað jú áhugavert at hava mong av teimum fakfólkum inni sum hava verið so dugnalig sum øll høvdu virið sjónir um hvussu tað kundu gerast munandi betur h so so tað var bara tað var bara ein ein sera sera jalig viðgerð allan vegin og tað er sjáldan hevði upplivað tað við einm yvirtøkumáli at tað eru so so so breiðir semju um at vit at vit so at siga bara kunnu fáa fyrimunir av at taka hesa ábyrgdina og kunnu samskipa okkara okkara viðurskiftir munandi betur eg haldi at teir flestu føroyingar og fakfólkini eru eru undráðandi yvir at vit at vit skulu stanna o siga tað nei vit særer ikki tað e ikki ein føroyski myndugleiki sum í veruleikanum hevur evsta orðið at siga og anikaolsen nevnd í áðni htað er tað er ikki nøktandi fyri eina fyri eina framkomnatjóð sum klárar tað so mikið væl
væl at at óntera slíkar støður so er tað akstraliga
ahanesensm færorðið gersovæl ja takk fyriharra formaður øh nú setur onkur spurningatekin við um javnaðarflokkurin hvat janarflokur er í hesum málinum tí javnarflokur mælir til fellamálið vit mæla tile fella málið tað gera vit men vistu útgavstu punkt eru vit ø positiv yri fyri at yvirtaka lanslækna embatið men no kal bær gera tað upp á rætta máta og so øgiliga greitt hvat er mær øh undanfarna samgonga arbeiddi við at yvirtaka lanslakna imbati eg haldi ikkihat stóð samgonguskjalið menman tak at koma upp undir valskeiðnum og tað vheilt aftur frá kart hansen tá hannvar lanssýrismaður í í heilsumálum sum ætlað a yvirtaka landslaknar imbati tað bli at tosað sum um hetta var eitt starv sum kostaði áta hundrað túsund krónur meira ella minni at tað er bara nógv meira kompiniserað enn so landslækna embati er kanska ein persónur men hann arbeidir hjá sunnaheids stýrhilse sum er ein kempiorgansatión í danmark við einari rúgvu av fakfólkum og og og og nógvari ser vitan og stórari vitanartung størv sum hann lena so uppat og fari ráðgeving frá og spyr seg eftir tað sum vit halda í javnaðarflokkinum tað er at vit kunnu yvirtaka landssaknarembati men tað a øiliga greitt kvantv að yvirtaka vit halda iki m i yvirtaka ennan partin við austeratiónir at gera og eftirlit við eilsustarvsfólkum ella í øllu førum lata tað liggja eftir í danmark um at ger ein avtalu sunnul siressen men áðrenn mann fer at yvirtaka tað somá mann ordiliga greiðar av at hvat tað er man yvirtekur o hvat er ikki yvirtekur ella er vanda fyri ruðulleiki í verri tí mælar verður frá at yvirtaka tað her og nú man fyrst ogfremst fáa tað pa pláss eina avtalu við danskar mynduleika hvat tað er mann yvirtekur og tám manso yvirtekur tað sum má tryggja at mnn setar nokk ett peningi av og hevur neyðugu fakfólk sum sett starv so stovnurin kum at virka sumhann skal virka øh sum sú ikki fer tað apa pláss so kann tað vera vants at yvirtaka mentað er nógvur fyrimunir við at yvirtaka øh vit taka fult undir við landstýrsmann g heilsumálanum kaili o holum johannesen tá hann sigur at vit skulu skipa eitt føroyskt heilsustýri tað halda vit skilagott tí eitt heilsustýri skal bæði ráðgeva heilsumyndugleikunum og politisku skipanini og føroya fólki millum annað kann mann tá tað kemur til viðgerðartrygd so upplagtur heilsustýrið sum um tað var føroyskt kundi stungið untir kortið hvussu vit gera tað hvussu vit náa tí málinum tá tað kemur til heilsa starvsfólk sum mangla læknar hvørji læknar skulu vitu hava í føroyum hvussu vit fáa faturð í slæknin leggja eina strategi ella ætlaðnds vit gera tað ella onnur heilsustarvsfólk og hvørja viðgerð skulu vit vera í føroyum vøroya burdi vit verið uttanlands og so framvegis alt tað kann heilsustýrið brúkast til eisini táað kemur til lóggávu tað lóggávan sum er í dag er donsk lóggáva kundi gjørd til danska samfelagið við smáum seks milliónum av íbúgvum í føroyum búgva gott og væl hálvtrýss túsund fólk tað sigur seg ofta at tann lóggávan sum kanska er hóskandi til danska samfelagið kanska ikki hóskandi føroyska samfelagið millum annað farsóttarlóggáva tað kann øgiliga ymiskt at gera ein farstatalóggávu til smá seks milliónir fólk og til trýoghálvtrýs túsund borgarar eisini hvussu ein farsóttur rakar í danmark oghvussuhon rakar í føroyum tí er tað kanska skilagott at mann eisini yvirtekur tann partin øh men tað landstýrismaðurn sum sigur í tí sambandinum at mann skal ætlar at gera eittheilsustýri í føroyum har tað er deildin fyri arbeiðs og almannaheilsu tað er og tað eru og tað eru ílegursavnið fólk har frá tæir koyrdu einstovn men man áflar ikki at yvirtaka landslæknan so fylgi e ikki ordiliga landstýrismann u meir tí landslæknin sum er myndugleikin á økinum í dag sum er í starvi hjá sunnhild sdirelsen skal han ikkivera partur av stovnin her ella skal hann vera partur av tí men hava ein danskan arbeiðsgevara og ikki á føroyskan arbeiðsgevara tað virkar eitt sindur mótstríðandi eg hali tað upplagt sum mann skipaði hendan stovnurin her beint eitt heilsstýri sum eg aldimann skal gera so hevði landslæknin verið stjórin á stovninum að hevur verið tað tað upplagthan tí er javnaðarflokun positivur at yvirtaka hesi lóggávu økini og at yvirtaka landslæknan men vit mu fáa øgiliga greitt hvat er vit yvirtaka áðrenn vit taka ta avgerðina og har halda vit tað sum tú hevur við altratiónir og eftirlit at gera tað er at umfatandi at tað eiga vit lata liggja eftir h úr danmark annarhvørt vit ikki yvirtaka tað um tað ber til ella siga ókey vit yvirtaka tað men lata tað út aftur til tunnilsytanna umsita og at vit so trygja okum eisini at nokk at pengar er setir av soleðis at stovnurin kemrat virka hann skal hava nøkur fólk tí at bæði løgfrøðingarnvir tosa um men kanska eisini læknaliga vitan umframt sjálvt landslæknan sum kann vera við til at ráðgeva føroyingar og ráðgeva okkara heilsumyndugleikar og politisku skipanina hvussu vit byggja okkara eilsuverk upp framyvir og hvussu vit tryggja at at vit hava so gott heilsuverk sm møgligt millu annað viðgerðartrygd nokkasta heisustarvsfólkum bæði nú og framyvir og eisini á tað kemur til til tað sum vit aktan ú korona hvussu vit ráðgeva føroyingum og hvussu vit bæði myndugleikar og sum eistaklingar uppfóra okkum tá vit verða lagt av av tílíkum farsóttum so vit eru positiv tað er ikki tað men vit halda áðrenn mnn kann taka endaliga støgu so má man hava eina avtalu sum fyriliggur millum danmark og føroyar dónska stjórnaog føroya landsstýri hvat er tað vit t yvirtaka hvussu yvirtaka vit tað og so framvegis so taka vit støðu til tað tann athanan liggur ikki endaliga eg veit tað væl at tað bliv eisini arbeiðat við tað undan farna landsýrskvinnu men vit heldu at tað hvussu her sjálvt um vit ikki va í móti málunum at tað reistu líka nógvar spurningar sum svar komu tí at tað er meira kompensera ennhan gerai sær a fara um men útgaðspunkt sita vir positiv á føroyskt har landslæknin er leiðari ella stjóri og hann skal yvirtaka sít
sýt sambandi takk fyrihara formaður ja takk so fær
bær siri stenberg eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi at teir spurningar sum akselve johanesen reisir at tað finst góð svar upp á tað tí at hetta er jú eitt mál sum hevur verið væl arbeitt ígjøgnum eisini saman við donskum myndugleikum so tað eigur at bera til at loysa tá ið tað kemur til etter at gera ein fólkaheilsustovn ella heilsustýri uttan landslæknan tó eri eg eisini samd við aksel johannesen at tað verður eitt munandi veikari stýri vissi ikki tú hevur landslæknan við tí tað er tann sentrali persónurin sum skal ráðgeva og hava eftirlit men ikki ikki har við sagt at tað ikki ber til men tað verða nógv veikari stovnur og mann fer ikki tað kanska fakliga burtur úr sum hann ynskir sær men kanska tað her kunna skunda undir um mann hevði øgiliga tíðliga settú tí prosessuni at hat tað ber ikki til uttan at mann yvirtekur landslæknan so tí haldi eg eisini at tað er ókey at mann beginnur við tí vissi ikki man vildi nakað annað fyri at fáa gongd á málið tí at hetta her málið má loysast tí heta her kann vussu a
teirki liva við tí støðuni sum er
aksarli johannesen fjørfallur ja ja eg kann gott fylgja styrist stendberg og haldi eisini at at tað kann væl vera at teir burdu til at heilsutíðir uttan landslæknin er partur av tí men tað er undarligt at landslæknin er hægst í myndugleiki í dag at hann ikki er yvirtikin tá ið hann ikki var partur av tí men hann ikki vísir til heilsumálaráðið ella til landsstýrismannin men vísir til danskarministarin sunne styrilsen tað hongur tað ikki ordiliga saman hevði tað verið uttan at skapa samtyktar men heittar landsstýrið taka upp samleikar fyri landskemiðdleikar um at fáa teypa pláss so er jarnabóknin akkurát fyri tí vit klára at hava tað atvapa pláss sum vit eingin yvir um at kann vit taka yvir hvat er yvirtikið og hvat ikki er yvirtikið áðrenn vit geva tað endaliga stemplið og siga ja
hetta gera vit takk fyri havnar ja so er tað sirið stenberg sum fær orðið
takk fyri harra formaður eg haldi tað er eitt áhugavert orðaskifti og eg haldi faktisk at tey allarflestu síggja meiningina í at okur fáa samtykt hetta ið málið í hvørfall fyrr ella seinni tað er longu eitt ár síðan okur lótu hetta málið inn men so kom koronafarsóttin og okur gjørdu eina semju tá um at mann helt nøkur uppskot aftur tí mann skuldi hava so avmarkað arbeiði tinginum sum gjørligt eg vil siga at tann tíðin sum hevur verið síðan hevur bara prógvað kann mann siga upp aftur meira hvussu viktigt tað er at mann fær yvirtikið landslæknaembatið og ta lóggávuna sum hongur uppi í tí og tá ið hetta her arbeiðið bleið sett á skrá tá bleiv tað gjørt soleiðis at mann vildi yvirtaka landslæknaembati og alla ta lóggávuna sum er knýtt at tí virkseminum sum landslæknin tekur sær av og tí er tað øgiliga væl definera hvat ið er við í hesum her pakkanum so tað at mann ikki veit hvat mann yvirtekur tað er ikki ordiliga rætt til dømis eta víst á sjúkufyribyrging og eftirlit við stovnum og heilsustarvsfólkum farsættarlóggáva er forserandi evnur og so nógv annað ø tá ið okur yvirtaka tá yvirtaka okur eisini ábyrgd og tað er kanska tað sum er tað allarviktigasta í hesum her málinum tí tá okur hava fingið ábyrgdina so er kur eisini noydd upp á ein anna máta at liva upp til tað og tað haldi eg altíð at okur hava prógvað í teimum málunum sum okur ennars hava hetta her málið vísir øgiliga greitt hvat ið tað er okur vilja eg haldi eisini okur skrivað nokk so greitt hvussu tað kann setast í verk til dømis tað at tað verður lýst øgiliga væl hvussu mann ætlar at gera ein fólkaheilsustovn tí tað eitt tað fyrsta sumi eisini reistir seg í hesum málinum tað var tað ja men vil su okur yvirtaka landslæknan hvar skal hann so sita hvat skal vera hansara fakliga umhvørvi og har er tað so at tað er gjørt eitt arbeiði sum vísir á hvussu mann kann gera eg vet ik man kann kalla tað eitt føroyskt heilsustýri har mann setir myndugleika persónar saman og fak fólk sum eru innan fyr hetta her øki og sum kunna vera tað fakliga umhvørvið sum skal til fyri at vera í mannkansn siga at vera á sjúrð eisini og fyri at kunna vera í einm fakligan umhvørvin ogikki sita einsamallur og okur hava eisini lagt upp til at mann hevur samstarvsavtalur um nøkur av hasum her økinum eisini við danskar myndugleikar o hvørfall í eina tíð okur hava eisini sett okkum spurningun um spurningin um hví mann skuldi yvirtaka og tað er sjálvandi tí at sjúka og heilsa kann mann siga er eitt reint innanríkisella innlendis mál og tí má tað stýrast í føroyum frá okkum sjálvum tí mnn man kunna handla skjótt og taka skjótar avgerðir tí mann kann ikki vita hvat ið ið er neyðugt eg haldi tað er kanska tað sum hevur verið mest sjónligt hetta her síðsta árið at mann hevur í fleiri førum manglað amboð til at kunna handla skjótt viðsu ein farsótt er eg haldi farsóttarlóggávan eru kanska tað allarbesta dømi har mann nú hevur fleiri ferð her í tinginum eisini prøva at kringlasi uttanum at gera onnur ting tí mann ikki hevur neyðug heimildirnar til dømis tað at mann hevur stongt matstovur og alt annað ígjøgnum tað var tað fyri matstovulógina ellaeit annað okkurt heilt annað so at tað tað haldi e ikki í ordiligaí ordan okur mugu sjálvur kunna taka avgerðir og hava tey neyðugu amboðini okur skulu sjálvandi eisini gera tað tí okur vilja menna okra heilsuverk og eisini tú skul at vera ambitijøs á tí økinum og eitt sum í hvørfalli eg havi lagt merki til ikki bara í mínum arbeiði í landsstýrinum men eisini í mínum sevilaarbeiði inan fyri eta her øki tað er til dømis tann partrin sum hevur við eftirlit at gera hvussu nógv eftirlit er er úti á stovnum í dag visti mann tekur eldraøki til dømis við røktarheimin hvussu nógv eftirlit er við teimum stovnunum tað er øgiliga stutt síðani tá var í diroviku til dømis at mann settir spurngartekin við onkran av stovnunum sum hevur við rúsviðgerð at gera hvusu nógv eftirlit er hvussunógv eftirlit er við við sjúkrusverkinum til dømis altsotað er nógv sovornur ting har eg haldi í hvørfall at okur kunna gera tað ordiliga nógv betri so her liggur ein møguleiki fyr eftirlit bæði við stovnum men eisini við heilsustarvsfólkum og so haldi eg eisini at taðer ein tørvur á at hava eina dagliga tænastu tað er ein persónur sum er her o sum kann arbeiða og ráðgeva dagligt og ikki bara ávísar dagar um mánaðin og so er tað sjálvandi eisini altíð hetta her við at mann skal hava betri hagtøl og mann skal hava gjørd gjørdar regluligar dagføringar av lóggávuni hetta her tilmæli um at fáa gjørt eitt føroyst heilsustýri er væl fyrireikað og har bleiv lagt upp til ein savning av ymiskum funktiónum og tað bleiv nevnt fólkaheilsuráði deildin fyri arbeiðsalmannaheilsu og tað er eisini lagt upp til samstarv við landsapotekara tað kundi verið setri har arbeiði mann jú eisini heilsuútbúgvingum og tað kundi eisini vera fleiri onnur og eg havi ofta hugsa akkurát eft her hvussu ber tað til at mann ongran landslagn hevur tí mann mmann vil ikki hava eitt samfelag ið ongrum landsdjóralækna og mann vildi heldur ikki ava ei eitt samfelag við ongum landseg veit ikki bókavørðu antikvari og alt hetta forskerliga tað er ordiliga nógv nógv at forskerlga landsuppgávur sjálvandi skal tað eisini vera ein lands lækni og ein av høvuðsorsøkunum er sjálvandi eisini tí at táið hendan her farsóttin breyt út tá varð tað upplýst fyri okum her í løgtinginum at tað gingið ikki nógvar tímar so kláraði tann skipanin sum hann hevur í dag ikki handfara ta støðuna mán vara í men mann vara noyddur at samla fólk saman sum okur sjálvi hava til at hjálpa til í tí og tað má mann sjálvandi altíð í í krisastøðum tað er eisini stór menning á heilsuøkinum eg haldi okur hava góða ráðgeving til til almenningin men eg haldi okur hava vantandi ráðgeving til til politiska myndugleikan og tí enda eisini nøkur ting á borðinum hjá politikarum sum átti at blívað vend í einum myndugleikastovni heldur enn altíð til politiska viðgerð tí nógv av tí er fakligt eg haldi okur mangla fakliga ráðgeving til politikararnar og eg haldi eisini okur mangla hjálp til at planleggja strategiskt eisini innan fyri heilsuverki hvønn veg skulu okur fara hvat er neyðugt og nær er tað neyðugt eg haldi at oku hevu uppliva eitt sindur í dag

tað kann vera nøkur nakrir bólkar sum kanska hava øgiliga sterka rødd sum klára at rópa øiliga hart um hvat er neyðugt at gera teirra øki og tað vindu kanska frama í politisku skipanini men tað kunna vera aðrir bólkar sum hava akkurt líka stóran tørv men sum ikki klára kanska at rópa so hart og tí er tað at har har má kunna fingið eina meira kvalfiseraða ráðgeving enn enn tað sum sum ofta er okur arbeiddu øgiliga miðvíst í seinastu samgongu við at skipa sjúkrahúsini undir einari leiðslu og tað eydnaðist tíbetur og eg haldi at mann kann síggja at tað stríðið sum hevur verið ímillum sjúkrahúsini hevur lagt seg og taðhaldi eg gott og tí haldi eg tar eittpositivt tekn at tey tingini sumann nú tosar um tað er menning hvussu koma okur víðari hvuss fáa kur gjørt eitt heilsustýri hvussu kongur arbeiða við viðgerðartrygd og hvussu kunnu okur bøta ymisk ting elnars innan fyri heilsuverkið so nú tosa okur um kvalitet heldur enn at tosa um matriklnummur og tað er gott og eg haldi at tað næsta fetið nú er sjálvandi at skipa føroyskt heilsustýri og sjálvandi skal ein landslæknin vera í tí og tað haldi eg eisini at okur hava allar góðar grundir til at klára okur hava full kompetentstarvsfólk á øllum økjum og okur gera sjálvandi tað sum skal til fyri at rekrotera tey fólkini sum okur mangla tey øki sum okur ikki hava yvirtikið og ikki hava ábyrgd av tey viðgera okur øgiliga sjáldan her í løgtinginum og tey fáa øgiliga ofta øgiliga lítið tað er øgiliga lítið alment orðaskifti um tað eisini og tí hava eg kanska ikki altíð so stóra vitan um tey økini onkur nevndi tað sama undir okur viðgjørdu fongsulsverkið í áðni og tað eru kann gera tað at nøkur økir í samfelagnum kanska liva sítt egna lív og tað kann vera upp á bæði gott og ónt men tað er í hvørfall víst seg tað at tá ið mann hevur tikið ábyrgd av nøkrum økjum so kann mann siga at við ábyrgdini so hvessust eisini viti oeg haldi at familjurættirin til dømis sera gott dømi tí tað næsta málið sum okur fara at viðgera í dag tað er til dømis ettaher við foreldramyndugleikalóg nú bygina mann at viðgera tey tingini tí nú hava okur ræði á tí økinum tað at hava ábyrgd tað mennir okkum og tí hava okur eisini nógv at takka tjóðskaparrørsluni fyri og eisini at byggja víðari á tí tað stríðið er ikki av enn og hetta kann mann siga er er eitt kann mann siga lítið mál í pengum tað er avmarkað tað er fimm milliónir tað e ikki eitikkieitt kent eit stórt mál men taðer eitt lítið mál men taðereitt øgiliga týdningarmikið mál og ta er eit øgliga neyðugt mál fyri yvirhøvur at kunna tryggja framhaldandi menning av okra heilsuverki takk fyri
takk fyri so er tað
ja mann kann siga at mann kann síggja veruleikan øgiliga ymiskt

undanføri røðari siri stemberg helt tað at verandi skipan kundi vera við til at at vit manglaðu ráðgeving tað var kanska ein ein ein orsøk til hví vit skuldu yvirtikið hetta her og nú er tað knapt ár síðani at at vit upplivdu at allir føroyingar vistu at vit høvdu ein landslækna nógv av okkum kanska vistu tað ikki hvør tað var sum var landslækni og hvat hann gjørdi men tað trúgvi eg at tað er fáir føroyingar sum ivaðst í í dag og vit høvdu so røðu við við innkalling av landslæknanum og eisini hava hoyrt frá øðrum læknum og tað sum var ein øgiligani týðandi leiklutur í beint nú tað var øll tann ráðgeving vit júst kundu fáa frá donskum myndugleikum sum síðani kundi ráðføra seg víðari við eumyndugleikar tað vil siga at at argumentið fyri a men v vit hava ikki so nógva v vvissu vit yvirtaka tað so hava vit fáa vit eina góða ráðgeving har eri eg púra fullkomiligani ósamdur ráðgevingin liggur nemiliga í tí at vit eru í einum ríkisfelagsskapi umlæknarnir og landslæknin segði júst hetta tá at tað var ikki bæði bæði vikuliga og dagligt samskifti við danskar myndugleikar um hvussu teir taklaðu hesi tingini hvat kunnu vit so har afturat harumframt høvdu vit møguleikar til at innføra egnaloysnir vit skuldu ikki fáa pát at tit skuldu gera hetta her il et suggjaa tvørturímóti vit kundu gera júst tað sum vit hildu var best fyri føroyingin oeg haldi er tað ikki júst tað vur kanska hepnast hjá okkum betri enn nakra aðrastaðnis við verandi skipan tann skipanin sum vit hava í dag hevur hjálpt okkum ígjøgnum eina farsótt sum kanska okkara eftirkom mær ongantíð kom at upplivað og kanska forkomar sum í dag livandi forskonnar okum heldur ikki hava upplivað og so kann man spyrja hvat er problemið hvat er problemið vit høvdu eisini eina ráðferslu í samband við tann grønlendska læknan landslæknan og tann grønlendski grønlendingar hava yvirtikið akkurát landslæknan og tað er ein landslækni haryviri sum eisini hevur arbeitt sumsum landslækni her í føroyum og so spurdu vit eisini hann men hvat er tín nú kennir tú bæði umstøðurnar í føroyum og tú kennir eisini umstøðrnar í grønlandi vilt tú mæla til at vit yvirtaka hetta øki

hetta krevur autorisatión hetta krevur løggløggilding hetta krevur krevur eftirlit hetta krevur ráðgeving og hetta er nøkur ting sum vit kunnu taka fyri givið men hann meinti absolutt ikki og tað sum hann upplivurdi harafturat tað vevit eitt øgiliga stórt lógarverk aftan fyri allar sær yvirtøkurnar sum stendur á á talvuni harafturat so so vildi hann siga men hetta krevur heilt ótrúligani stórt lógarverk og tað sum hann upplivdi í grønlandi er at lógarverkið í dag er afturúrsilt og kunnu vit bjóða føroya fólki tað er tað tað vit ynskja at bjóða fólki ein landslæknan gott nókk ein føroyskan uttan nakrar ráðferslu og eitt eitt eitt lógarverk sum eg langt afturúr siglt tað haldi eg at eg fari ikki at seta mína undirskrift undir sovarso var sum verður verðr tosað lítið sindur um um aksel johannessen tosar lítið sindur um heilsustýrið og har eri eg púra samdur eg haldi hans pauler strøm hevur eina góða grein nú um dagarnar akkurát um hetta her hvussu vit í dag kanska hava eitt heilsuverk sum er partvíst sundurskilt og og har kann gott vera at at har burdu haldi eg nakað sum vit eiga at gera og og eg veit at kveli oholm johannessen landsstýrismaður arbeiði við júst hesum og so er so spurningurin hvat gera vit so við landslæknan skuldi so landslæknin tann parturin í hesum hesum her uppskotinum veri yvirtikin ella ikki upp á sama máta við fyribyrging og har har hevur kaileo holm johannessen lanstýrismaður eisini verið eitt sindur frammi at har har veruð nakrar nøkur ting sum ikki hava fungerað nóg væl og vit hava havt nakrar har mann kann siga at lógin ikki hevur verið livað upp til sítt endamál so har kann gott vera at tað nøkur ting sum skulu dagførast nøkur ting skulu betrast men hjá okkum at fara inn at yvirtaka hetta her tí vit mangla ráðgeving menso haldi eg tað er tvørturímóti ynskja vit eina góða autersatión eina góða ráðgeving eitt gott eftirlit og eitt dagførtlógarverk so eiga vit upp á ongan máta at fara inn at seta okkum fyri at yvirtaka júst hetta økið
takk fyri har formaður so er tað viðmerking
høgni hoydal fist ger so væl ja harra formaður eg haldi at eg noyðist at rætta jaspur langaard at tað er ikki so at tann grønlendski landslæknin sum hevur verið starvast í føroyum eina tíð mælt í frá slett yvirhøvur ikki h ust lest at velja varin kan vit endurgeva frameni nevndarviðgerð men tað haldi vit kunnu fara at fáa a vátta bara viða at spyrja mannin skrivliga um tað sað tí eg haldi at hann var tvørturmáthan segði tað var sera týdningarmikið at tú hevði fult ræðið í hesum økinum og at tað vóru summi ting sum auteratión og annan mar kundi hava í danmark og tað hevur eg eisini verið partur av okkara uppskot so tað er iki rætt og annars eru eitt sindur bilsin av jaspur langaard kann fara so aftur í tíðina og næstan siga tað at vit fáa halta ikki gjørt nógað í føroyum um vit ikki hava danskar myndugleikar tað er jú tað er jú ikki so tað vita øll og alt tað samstarvið vit hava og kunnu hava í onnur lond um korona og annað tað klárar veg fínt eisini við danskar myndugleikar tað er stekki nakar trupulleiki

ja so er tað jaspur langard ger sovæl ja takk fyri formaður jeg høgna hoydal s sótu bæði við til fundin og vit hava so upplivað akkurát ta samrøðuna við landslæknan í í grønlandi ymiskt men tað her einki at snakka um at soleiðis sum eg uppskilti hann so var hann øgiliga greiður í sínum máli at hetta her er absolutt ikki eitt eitt øki hann meinir at meinar at vit skuldu yvirtaka tá ið tað so kemur til at bakka aftur og og ráðførslu tað kann gott vera at vit kunnu samstarva við ein og hvønn men í mínari verð hvat er problemið við at samstarva inni í ríkinum hví fara inn og broyta nakað sum vit veruligani halda tit at tað er verið betri vit fóra inn og samstarv við bretland ella við noregi ella onkran annan ella frankaríki eg haldi vit hava eitt fantastiskt ein góðan ríkisfelagsskap sum virkliga tænast sinum endamáli og har vit veruligani fáa ta ráðførslu og ta ráðgeving og tær heimildir sum vit verja
eg yskji okkum sjálvi takk fyri hara formaður ja so er tað siristen
ja ja eg haldi tað ljóðar ótrúligt vissi landslæknin o grønlandið skal hava mælt frá hesum tí hann hevir faktiskt hjálpt mær at gera hetta uppskotið so eg fái meg ikki ordlig atrúgva tí men tað sum okur hugsaði um við ráðgeving tað var at ráðgeving má verða lagað til føroyska samfelagið tað er ikki soleiðis at tann ráðgeving sum verður latin út niðri næn vendovís passar til tað sum er her og sjálvandi er tað heldur ikki soleiðis at aftan á mann yvirtikið haserí øki at mann ikki samstarva við onnur lond men ætlanin var tað at mann skuldi samstarva nogv breiðari og tí tóku okur eisini stig til at man mann setti í gongd tað at blíva partur av dpvo soleiðis at mann vara partur eisini av tí altjóða felagsskapinum sum hevurvið heilsug at gera og ikki helst seg bara til eitt land men á jøvnum føti við øll øll onnur norðralondini luttók í tí samstarvinum tí sjálvandi eta nøkur ting sum eru altjóða tá iðtð kemur til heilsu so tað er ikki soleiðis ar tíman yvirtekur at mann ikki heldur somu tilmælur sum øll onnur til dømis og tá tað verður sagt tað at okur kunnu gera
er akkurát sum okur vilja so eg
so er tað jaspur langaard ja takk fyri harra harra formaður eg haldi tað er júst tað sum e har veruligani ríkisfelagsskapurin hevur víst skútt virði og ikki minst bara tað vit hava fingið ráðførslu frá frá dønum donskum myndugleikum men síðani sum síðani hava kunnað ráðført seg við eu tað vil siga at í mínari verð hava vit fingið heimsins bestu ráðgeving sum vit síðani havi sjálvi havi kunnað tikið til okkum í mun til tað sum vit sjálvi havi hildið verið tað sum hevur passað til okkara egna samfelag og eg haldi tað er tað sum e eg ein orsøk til at vit í dag eitt ár lítið ár seinni kunnu siga tað men kanska er tað onga aðrastaðnis viðverandi skipan at tú hevur riggað so væl sum hjá okkum og so kann mnn pigja men hví fara inn og broyta nakað sum fungerað so væl sum onga aðra

oy farna viðmerkir takk fyri harra formaður nú havi eg verið á somu fundum sum jaspur langoyrd og millum annað tá ið vit høvdu samrøðu við tann grønlendska landslæknan og eg má siga at endurgevingin hjá stemmar ikki hevur eins við tí sum eg hoyrdi í øllum førum tað vóru ávís viðurskifti sum hann nevndi møguligvís lóðu betri í danmark men generelt haldi eg haldi at hann var øgiliga jaligur yvir fyri tí at at føroyingar yvirtóku landslækna embætið onkursvegna so blívur tað bara til undir brotligheit at hetta her at vit duga einki vit kunnu einki við megnueinki vit vilja ikki stýra okkum sjálvum tá ið tá ið jaspur langoyrd fer upp á røðarpallin og tað tað hugsjónina deiliga er so í øllum førum ikki vit hava havt brúk fyri illa kunnu í øllum førum koma at fáa brúk fyri nøkrum amboðum millum annað hetta her við at at seta mark fyri hvør kann reisa inn til føroyar tað hava vit ikki møguleika fyri í dag

jaurlangaard ja takk fyri hera formaður at sklt fara at yvirvísa ein tjóðveldsmann um at samband er tað rætta er øgiliga vanskligt og tað seti eg meg ikki føran fyri so her trúgvi eg at eg og brandur sandoy eru sera ósamdur og verða verandi sera ósamdur og hvat hvat vit hava hoyrt eg má so siga at tað sum eg hoyrdi hendring segði tá landslæknin í grønlandi segði tað var at hann mælti staðiliga frá og tí hevði eg ynskt at vit prøvaði at taka hetta upp soleiðis at eg fái mína misskiljing staðfesta ella vísti at hon er at eg havi tikið feil so ja eg eg segði eisini eg veit ikkium branderanhoyrdi tað at tað eru nøkur manglar g tað er nøkur ting sum v skuldu gera betri men eg trúgvi at tað er eisini umráðandi at staðfesta at verandi skipan verandi loysnir og verandi ráðgeving er tann sum hevur ført okkum her til vit eru í dag og tað mugu vit ikki kunna annað enn
seta prísnummarið takk fyrija síðani er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
gerso væltakk fyri harra formaður nógv skal mann hoyra altso føroyar eru eina góðar støðvið ímun til korona men at tað skal vera orsakað av ráðgeving úr danmark sum aftur hevur fingið ráðgeving úr es sum háttvirdi tingmaður jaspur langaard júst hevur staðið her og og brúkt nógva talutíð uppá tað vil eg staðiliga afturvísa eg vil gjarna byrja við at undirstrika hví føroyar eru hesi góðu støðuni tað er sjálvandi tí at føroyingar sjálvir hava tikið ábyrgd og gjørt eftir tilmælunum eldri sum ung tað er eisini tí ati vit hava ein landslækna landsfótgaard møller sum og hansara fólk tey hava arbeittallan sólaringin fyri at fylgja smittuketuna upp eg haldi tað er pá seg pláss a rósa landslæknanum og hansara fólki fyri taimum megnar arbeiði tey hva gjørt eg haldi at tað er pá si plássa rósa øllum heilsustarvsfólkunum fyri teimum megnar arbeiði tey hava gjørt at tað skal vera orsakað av at vit eru einum ríkisfelagsskapi av smittustøðun í føroyum er sum hon er orsaka meg harra formaður nú má eg gjøgnum formannin tala at tí tað eru so nógv fólk sum hava sett seg sjálvan í sína egna heilsu í vága og arbeitt allan sólaringin fyri at føroya kann vera tí søgu vita er í dag so til málið sjálvt í í mun til at yvirtaka eg haldi at um mann ikki vildi yvirtaka allan pakkan sum hann er her sum vit sjálvandi ikki væntaðu at hendan samgongan fór at gera tað er hóast alt sambandsflokkurin sum situr í løgmanssessrinum so kundi mann og hetta er nakað sum harmar meg ómetaliga nógv at mann ikki tann tólvta mars í fjør tá ið landið stongdi niður beinanvegin savnaði flokkarnir saman um at yvirtaka farsóttarlóggávuna sum er partur av hesum pakkanum her tí at eitt og hvørt land sum kemur hesa støðuna sum allir heimurin er komin í nú ynskir sær ella eiður í øllum førum ynskja sær at hava ræði á tí grundleggjandi smittuverndarlóggávuni sum hevur verið so avgerandi í hesum tíðum og har kann eg so upplýsa at í samband við og eg skal ikki fara so nógv inn á ta málið men í sambandi við at mann tvær ferðir hevur samtykt hesa her matstovulógina har mann roynir at gera smittuvernd ígjøgnum eina matstovulóg sum viú fleiri ferðir at víst á serliga limirnir úr vinnunevndini hvussu ja beint tú sagt óheppið tað er av fleiri orsøkum so í tí sambandinum finsta hoyringsskrivið bæði fyrru ferð og seinnu ferð lógin var fyri frá donskum myndugleikum har teiðs siga beinleiðis tey danski myndugleikarnum siga beinleiðis at heilsumálaráðið í danmark stendur til reiðar at hjálpa føroyska landsstýrinum til at yvirtaka vist mann ynskir yvirtaka bara farsættarlóggávuni altso uttan at taka allan pakkan við so tað er heldur ikki danir sum upp á nakran máta hava ligið í buktini her tað er eina og á leynað tað at mann hevur eina stjørn sum ikki ynskir at taka við hesari ábyrgdini og eg haldi at tað er óheppið vit hava longu sæð nú hvussu mann hevur beitt og snarað ímóti tilráðing frá eg veit ikki hvussu nógvum løgfrøðingum øllum løgfrøðini um instansum nærmast hava malt frá at gera ta lóggávuna nemliga at broyta matstovulóguna um vat gjørdita allíkavæl eisini sjálvast mann visti at at etta henda lógin kanska ikki ein gong hevur gildi og at hon kann fara til ógvuliga stórt endurgjaldskrav men líkamikið tað er ikki fyr a fara inn í ta lógávuna tað er bara fyri at vísa á at at mann ger all møguliga undarlig ting tí man ikki hevur viljað yvirtikið farsóttarlóggávuna sum danir ein dá hava staðið og sagt hygghart vit eru til reiða at hjálpa tykkum til eina skjóta og effektiva yvirtøku tað hevur ikki verið selga nógv frammi at danir hava sagt tað men tað finst í teimum skjølunum sum fylgja málunu um mann kann bara fara at lesa tey tí tey eru almenn og tað harra formaður haldi g er harmiligt vit hava sjálv fingið løgmann lil at staðfest teg á tingsins røðarpalli fleiri ferðir upp á munnligar fyrispurningar atnei hann hevur ikki lógarheimild til til dømis bara krevja tað at fólk skuldu lata seg testa sætta dag við tí úrslitið at føroyar verða eina støðu har vit høvdu ikki áanilsi fyri um fólk tessaðu seg sætta dag ella ikki og nei vit hava heldur ikki havt møguleika fyri at lóggeva hvør kunnu koma inn í landið ella um vit kundu steingja mørkini tað hevir so ikki nakað við farsóttarlóggávuna at gera men sjálvandi er tað óheppið tí í teimum løtum tá i tað sá út til at smittan vaks skjótt og vit høvdu brúk fyri teimum amboðunum tá høvdu vit tey ikki og tá standi eg veruliga eftir hví er tað trupult at fáa politiska semju um at yvirtaka slíka lóggávu og at ein sambandsmaður sum stendur her og veruliga brúkaar alla sína talu tíð upp á at pástanda einasta orsøk til at føroyar eru tí ðu koronustøgum sum er í dag er tí at vit eru í ríkisfelagsskapinum tað má eg siga at tað haldi eg vera eina stóra hugan ímóti øllum teimum fólkunum sum hava lagt lív og sál í at tryggja okkum at vit eru í hesari her góðu smittustøðuni tað eru nøkur fá lond í heiminum sum eru líka væl fyri sum vit í mun til fólkatalið og og vit eru væl fyri men tær hóttanir sum hava verið í mun til ta góðstøðuna vit vóru í tær koma tærhava allar verið har altso tær kundu vit betra bund fyri um vit sjálvi høvdu amboðini og sjálvi høvdu ræði á teimum málsøkjnum sum snúgva seg um at fyribyrgj
vera smittu takk fyri ja so er tað nakrar
viðmerkingar og fyrst erta khristinoháfóss ja føroyar hava tíbetur t klárað seg fyrimyndaliga ígjøgnum hesa er koronakreppuna men tað er eingin ivi um ein av teimum stóru veikleikunum hevur verið at vit ikki hava havt farsóttalóggávuna á egnum hondum at vit hava manglað tey amboðini eg ha upplivit eitt sindur sum at tað hevur verið ein ela annar politisku stoltleiki kanska serliga hjá sambandsflokkinum sum hevur forðað í tí løgmaður var øgiliga tíðliga úti og segði at mann mátti inn og brúka tí donsku yp billóggávuna og dagføra hana so fann hann út av at tað var ikki politiska undirtøk fyri tí so kom tað fram jamin vit kunnubara yvirtaka hatta økið sum fáa eina føroyska farsóttarlóggávu so varðu tað orðnaða so skjótt og tað var breið undirtøku av løgtingin fi tí men tað er ikki komið víðari vit hava ongantíð fingið eina skilagóða frágreiðing hví munnu tit bara enda við at mann so í staðin er farin inn í hesa her matstovulógina at lóggeva bara fyri barrir men mann vil ikki seta krøv til eitt nú útlendingarnum koma føroyar at tær skulu kanna seg sætta dag eg eri bara samdur bjørt samelsen í at tað er øgiliga óheppið og vóni veruliga at
kongan broytir
sára bjørt samensen ja takk fyri hetta lógaruppskotið snýr hetta ein pakki sum í veruleikanum snýr seg um at yvirtaka restina av heilsuøkinum kann man siga altso tann partur vit hava jú tikið ábyrgd av meginpartin av heilsuøkinum men tann restin sum er eftir snýr hetta seg um og nú røsti eg landslæknanum og hansara fólki fyri alt tað arbeidda eg haviørt eg haldi at sjálvandi skulu vit yvirtaka økið og hesi fólkini høvdu gjørt eitt akkurát líka gott arbeiði fyri tey handa á føroyskt málsøki altso hví skulu tey ikki taðog í mun til hetta her við at at at danir hava ráðgivið okkum nnnh tað haldi eg ikki vit hava havt eina farsættaðar nevnd í føroyum sum hevur ráðgivið politisku skipanini nei landsstýrinum ikki nøkrum øðrum landsstýrinum landsstýrið hevur so vælt at fylgja teimum viðhvørt ella sum høvuðsreglu kanska ikki í øllum tó og sjálvandi eigur hetta at vera á føroyskum hondum eg havi øgiliga ringt at skilja at mann ikki tá tað kemur til smittuverndar lóggávuna tá mann hevði møguleika fyri at yvirtaka tað separat at mann ikki gjørdi tað og eg havi enn verri við at skilja hví mann ikki tikið samskifti upp í flokkarnar um bara
at gera tað tað kundi havt verið avgreitt uppá nakrar vikur í veruleika so er tað
siri stenberg ger so væl takk fyri hara formaður ja eg haldi at tann seinasta tíðin hevur víst eina røð av dømum har okur mangla heimildir og bjørt samosen er nevnt fleiri av teimum tað er so tað eina kann mann siga í sambandi vi eina farsótt har høvurdað verið øgiliga týðiligt at to kundi havt ein fyrimun av hesi yvirtøkuni men so er tað kann mann siga øll restin altso tað at hava eitt væl skikkað eftirlit tað at hava ein eina eina dagliga kontakt við ein ein myndugleikastovn sum kann ráðgeva tað at hava onkran sum kann hjálpa við strategiskari planlegging og hava amboð til at taka eisini tey neyðug stig sum skula til fyri at menna okkara heilsuverk enn víðari tað er eisini partur av kan mann siga at fáa ein landslækna og at fáa eitt eitt heilsustýri so at tað er eitt í farsóttum men hittar eisini tað longra perspektivið og begur líka
tað neyðug
bjørt samelsen ja takk fyri ja við bór siri stenberg eri sjálvandi samdar í hesum og eg haldi at tá ið mann roynir at tosa øliga nógv um hvussu tungt tað er hvuss dýrt tað er hvussu trupult er so haldi at tað hevur verið tann sami tað sama hevur verið hvøði hvørja ferð mann hnan tosa um yvirtøkur og tað evur altíð víst seg at vit klára okkum væl eg haldi at mann undirmetir eitt sindur tað sum fylgir við ábyrgd ábyrgd er ofta avbjóðandi tað krevur ofta meira av okkum tað er altíð lættari bara at siga gottir vit lata onnur taka avgerðirnar fyri okkum men í tí løtu vit taka ábyrgd so vita vit øll at vit vaksa so vit útførdu okkum sjálvir ið vaksa við tí og ikki minst allir teir førleika og tey førgevandi størv sum mann skipar tá ið mann yvirtekur málsøkir tey skal mann ikki undirmeta tí eg eri púra sannførd um at orsøkin til at føroyar er eitt so framkomið land sum er í dag sum vit eru í dag er tí at føroyingar hava tikið ábyrgd ferð aftan á ferð og tíbeuvunnið á aftrahaldskreftinum javnan
takk fyri ja so er tað annika
olsen sum fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er yvirtøka enn ein yvirtøka í hesum umfarinum a eta so yvirtøka av landslæknaembatunum og eftirlit við starvsfólkum og tí har til hoyrandi í tvey túsund og fimm fingu føroyar eina yvirtøkulóg og tað er haldi eg sjálv eitt av teimum stóru frambrotunum tá okur tosa yvirtøkur at mann kundi fáa eina lóggávu sum gjørdi tað nevnt ov smidligt at yvirtaka alla ta lóggávu tey økju sum okur hava hug til at at yvirtaka og hava ræði á burtur a frá suvorinitetinum sjálvandi og eg minnist tá ð okur ela fingu yvirtøkulógina so diskuteraðkur hetta her við hetta her var akkatsum jólakalendarin her vórið fýraogtjúgu yvirtøkur eftir at fremja og so var bara latað eina lúku upp fyri og aðra eftir og vi seg ikki fara í heilt skeiv so eru okur kanska komin niður á eini eini sjey átta yvirtøkur sum eru eftir sambært yvirtøkulistanum og hetta her er so eitt teirra landslæknaembati og til fylgilógirnar sum hoyra hartil tað sum stendur í yvirtøkulógini frá tvey túsund og fimm tað er at føroyingar sjálvur faktisk avgera hvat tað er fyri viðurskifti okur yvirtaka tað er tað sum er so einkult og nevnt við yvirtøkulógini tað eru ikki danir sum avgera hvat okur yvirtaka hvussu okur yvirtaka tað er ein yvirlýsing sum verður undirskrivað sum danir og og og føroyingar sjálvandi blíva samdir um og tað er faktiskt ongantíð hent tað sum eg kann minnast at danir hava lagt sið buktina kanska burtursæð frá frá útlendingarmálum tá okur yvirtóku tað tí at har hekk sjengun uppi í og um marknaðareftirlit og so framvegis sum gjørdi ta eitt sindur trupult men annars hevu tað verið í sættu semji tað sum føroyingar hava ynskt at yvirtaka tað sleppa okur at yvirtaka og í hesum førinum hevði tað uttan iva eisini gingið okkum at møta tað sum okur høvdu ynskt at yvirtikið akkurát hendan her yvirtøkan haldi eg ongantíð hevur givið meira meining enn beint nú okur standa í eini heilsu kreppu men okur hava ikki fult raði og fullan ræðisrætt á hesum imbatinum so tí haldi at tað hevði verið tað rætta at fingið hetta máltsøkið á føroyskar hendur eg virði sjálvandi tað at okur er í einari samgongu har man ikki er hundrað prosent samdur í at hendan yvirtøkan skal fremjast men okur verða noydd til uppá sigt at at taka hetta kjakið í størsta álvara tí okur vita ikki um korona fær eitt nýggjan ham okur síggja nógv nýggj fyribrigda av av av verður tað næsta ella hvat verður tað triðja men at okur kunna avgera sjálvur hvør kemur inn til landið og hvussu okur regulera hetta her við testingini so framvegis tað er ómetaligani viktigt eg nevndi tað í áðni ati í vár tá tað gav av at býta tað landið bleiv lukkað niður at mann ikki hevði øll tey neyðugu amboðini til tess at lukka millum annað havnor og lufthavn og so framvegis men at kommunurnar vóru øgiligani skjótar og lógu ikki á boðunum og lukkaði fyri beinanvegin men umer kunni komið í ta støðu at tað ikki hendi tá hevði støðan verið heilt øðrvísi men eg haldið til allar rós og æru til landsmyndugleikar til landsstýrið til kommunurnar vilja siga tað at at tað er handfarið bæði professionelt og gott og tí standa okur eisini í hesi støðuni okur hava ómetaligani góð og professionell starvsfólk millum annað heilsufrøðiliga starvsstovan sum sum tók á seg beinanvegin og og tryggjaði tað at okur vóru kanska tað landið sum gekk á odda við testingini privata fyritøkur eru so komnar síðan henn og øll tey fantastisku starvsfólkini bæði úti á landssjúkrahúsinum og eldraøkjunum og aðrasens sum veruligani hava tikið ábyrgd so tí vil eg siga sum tað eisini verður ført fram her í dag at føroyingar hava professionell starvsfólk til at røkja hesa uppgávuna tað er máikki setas spurnatekin við tað tí tað hava okur í ríkisligt mál hetta her við aftur útsett lógarverk tað er ikki eitt argument at okur eru saman við dønum at tað automatiskt verður dagført tí tað verður tað ikki okur hava til dømis nú fyri kortin yvirtikið familjurætt áðrenn tað so var okkara familjulóggáva burturfrá tá ið ið familjulóggávan bleiv dagførd í tvey túsund og sjey aftur útsild við gamlari lóggávu frá nítjan hundrað og sjeyogtjúgu so tað er ikki nakað sum hendir per automatikk tí at mann er undir einari danskari skipan ella hevur danska lóggáva taða verið dagført tí tað er ikki soleiðis so lat okkum um tað sa ikki verað í hesum umfarinu at arbeiða
tann ímóti einari yvirtøk takk fyri ja tak so nakra viðmerking
har fyrst er tað bjarni hammer ja takk føra formaður ja tað er gott at hoyra hann í olsen er ein sum leggst afturat teimum
ptomiðlógina tú hevur verið upp á tal fleiri ferðinar gjøgnum síðsta ja síðsta árið í sær støguni sum hevur verið og tí er tað bara gleðiligt at hoyra hetta er ein afturat tað virkað sum um at tað hevur faktiskt verið líkamikið hvussu nógv erur fyrri tíð í samgonguni men tað hevur verið løgmaður sum hevur koyrt sítt sjóv ígjøgnum líkamikið hvat og tí er tað einki gjørt við taðmen
gott at hoyra ein leksatræ
takk fyri harra formaður ja takk fyri nei sum eg nevndi í áðni so so virðieg sjálvandi tað at mann er í einari samgongu tað er ikki øll mál mann mann hevur fingið í eitt samgonguskjal og og hetta her er so kanska eitt teirra men eg vil so allíkavæl undirstrika tað at okur kunna koma í eina ótrúliga trupla støðu at mann ikki kann handla skjótt til dømis við landamørkini at okur skula finna kringluta lóggávu ígjøgnum matvørulógina til tess at steingja matstovur og og og dansiklubbar og so víðari at okur ikki hava tey neyðugu amboðini tað er ikki í lagi okur vita ikki hvussu hendan her farsóttin fer at hótta seg tey komandi árini hon kann fáa eitt heilt annað skap ein heilt annað eit heilt annað andlit sum okur sletki kenna kenna til í dag so tí haldi at hetta her hevur nakað við okkara heilsu at gera hel o nakað við lívsviðurskiftini hjá føroyingum at gera og tí haldi at tað eigur
sjálvandi at liggja á føroyskum
ja høgni hoydal jarðformaður eg var rættleikin um døguna hjá anniku olsen men bara fyri tann søguliga rættleikan hetta við um tað hevur verið mótstøða móti ímóti yvirtøkum eg haldi at anniku olsen er rættur tíðvistur aftaná yvirtøkulógina tá samdani upphvørjum mann kundi taka yvir og for onnur vóru um áðrenn tað hevur tað verið eitt tógvustríð vit kunnu bara taka fiskimarkið undirgrundina við kunnu taka onnur mánað til løgreglutarskap mann tað var púra óhugsandi tá ið tá vit byrjaðu upp á tað so tað kemur ikki á tað sjálvum vit mugu blíva við og blíva við og blíva við til einaferð
feii brestur fyri næl
ja takk fyri ja tað er púra rætt høgni hoydal at áðrenn okur fingu yvirtøkulógina hava hava tað verið tingingar sum hava givið av at býta tú nevndi nøkur av teimum høgni hoydal nevndi nøkur av teimum og og men aftan okur fingu yvirtøkulógina tað er tað sum var míttboðing í mínari røðu so hevur tað verið øgiligani nevnt at yvirtaka málsøkið eg havi undirskrivað fýra yvirlýsingar við við danskar myndugleikar revsirættim fíggjarrættim sakfarðastarvssemi og og útlendingarmál útlendingarmál bleiv eitt sindur trupult síðan davmarknaðareftirlitinum og sovíðari men tú verðið øgiliga nevnt tú ver i øgiliga nevnd skipan okur skrivað ein niður hvat okur vildu hava við í í yvirtøkuna hvat fyri lóggáva sum skuldi fylgja við og so hittist mann við við danskarráðharrar og undirskrivaðu yvirlýsingina og so varð tað yvirtikið og so kunni okur su síðan henn eisini gera okkara egnu lóggávu millum annað at revsurætturin bleiv jú dagførdur tá hann bleiv yvirtikin og og er eisini fleiri ferðirnar síðan
men eisini blivum broyttur
so er tað christian andreasen takk fyrihara formaður eg má siga tað at eg eri púra samdur við anika olsen í at vit vita eiga at yvirtaka smittulógugáuna vit eru komin í ta støðu at vit hava eina heimsumfatandi heilsukreppu hjá okkum ein partur av landsstýrinum vildi ikki hava tí donsku smittulóggávuna sett skild í føroyum í annar partin av av samgongni vilt ikki hava yvirtikið smitlógugávuna og tí eru vit koyrd fast við si í einum loksetatión eingin vil gera nakað og sveð mann út á ein skráplan við ai stjórna v landinum eftir sokallaðum tilmælum sum eg haldi verða púra skeivt og tað e hels ikki forsvarligt í mun til tey tiltøkin sum vit kanska fáa fyri neyðuni tá ið vit nú hugsa um at aðrir vandamiklir vareantar eru á veg til føroyar og sovíðar sívíðari so eg skilji ikki at tað yvirhøvur ber til í einum í í tvey túsund og einogtjúgu at mann stendur í einiri heilsueini heimsumfatandi heilsukreppu uttan at vit angae eru før fyri at lóggeva ogivit siga tað at smittulóggávan er t nærm at yvirtaka tað er ein teldupostur niður tí kemur havn og sa hava yvirtikið lóggávuna og vit betala út
ina í forviði
annikaolsen ja takk fyri harra formaður ja okur kunna takka øllum føroyingum fyri at okur standa í hesi støðuni í dag at hon er so mikið góð tí føroyingar hava lurtað føroyingar hava fyrt tilmælunum og teir hava roynt eftir besta førimuni at laga seg til umstøðurnar tá ið smittan hevur verið høg ottá hon hevur verið lág men men tað er ikki nøktandi at okur ikki kunna sjálvi avgera hvussu viðurskiftini eru um kring landamørkini tað er jú tað sum er tann størsti trupulleikin hjá okkum tað er landamørkini ta harið smittan kemur inn mann diskuterar at at smittanbreyt út á ólavsøku nei smittan breyt skjóta ólavsøku hon kom inn ígjøgnum landamørkini sjálvandi her var eingin smittað áðrenn hevði mann tá havtlóggávu sum segði tað at hon skuldi testa sætta dagin so vóru okur ikki í teirri støðuni á ólavsøku altso smittan dett ikki niðr ú himli
kemur inn okkurtsvegna og hon kom inn ígjøgnum landamørkin
bjørt samelsen takk fyri gott at hoyra róddina hjá anniku olsen aftur á tingi fari at nýta høvi ynskja henna hjartaliga vælkomnari tað hevði verið ordiliga gott um vit kundu fingið undirtøku fyri sum eg vísti á mína røðu bara tikið tann partin ivir sum snýr seg um smittuverndarlóggávu at víst á tað nú ja í skjótt eitt ár at at tað tað kundi mann gjørt skjótt og smittliga og at danir hava longu váttað í sambandi við viðgerðina av einum øðrum máli í vinnunevndini at at tey standa klár at hjálpa til vist te neyðugt men annikaolsen kundi havi møguleikan við sum heldur at tí mann kann taka tann ta lógaruppskotið burturúr hesum pakkanum sum bara snýrseggum smittuverndarlógáva tað liggur á borðinum nú súsan anka olsen heldur at tað kundi verið gjørt nú beinanveg so kann hon skjóta upp at koyra hetta málið aftur í nevnd og so kundu flokkarnir sstua tikið bara smittuverndarlóggávurna burturúr og koyrt hana gjøgnum nú bara eitt uppskot men annars eg vóni at annikaolsen tekur tað upp í samgonguni og farið løgmann tilat vera við upp á tað nú

ja takk fyri jag haldi nokk tað rætta forimi tað er at seta seg niður kanska flokkarnir allir samnør tí eg trúgvi at mann kann gott finna eina breiða politiska semju ja um sjálvari smittuglóigovuna eg trúgihkt at tað átti at verið at problem mann yvirtók hana at mann setti seg saman og diskuteraði hetta um tað ikki hevði týdning fyri føroysku fólkaheilsuna at mann yvirtók ta laókan tað trúgvi eg uppá sjálvt um mann kanska ikki hevur tað í samgonguskjalinum men men vil mann málinum væl so so trúgvi eg at partarnir skuldi seta seg saman formenninir kanska í í flokkunum og og og yvirtaka tað tí at tað haldi e er øgiligavikt
at fáa á føroyskar hendur
ja og so er tað kristina háfors gjørdisvál gott at síggja annika olsen aftur á løgtingi og deiligt at hoyra onkran sum veruliga vil at vit skulu átaka meira ábyrgd júst hetta málið hevur verið til kjak fleiri ferðir á løgtingi ikki akkurát heimtøkuuppskotið hetta konkreta men í samband við koronastøðuna so hava vit kjakast um at vit mangla amboð vit mangla hesa her lógan á føroyskum hondum og tað gongur aftur og aftur at tað tykjum um tað er ein politiskur viljutilda men tað verður bremsað so ella so í landsstýrinum so inn hjá andre olsen og øllum hini góða eydnu við at royna at fáa tikið tað uppaftur sum mann kann fáa framt á og annars mæla til kanska koyr hetta málið aftur í nevnd soleiðis at mann fær møguleika fyri at gera nakrar smærri tillagingar og so koma aftur eftir løgtingi tí eydnast tað so kann mann fáa

so er tað annika olsen ja takk fyri ja eg haldi at mann hevur skyldi til óðansaman situr í samgongu ella andstøðu at vísa á hvat fyri sjónarmiði mann hevur og hvussu mann heldur at at samfelagið skal innrættast sjálvt um hmann kanska ikki altíð fær tann meirilutan aftan fyri seg sum er og tí havi eg eisini valt at taka orðið í hesum málinum tí at eg havi eisini sæð tað frá frá hinari síðuni av tá eg havi sitið sum sum borgarstjóri í í í høvuðsstaðnum hvussu trupult tað hevur verið frá tí til aðra og hvussu mmann kemur á teimum mølkunum at mann ikki fer fer virkað og tað hevur ikki verið nøktandi atso vistú okur ikki hava havt so fantastiskar góð starvsfólk sum hava simplen gjørt manngarð rundan um ja bæði okkara eldri og sjúkrahús og sovíðari so vóru okur ikki í hesi støðuni testkapasiteturin test teimun sum hava verið og tann mátin sum mann hevur skipað seg lukka av tá tú verið neyðugt og so víðari atso tú tú hevur verið ótrúliga krevjandi vil eg siga men men rós
til øll tey starvsfólki sum hava hava virkað á økinum
og so er tað brandur sandoy gerst væl ja takk fyri harra formaður tað er nógv sum bendir á at vit eru øgiliga nær eina yvirtøku av hesum hesum málsøkinum tí at kanska tann sum var allarmest positivur til hoyringarnar tað var landsstýrismaðurin hjá hjá sambandflokkinum sum sum segði at at vit vóru fyrr so vit klár púra klár til at taka yvir eftir øki og eisini tað at vit manglaðu nøkur amboð til at fáa sett nakrar begrenslingar og verks kanska ikki vit hava brúk fyri tí hesum ferð viðvíkjandi koronan møguliga fáa vit ikki brúk fyri tí men tað kunnu koma aðrar støður har sum vit hava møguleika ella hava tørv á at simplum tann lukka fyri ferðsluni til føroyar soleiðis at eitt ella annað ikki kemur tað hava vit ikki tað tað hava vit ikki tað og tað mugu vit fáa so ella so eitt amboð til at stýra millum annað epidemium og og annað so hetta hetta eru
hetta er nær at hendan yvirtøkan tey
annikaja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingarnar eg havi fylgt við eisini nú í í kjakinum um eitt nýtti heilsustýri hvat eg haldi er øgiliga skilagott og og vendir absolutt tann rættan vegin men eg haldi ikki at tað gevur ordiliga meining visti mann ikki yvirtekur landslæknaembati sum jú er ein nokk so sentralur partur av tí at hava føroyskt heilsustýri so so eg eg vil siga tað at atihetta skal kanska mýkjast aið lítiðt sindur meira so so trúgvi eg eisini at okur fáa eitt samt løgting sum sum tekur undir við tí tí at okur kunna ikki koma í tar støðuna aftur sumsum okur frá tíð til aðra hava verið í kanska serliga um landavørkinið hjá okum at okur ikki fáa regulerað tey nóg neyvt soleiðis at okur ikki koma í hesa støðuna okur hava bart smittðeina niður tríggjar ferð og tríggjar ferði er hon s opuleysi samfelagnir ogog tað er tí at hon er komin um
takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er enda so fara vit at atkvøða og tað er sleiðis eg haldi ati hvussu so er kristina háfoss mælti til at boina hetta málið aftur í nevnd tað mugu vit fyrst ella skulu vit fyrst atkvøða

so vit fara nú at um eina lítla løtu tá ið vit hava fingið tað inn í skipanirnhir at atkvøða um at

skuldi tað farið at nærkast at vit sleppa at atkvøða vit atkvøða nú um at beina hetta málið løgtingsmál nummar átta aftur í nevndger sovælja

og tað er soleiðis atmálið verður ikki beint aftur í nevnd har eru átta atkvøður fyri fimtan ímóti og sjey eru blankað so málið verður ikki beint aftur í nevnd men vit fara nú at atkvøða um málið soleiðis sum tað hava lagt fram tað er einki broytingaruppskot vit atkvøða

vit eri liðug t atkvøða málið í fallið tað er átta atkvøður fyri tveyogtjúgu ímóti so nú er hetta so er hetta málið falli og sostatt avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit ta seinastu aðru viðgerðina sum er í dag ella seinasta máli sum er á skrá í dag tað er onnur viðgerð av løgtsmáli nummar sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um felags foreldramyndugleika fyri bæði foreldur hvør biður um orðið fyrst er tað erhard joensen sum fær orðið
ger so vælja harra formaður tað er tað er málið sum bjarni hammer hevur lagt fram tað er løgtingsmál nummar sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um felags foreldramyndugleika fyri bæði foreldur nevndin hevur viðgjørt málið á fundi triðja ogfýraogtjúgunda novembur undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri barnaverndarstovuna felagið barnarættindi landsfelagið børn samvera martin dvanberg lgbt landsstýrismannin í heilsumálum kali holm johannesen saman við gygni og landsstýriskvinnuna í almannamálum elsbet mersedis dóttir saman við familju fyrisitingini undir viðgerðini hevur nevndin so býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar meirilutin sum eru uni rasmussen johan eli poulsen rósa samunsen erhard joensen heldur at tá tað snýr seg um foreldramyndugleika er tað avgerandi týdningi at tørv
hjá giftum hjúnum er felags foreldramyndugleiki niðan hjá sambúgvandi ógiftum ella hvat øðrum lígshættumviðvíkur ella har mamman og pápin ikki liva ella hava livað saman er støðan ein onnur tað kunnu vera sera nógv og fjølbroytt viðurskifti ið kunnu hava ávirkan á hvørt felags foreldramyndugleiki er tað rætta meirilutin heldur at í teimum førum har ógift foreldur bæði persónliga og sosialt verða mett at kunna røkja uppgávuna í sáttí semji og tá ið tað verður mett at tæna barninum best eiga tey sum útgangsstøði at hava felags foreldramyndugleika tó er tað ymisk viðurskiftir har ið har tað kanska ikki verður mett at tað er til barnsins besta við felags myndugleika til dømis tá talan er um stóra ósemju ímillum foreldur ið verður mett at kunna skaða barnið ella um talan er um til dømis neyðtøku í føri til barnsburði tann danska lóggávan hevur innført eitt sokallað avtaluprinsipp í avgerðum um felags foreldamyndugleika hjá ógiftum og at bæði foreldrini hava ábyrgd av at barnið hevur samveri við ta foreldri sum ikki hevur foreldramyndugleika hetta er ikki galdandi í føroyum her kann rætturin døma foreldramyndugleikan til annað av foreldrunum og taka avgerð um samveru um rætturin metir at hetta er til barnsins besta meirilutin ásannar at familjurættarliga støðan hvat viðvíkur foreldramyndugleika kann verða samansett og trupul at taka støðu til landsstýrismaðurin í almannamálum hevur upplýst fyri nevndini at hon arbeiðir við lógaruppskotið um foreldramyndugleika og at lógaruppskotið verður klárt at leggja fyri tingið komandi ár tað vil altso siga um stutta tíð meirilutin ynskir tíð at geva lansstýrismanninum ta tíð ið er neyðug til at fyrireika og lýsa málið gjylla áðrenn uppskotið verður lagt fyri tingið tískil fer meirilutin ikki at taka undir við hesum málinum meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið

tað er eingin ivi um at hetta her málið fyllir nógv hjá

okur hava havt hoyrinspartar inni millum annað umboð fyri pápar sum ynskja at fáa felags foreldramyndugleika okur hava hoyrt nógvar søgur um um og og støður um hvat ið er galdandi galdandi praksis í dag

eg haldi at tað sum hevur gjørt størst inntrykk tað er at øll somul óðansæð hvar tey hava verið frá frá í hvørjum sambandi so so nevna øll somul hetta her at tað skal vera barnið sum er i fokus altíð tað er trivnaðurin og møguleikarnir hjá barninum fyri at menna seg og virka og trívast ið skulu setast fremst tá ið tað snýr seg um hvussu støðan viðvíkjandi foreldramyndugleika verður avgjørd

tað eru ikki øll sum eru alts tað kunnu tær tær støðurnar sum eg serliga hugsi um tað er at um so er at foreldur til dømis eri ósamd um

nøkur grund til at útseta barnið fyri tann møguleikan at henda her ósemjan kemur at halda áfram og vera ein viðvirkandi orsøk til at barnið ikki hevur optimalar møguleikar fyri at trívast tað kann vera harðskapur tað kann vera sosial viðurskiftir sum gera seg galdandi tað kunnu vera nógv ting sum gera tað at tað ikki automatiskt skal vera ein felags foreldramyndugleiki men sambandsflokkurin er púra samdur um at hjá ógiftum

um tað er semja ímillum tey og øll viðurskiftir tala fyri at barnið hevur optimalar møguleikar fyri at trívast og mennast upp á allar mátar so er mann í útgangspunktunum púra tryggur í at tað skal vera fyri tey felags foreldramyndugleiki óansæð um teir eru eru ógift ella hvønn samlígsform tey hava tað er faktisk manna rættindir sum sum kur okur meta eru

eg haldi ikki at okur skula líkasum fara og og ella tað er eingin grund til at at taka hetta her uppskotið og siga ann at okur arbeiða fyrri felags ella myndugleika hetta er so komplekst hetta økið tað eru so nógv viðurskiftir ið mann skal taka hendsin til at tað má gerast eitt gott og grundligt arbeiði úti í

áðrenn ein sovorðin lóg verður borin niðan í tingi
fyrst rósa samuelsen ger so væl takk fyriha formaður tað er eingin loyna at tað er ynski hjá sambandsflokkin at vit skulu styrkja um møguleikan hjá børnum at hava rætt til bæði síni foreldur men eg havi skilt at tað eru nøkur sum halda at við at hetta málið verður felt so missa ella so fáaso fáar fáa pápan ikisnøku rættindi men heta er eitt uppskot til samtyktar sum er ein áheitan til landsstýrið um at gera eitt arbeiði seg haldi tað er nokk so viktigt at fólk vita tað at sjálvtum hetta her uppskot ikki verður stemma ígjøgnum í dag soella vist tað bleiv stemmað ígjøgnum so hevi tað ikki broytt nakað sum helst støðuna sum hon er í dag tað skal eitt lógaruppskot og ikkieitt uppskot til samtyktar sum skal samtykkjast bara fáa soleis at fólk skili tað at
tað er soleiðis hang saman
takk fyri ger so væl erhard joensen ja takk fyri hara formaður nemiliga tað er tað er viktigt at pointera at hetta her uppskotið í sær sjálvum ikki broytir nakað sum helst støðu hjá nøkrum hetta ereitt uppskot til samtyktar og tað merkir bara tað at tingið skal heita á landsstýrismannum í avvarandi málum um at fara og arbeiða við hesum her við hesum her sum verður samtykt vist tað eventuelt verður samtykt men okur vita nú at landssýriskvinnan longu er farin í holt við hettar arbeiði og eg havi hoyrt um at tað eru tað eru fólk úti í samfelagnum sum eru ella sum halda tað at við at fella hetta her uppskoti so hjá kom okur at at at at at sinka hesa her prosessuna sum er í gongd viðvíkjandi broyting í í foreldramyndugleikaviðurskiftunum men tað hendan lógin hevur onga sum helst ávirkan á tað um ot verður samtykt ella ikki samtykt tí tað verður arbeitt við málinum og og hetta er sum sagt ikki eitt lógaruppskot hellar
ereit uppskot til samtyktar takk fyri hara formaður
takk fyri so er tað brandur sandoy sum er ein viðmerking gert so væl ja tað er tað er gott at hoyra frá frá meirilutanum í trýnaðarnevndini at landsstýriskvinnan er í ferð við at arbeiða við hesum málunum tí at nemliga hetta málið fyllir øgiliga nógv hjá eini stóru parti av av befálkninginum í føroyum tí at tað eru øgiliga nógv sum eru íðils í støðuni í dag serliga nógvar pápar sum eru komnir ja eg skal ikki siga komnir illa fyri men í øllum førum ikki hava tey rættindir sum teir kanska burdu men tá ið vit nú arbeiða við hesum her so skal mann eisini minnast til at við rættindu fylgja all sínum skyldir og tá er eingin ivi um at at tann parturin sum pápar millum annað nakrir betalir tað til uppfostaranum av einum barni er forholdsvísi lítil og fer mann inn á felagsforeldrarmyndugleika so sigur tað seg sjálvt at tá ið tú fær

takk fyri ger so væl erhard joensen takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina brandi samdur eg haldi t tað er øgiliga týdningarmikið ja hetta e eitt týdningarmikið mál hetta rakar rættiliga nógv fólk tað er soleiðis í í dag at at nógv fólk velja at liva ógift og tað inniber so tað at ati tað er mamman sum sumí allarallarflestu førum hevur foreldra myndugleikan men ja tað er viktigt at poðentera eisini at at tað at tú fær ein einein myndugleika viðvíkjandi barninum so fylgja nakar skyldu við meni eg haldi at óansæð hvussu mann hvussu mann hyggur eftir hesum her málinum so skal tað altíð vera tað skal altíð vera barnið sum kemur fremst og tað má tað mugu viðkomandi partar so innrætta seg eftir
takk fyri har fáa bara takk fyri so er tað bjørt
samulsen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri útgávusstøðið má vera at mammur og pápar ella tvey sum fáa eitt barn saman at bæði hava líka góðan rætt til sítt barn og barnið hevur líka góðan rætt til bæði foreldur uttan mun til hvørji tað eru sum fáa børn saman um tey eru gift ella ikki gift um tey eru samkynd ella ikki samkynd um tey eru visu tey eru at meta sum foreldur hjá hesum barninum sum mugu má barnið hava rætt til bæði foreldur og tað er eingin ivi um at sum støðan er í dag hóast mann kann gera øgiliga gott býti g mann kann gera felagsforeldramyndugleika so er tað iiso er tað skeivt altso tað tað tað er ikki javnsett tá ið annars foreldri sleppur at bestemma um mann kann hava felagsforeldramyndugleika so eg ætlaði at spyrja tingmannin um tey vita eitt sindur meira um ta lóggávuna sum lansstýriskvinnan ætlar at koma við tí at sum eg skilji tað so ætlar mann ikki at bara uttan víðari at staðfesta javnsetan foreldramyndugleika men tað kann vera tingmaðurin veit eitt sindur

takk fyri ger so væl erhard joensen takk fyri hara formaður og takk fyri ein ein viðkomandi spurning bjørt samelsen ø eg eri púra einigur við bjørt samuelsen í at prinsipielt so skal so skal tað verða felags foreldramyndugleiki yvir altso hjá ógiftum so fremst tað er til barnsins besta tað er nummar eitt alt annað kemur faktisk í í aðru røð men eg eri tíverri noyddur til at siga at eg kenni ikki til tað sum landsstýriskvinnan arbeiðir við í hesum her málinum tíverri s so havi eg ikki ikki kendska til
takk fyri takk fyri so er tað bjarni
bjrjihammer sum eina viðmerking ger sovæl ja takk fyri harra formaður ja sum eg skilji landsstýriskvinnuni eisini so er tað ikki tað men tað sum hett her málið snýr seg um tað snýr seg um sum útgangsstøði har sum okur hava ein ein konu og eitn mann sum fáa barn tey eru góður hvønn annan tað er gott nok ikki gift at so er útgangsstøði at so fáa tey felags foreldramynduleika sínum barni mann kann altíð finna ekstremir sjálvur vaad onkur segði neyðtøku og onkur segði hetta onkur segði hatta tað eru tey fái heilt heilt fái útgangsstøði er at tvey sum eru altíð í lagi el fáa barn fáa foreldrarmyndugleika tað er ikki tað sum er í dag yvirhøvur og sum eg skilji so er tað heldur ikki tað sum landsýrskinnan ætlar ha man skal fara inn og meta páparnir frá hvørjum einstøkum føri og hvør vil gera tað tá ð mann situr úti áí landsjúkrahúsinum egr gleðist um váð nýggja barninumm
fyri at koma
takk fyri ger so væl erard joensen takk fyri harar formaður eg eri púra samdur við bjarna hammer segði tað soleiðis at tá ið tvey fáa eitt barn saman eru góð og altíð fínt so skuldi havt felags foreldramynnunleikam sjálvandi skulu tey tað eg eru púra einigur men tá ið tú skalt til at gera eina lóggávu so skalt tú taka hædd fyri øðrum tingum enn akkurát hattar og tað er tað sum lóggávan skal tryggja og tað er tí eg sigi at har eru altso nøkur ting sum mann má taka hendsin til men prinsipielt soleiðis sum bjarni hammer akkurát nú legði tað út og soleiðis sum eg sjálvur havi havt í mínari talu so er tað prinsipielt felags foreldramyndugleiki um so er at tað er til barnsinsbesta og tað ru sátt og semji ímillum foreldur sum kunnu einast so er eingin trupulleiki frá sambandsfloksins síðu viðvíkjandi felags foreldramyndugleika
takk fyri takk fyri so er tað aksel v johannesen sum hevur orðið
ger so væl ja takk fyri hara formaður hetað er onnur viðgerð av einum uppskoti til samtyktar sum bjarni hammer hevur lagt fyri løgtingið so snýr seg um felags foreldramyndugleikan og trivnaðarnevndin hevur dóilt tið seg upp í ein meiriluta sum mælir til at fella uppskotið vísandi tlat landsrskvinnan arbeiðir við tí og so tveir minnilutar tánn eini minnilutin er umboðngin tjóðveldi sum kom hava eitt broytingaruppskot og annars taka annars taka undir uppskotinum og so eg sjálvur sum e einsamalli minniluti sum mælir til at løgtingið í samtykgis uppskotið við hesum viðmerkingum øein annar minniluti eg sjálvur heldur at tað snýr seg um foreldratá tá tað snýr seg um foreldramyndugleika er tað avgerandi týdningi at tørvurin hjá barninum at trívast verður settir fremst sum oftast er tað best fyri barnið at bæði foreldrini eru um barnið tí eigur útgangsstøði at vera felags foreldramyndugleiki men tað kunnu vera ymisk viðurskifti til dømis at eina freldri als ikki egnað sum foreldur harðskapur ella at ósemjaminldlum foreldrini er so miki stór at felags foreldramyndugleiki er til skaða fyri barnið tað eigur ein lóg um foreldramyndugleika eisini at taka hædd fyri tað er av stórum týdningi at lógin ikki elvir til mistrivnað hjá barninum hesin eigur sjálvsagt hædd at takast fyri tá mann fer undir at lóggeva so týdningarmiklum málsøki við hesum viðmerkingum tekur hesin minnilutin altso eg sjálvur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot tað er nokk eingin ivi um út frá ti hoyringum sum hav verið nú hava nógvir til hoyringarhis málinum at tey allar llarallarflestu sum vóru til hoyringar halda útgavðsstøði sjálvandi eigur at vera felagsforeldrar myndugleiki og tað er tað besta fyri barnið hí sambandi við við tá tað er felagsforeldrarmyndugleiki og foreldrini fara frá hvørjm øðrum ella annar ynskir at ta ska vera eisins skal hava foreldramyndugleika so er tað rímiliga einfald skipan tí vit hava ein rættarskipan sum tekur støðu til hvat er best fyri barnið og har kann rætturin døma um mann hevur ta skipanina felags foreldramyndugleika um tað er tað besta er tað okr heilt serlig viðurskiftir kal han døma okkurt annað tað haldi partarnir hava álit á so veru til hoyringar at tað virkar avberai kir kanst it sidur meira tá ið barnið kemur til verðuna tí í dag er støðan tann at eg foreldrini ikki gift sjálvt um teir liva saman so er útgangsstøði ati so er útgaðstøði ikki fyr elags foreldrarmyndugleiki uttan mann biður um tað o tað kasvar har avbjóðingin er at mankskal venda tar høvdið at útgangsstøði er felags foreldramyndugleiki men so kann tað vera heilt serligar umstøður sum gera tað at tað er ikkis rætt at gera á tann hátt øh vildi eg mett at lóggávan skal skal verða bygd upp men so eisin taka hatt fyri at tað eru støður har tað heilt einbaddi ikki ber til tað kann vera harðskapur á ymisk slag og tað kann vera onkur nevndi neyðtøka at barnið kemur til verðina á tí nakan hátt og so framvegis tá útganststøði er nokk tað besta besta fyri barnið av bæði foreldrini eru um barnið og bæði foreldrini hava foreldramyllum

bjarni hammer sum herv eina viðmerking ger so vælja takkyhara formaður tað er nemliga tað sum aksel johannesen er inni á tað snýr seg um at útgangsstøði tá mann barnið verður borið heim so fáa foreldrini felags frá foreldramyndugleika av sínum egna barni og er tað nakað heilt serliga støður jamin so skal tað vera sjálvandi tann samfelagið sum lofta tí og ger tað sum er neyðugt men sum útgangsstøði snýr heta seg um at heita landsstýriskvinnuna at hon tekur tað við at tá ið barnið verður borið heim so er mamman og pápin fáa tey foreldramynduleikan á sínum egna barni líkamikið sum tað er gift ella ógift takkfyrhara formaður
takk fyri
ger so væl aksel vini johannesen ja har eru eg og uppskotsetarin jarni hammer samdir um útgangsstøðið í lóggávuni sjálvandi við nøkrum undantøkum sum mann altíð kann diskutera nær er tað óheppið við at felagsroyndarbóleika ella heilt heilt heilt heilt einbælt ikki vera til í praksis tí at ósemjan er so mjútt stór at tað ikki letur seg gera men útastøðið má vera hatta
takk fyri so er tað bjarni hammer sum hevur orðið
eg sjávni takkað nevndini fyri at fyri ta viðgerð sum hevur verið á hesum málinum tað hevur gjørt eitt tað heva verið nógvar innkallingar og tað hevurur nógv gjørt nógv burturúr tí báði í báði tinginum í nevndini hev tað hvur eisini gjørt útiuvnkring í samfelagnum tað sum er eg kann líka rættleiða s onkur í samgonguni sum bar fram í áðni at hetta her uppskotið broytir einki hetta hevur einki við nakað sum helst a gera tí tað ikk er eitt lógaruppskot tað passar ikki heilt hetta er at uppskot til samtyktar sum vilstu hava samtykt so skal landsstýriskvinnan fylgja tað sum hetta her uppskotið sigur og arbeiði út frá tí og tað var at foreldur sum fáa barn skuldu hava felags foreldramyndugleika sum útgangsstøði og var hetta her samtykt jamen so skal landsstýriskvinnan arbeiða út frá tí hon kann ikki síggja burtur frá tí

til at fara aftur til málið ella aftur til hetta her álitið so kann eg taka nøkrur partar úr her j har má eg siga at eg haldi at tað er kanska ein sum eg borið fram kanska ein misskiljing i hvussu mann roynir ein grundgeva fyri at hetta her ikki skal fara ígjøgnum tí at við at lesa hann partar úr álitinum so so so vísir meirilutin á millum annað at tað kann vera sera nógv og fjølbroytt viðurskifti ið kunna hava ávirkan á hvørt felagsmyndugleiki er tað rætta so fara tey til nøkur man kann kalla fyri ekstremd tilfeldi í álitinum um tað eru stórar semjur foreldrina millum kann tað skaða barnið er talan um harðskap er talan um neyðtøku og so víðari og so endar teð eisini við at ta tað víðvíkir foreldramynduleikan kandan verða samansett kann tað verða trupult at taka støðu til hvat er tað trupul at taka støðu til við se ein mamma og ein pápi ella kona maður fáa barn saman er tað trupult so at avgera hvør hevur foreldramyndugleikanum á hesum barninum hvat er trupult við tí okur hava eina mammu sum eigur tað og em pápa sum eigur dag skula bæði tveyogtju hava foreldramyndugleika sínum egna barni tá tað verður borið heim sum útgangsstøði um tað henda nøkur ting í framtíðini sum kanska gera at tað verða ein stór ósemja ella tað verða nøkur heilt serlig keðilig viðurskiftir sum okur ikki vita tað kunu kur ikki vita áðrenn barnið verður borið heim tað eru kanska nøkur heilt fá tilføldur at tað heldur ikki ber til at geva foreldrarmyndugleika tá ið tað verður borið heim men tað er eingin ivi um tey fáu tilfeldini sum eru tí eg haldi hetta er ein ein stór misskiljing at at meirilutin í samgonguni ber fram at grundin til at mann ikki skal hyggi eftir foreldramyndugleikanum felags nú tí at tað kann koma nakrar alvorligar hendingar sum neyðtøka sum harðskapur og sovíðari útgangsstøðið er ikki tað tað er bara gleði og einki annað kann ongantíð vera útgangsstøði síðani verður eisini víst á at at landsstýriskvinnan hevur upplýst at hon arbeiðir við einum lógaruppskoti og tær skilja at at landsstýriskvinnan eisini ger og tað er gott og og eg haldi at tað sum eg havi fylgt við so so trúgvi eg at hon fer at taka okkurt av hesum her til sín tað er meg vón og tað vil eg so eisini venda aftur til enharra formaður og tað er eisini ein minniluti í í hesum her minniluti sum umboðar tjóðveldið sum hevur í teirra áliti har vísa teg á at tað eru nøkur ting sum ann sjávandi ikki kann vera ósamdur við millum annað at tað er neyðugt gennai generellari dagføring eingin kann er ímóti tí og tað er eisini tørvur á okkara egnu lóggávu har tað verður lagt til føroysk viðurskifti og tí tørvinum sum er ug mann ikki kopiera tað frá øðrum londum sjálvandi kann eingin vera ósamdur í tí vis sttaka ein hjálpa uppáti aksevel johannesen hevur eisini nakr viðmerkingar sum hann bar fram men har er eisini tann grundreglan sum sigur útgangsstøði er at mamman og pápin fáa felags foreldrar myndugleikar tá barnið tað er tað sum málið snýr seg um og tað er tað okur halda at eittlannastað mann gloymir mann fer og dyrkar nakrar ósemjur sum kanska slettiski er til sum útgangsstøði okur kunnu ikki byggja samfelag upp á møguliga koma ósemjur møguliga koma ósemjur altso fyrverandi løgmaður og verandi løgmaður hava staðið úti føðistøðuni og prísasjóvandi a børn varða borin heim samstundis kann mann ikki siga at í flestu førum gott at okur eru trý túsund føroyingar men páparnir skuldu ikki hava foreldramyndugleika sínum egna barni tí tað skulja teir bara ikki

og tað sum tað sum mann ofta kann vísa á í hesum her tað er tað at tað sum eg eitt sindur trupult at skilja sjálvur haldi eg sjálvt um tað ereitt uppskot til samtyktar tað er tað at øll øll politikarar og í samfelagnum í dag næstan tú hoyrirt dag og dagliga um at berjast fyri líka rættindi í føroyska samfelagnum

og so víðari líka alt skal vera geri nakað líka okurt at javnstilla øll her í føroyum og tað er eisini í ordan okur noyða kunnu ikki liva í einum samfelagi sum skal gera mun á føroyingum men tað okur snakkað um nakað sum so grundleggjandi sum at fáa foreldramyndugleika á sínum egna n altso okur snakka um at sínum egna barni so sigur mann í dag su sigur samfelagið føroyum í dag tú skalt ikki fáa foreldramyndugleikan á tínum egna barni uttan at ein annar partur aktivt fer inn og loyvir tær at fáa foreldrarmyndugleikan á tínum egna barni sjálvt um tú hevur tú passað barnið tú hevur skyldirnar sum fylgja við og tær plyktirnar og tað ber ikki til onkur hevur kanska skemtan mann hoyrir kanska skemt í krókunum um at bassagrat hetta er nakað sum kvinnurnar eiga fyri seg sjálvan tað fari og iki at geva frá okkum tað hevur einki takin at gera eg eri fullkomina samdur við øllum her tinginum sum siga sjálvandi eta barnið fyrst tað dragar iskk un trivnaðin hjá barninum men áðrenn barnið er borði heim so ganga tey flestu foreldrini ella sum komandi foreldur út frá at tá ið eg fái mítt barn altso havi eg eisini foreldramyndugleikar atur eg sjálvur hugsaði ikki yvir tað tá ið eg fekk mum fyrsta barn yvirhøvur at at eg hevði sletki foreldramyndugleikan á børnunum hjá mær í í langa tíð áðrenn mann blev giftur men so skal mnn siga hví skal mann so fara til mammuna og og og biðja hana kann eg sleppa at fáa foreldramyndugleikan á mítn egna barni uttan yvir flestu førum so verður tað eisini líka tað e eingin ivi um tað familjufyrisitingin að kann eg upplýsa millum annað familjuja familjufyri sum bleiv yvirtikin á føroyska hendur seinasta seti og tað hevur gjørt eina stóra broyting stóra jaliga broyting har sum í staðin fyri tú verður biðin at koma a politisína biðin at koma á politisín skriva undir at tú eigur barnið og einki um heira feri út so tekur familjufyrisitingin og kunnað teg um nøkur rættindi sum tú hevur tað hevur so gjørt tað at næstan tretivu prosent av ógiftum pørum sum hava fingið børn hava so skrivað beinanvegin fingið skrivað undir upp á at sjálvandi skal pápin hava foreldramyndugleika á sínum egna barni sum eg havi sum hon hevur saman veg honum og tað eru tey tingini sum okur alt ikki munnu gloyma tí at tá ið tú snakkað um ai berjis fyri rættindum altso í tvey túsund og einogtjúgu skal mann berjast fyri rættindum til sítt egna barn eingin ósemja kanska er tað neyðugt tað er harlagt sum ketan dettur eitt sindur av haldi eg ogí legði heta uppskoti fram í einari vón ikki sum a lógarupskot tí tað eigur landstýrið at koma við men øllum førum grundleggjandi við tí áheitanun á landsstýriskvinnuna um at tú noyðist at taka við í einum komandi lógaruppskoti at útgangsstøði er felags foreldrarmyndugleikar til bæði foreldur til bæði foreldur og so kann mann altíð finna finna upp á nakrar grundgevingar fyri hví tað ikki skal vera í komandi tíðum men útgangsstøði má vera felags foreldramyndugleika til bæði foreldur tað eru nokk av dømum keðiligum dømi longur nú sum kanska slettikki hevði verið til staðar vist t hevði verið felags for eldlingi frá føðing av ttað er nokk sum ikki sæð børnini hjá sær í áravís teir vita øll av og tí er mín síðsta inniliga áheitan aftur á landsstýriskvinnuna sum tíverri ikki færi verið til staðar av av ókendum grundum tað er at gloym ikki at byggja títt lógaruppskot at tú hevur felags foreldramyndugleika fyri mammuna og fyri pápan fyri bæði foreldur tá ið barn hevrður borið heim tí tað er altíð lætt at finna okkurt heilt keðiligt tí eg havi hoyrt eg trúgvi eg hopini ikki at tað sum landsýrskvinnan arbeiðir við er ikki tað útgangsstøði er at tað skal finnast eitt bústaðarfforeldur og eitt samveruforeldur og tað sigur so tað at tann sum fer samveruna við barninum nei bústaðarskyldina hjá barninum fer øll rættindini meðan hin parturin fer ikki tey somu rættindini yvirhøvur tí vil eg takka fyri viðgerðina og vil inniliga heita á at landstýriskvinnan kemur og fer felags foreldlinga til bæði foreldur sum útgangsstøði sum útgangsstøði og tað vil altíð vera tann nógvtan
størsti parturin takk fyri mær takk fyri so er tað erhærdiliga
joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl jatakk fyriharar formaður øeg haldi at jr bjarni hammer sera lítiðsindur trúll á aljósum degi tað er tað skal nokk eg trúgvi øll inni her har sum viðurskiftini tala fyri tí og hvar mammur og pápar altso ógift sum eru eru ja hava eitt normalt forhold til hvønn annan sjálvandi verður tað útgangsstøði sjálvandi verður tað útgangsstøði at tað verður felags foreldramyndugleiki tað skal tað vera men tá ið tú ger eina generella lóggávu sum handlar um foreldramynduleika so er tað noyddr til meðan ella tá ið tú ger hesa her lóggávuna at innbyggja tey tingini sum okur ávísa í millum annað álitinum ikki bara okur men men eisini minnilutarnir hvar ið tú er noyddur at taka inn
kanska
takk fyri ger so væl bjarniammja takk fyri og takk fyri takk fyri spurninginum ella kunningina vónandi vónandi verður tað kemur tað rætta rætta vegin erhard joensen men okur mua minnast til hetta her er syðstu ferð at hesin her spurningurin koma upp at venda eg kaldi eg kann minnast øllum før um eini tjúgu ora aftur at her er komin við jøvnum millumbili upp at venda øgiliga nógvar samgongar ikkivilja rørt tað tí tað hevur skapt eitt annað ósemju inni iinnanhøsis men tað er tað hevur ikki verið sjálvandi tí vur verið so oftani upp at venda ár sum sagt sum erhard joensen vísir á so so skal mann líka kanna um flaktiskta fløstu fárin er pápin egnaður í settu semjur hvør skalt fara inn hvør skalt møta upp skal familjufyrisøingin møta upp úti á føðistovuni og líka kanna kanska pápan ella kanska mammuna um skalt tú fáa foreldramyndugleikarn framtíðini á sínum barni ella ikki tú kommunnuan síggja tað at hetta er einki serligt er hent í nógv ár mín eg havi mín legga seti kanska mína vóna eisini erhard joensen at hann vil kanska skumpa undir inni í samgonguni um hann vildi tað men tað eri ikki hent áðrenn so tað tað um tað fer at henda tað vóni eg og hopi eg men sjálvandi ann an vera skeptiskur tá ið tey verðu up at venda í nógv harans ár og enn erta ikki broytt uttan nógvar ólukkuligar søgur har sum pápar sum oftast ikki bara hava sæð síni børn tíggju ár fimtan ár og so vað se givið upp til enda tí tað er ein
kampur sum er trupul at vinna takk fyri takk fyri so er tað rósa
melsenvimerking gersovæltakk fyri hara formaður tað e eingin ivi í at útgangsstøði eigur at vera har tað ber til at tað er felags foreldramyndugleiki tá ið barnið verður føtt og eisini um so er at foreldurni fara frá hvørjum øðrum og eg vil eisini siga at fara vit ein ein vinkul sum il ikki hava kanska tosað so nógv um tað er tað vis í annað av foreldrunum fellur frá fellur mamman frá hvør eigur so barnið aðrastaðni veit eg at mann ger tesamentir sínámillum tá mann ikki giftir men sambúgvandi at mann ger testamenti uppá hvør hevur barnið um so er at mamman fellur frá so tað eru øgiliga nógvir tættir sum taka seg inn í hesi viðurskiftini men ta ereinki ivast í at vit vilja berjast fyri at rættindini skulu vera fyri bæði foreldrini ella barnið skal hava rætt til

takfyri gersovætakk fyri harra formaður ja eg samdur við rósa sjálvandi eiga tíløk rættirhintina at fylgja við ogrósa samelsen vísir so ein heilt serligan vissu nú annað foreldri fellur frá til dømis mamman og lat okkum siga at mamman tey er ikki gift og mamman hevur sum tað er nú ein hevur fullan foreldramyndleika sínum barni vissu nú sum mamman fellur frá sum nevni rósa samelsen nakað sum er heilt altso ikki frá rósi men sum vísa hvussu heilt heilt óalmindiliga forkert samfelagið eg skrivaði saman hvør skal so hava barnið tað er ikki ein automatiskt sjálvfylgja at pápan fetað so sjálvt um kanska væl fungerandi men ta farhan frá hvørjum øðrum ein lægari orsøk hon fellur frá hvør skal hava barnið eg snakkaði við familjufyrikingina um tað og tað er ikkiein lettur spurningur tað kann gott blíva omman ella abbin tann gott blíva gubbur or gummur slett ikki sikkurt av biologiski pápin á barninum fer sítt egna barn otað er ikki í lagi

ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi at mann kann siga at tæir flestu hoyringarnar eisini av hesum málinum vísti at fólk eru nokk so samd um tað prinsippið við at felags foreldramyndugleiki eru galdandi og eg veit heldur ikki um um mann man ikki ella møguleikin er í hvørfall eisini til staðar í dag hjá øllum pørum at fáa tað gjørt tað er ikki soleiðis at mann ikki kann fáa felags foreldrarmyndugleika men mann skal aktivt biðjað um tað og tað er tað sum eg síggi hetta her uppskotið broytir uppá at tað verða sjálvfylgjað altso at man bara er mann bara fær tað familjurætturin er yvirtikin tað er gott og tað er neyðugt og nú byrja okur ati viðgera úlla hesi her truplu málini sum hoyra til tað økið hetta e eitt stórt o týdningarmikið mál sum hevur við felags foreldramyndugleika at gera tí tað er heldur eingin ivið um tað at støðan í dag er ikki nøktandi og tað er eisini tørvur á at gera dagføraingar á lógini tað eru nógvir pápar sum hava forbeikar rættarstøður tað er eisini onkrar bammur tað er eisini børn sum mann kann siga líða báði vegna væntandi samveru men kanska eisini vegna samveru so heta e eit øgiliga komplekskt mál og tí haldi atí nevndini hevur tað eisini verið eitt mál sum verðu øgiliga spennandi at viðgera men eg haldi tað verðu elataðer eitt trupult mál eg sjálv og hervórður polsdóttir hava okra álit og eisini okra broytingaruppskot siri stenberg og hevur polsdóttir meta at stóru tørvur á at fáa gjørt nýggja foreldramyndugleikalóg tað er neyðugt við eini generellari dagføring av økinum sum byggir á at hætt fyrst og fremst verður tikin fyri tørvunum hjá barninum og sum eisini tryggjar barninum rætt til bæði foreldur nú tá ið málsøki er á føroyskum hondum er eisini ein møguleiki til staðar at gera eina heilt nýggja føroyska lóggávu á økinum og minnilutin heitir á landsstýriskonuna um at taka allar flokkar við í arbeiði at gera nýggja foreldramyndugleikalóg og tað skal virkliga vera ein staðiliga áheitan tí eg haldi hetta er so tungt mál at mann noyðist næstan at mann má hava ll øll við og fáa gjørt semjur áðrenn tað kemur í tingi harafturat mælir minnilutin til at foreldramyndugleikalóginaí øllum norðralondunum verða tiknar við sum íblástur til arbeiðið som okur líkasum kunna taka tað besta burturúr sum okur halda er rætt til føroysk viðurskiftir ogtað e eitt stórt arbeiði og eg haldi eisini hoyringini víst á at tað er neyðugt eisini at gera serliga skipanir har sum tað eru stórar konflyktir í minnilutin ser stóran tørv á at okur gera okra egnu lóggávu sum laga til føroysk viðurskiftir og tørv heldur enn at kopiera lógir beinleiðis úr øðrum londum og tí hav okur gjørt eitt broytingaruppskot sum ljóðar av løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um nýggja foreldramyndugleikalóg og í hesum t broytingaruppskotið so tekur minnilutin eisini undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað

ger so væl uni rasmussen takk fyri ja eg sum útgangsstøði so meini eg eisini at tað eigur at verða felags far damynduleiki nú veit ikki hvar bjarni hammer taevur upplýsingar sum ljóðar sum um at landsstýriskvinnan ikki ætlar at byggja á tað men tað eru mítt inntrúgv í hvussur at tað er ætlanin og at tað verður ein føroysk lóð ikki bara direkt umsett frá donskum men men gjørd til føroysk viðurskiftir so so tað líkist nógv tíð sum siru stenberg ella tann minnilutin sstemberg og hervør posdóttir heita á landsstýriskvinnuna um at gera so út frá tí so so trúgvi eg at tað verður eitt gott uppskot sum fer at koma allarhelst
í vár takk fyritakk
fyri ger so væl siri stenbergtakk fyri hara formaður og takk til uni rasmussen ja okur er púra samd eg havi eisini skilt tað soleiðis at í arbeiðinum hjá landsstýriskvonnuni verður tað tikið hædd fyri at mann mann eisini hyggur eftir hesum her partinum og at mann fer at gera eina nýggja føroyska lóg og ikki bara kopierar og tað haldi eg er øgiliga gott og eg vóni at okur verða tikin við upp á ráð og eg eg rokni við at hetta er eitt uppskot sum tekur nokk langa tíð at gera so eg loyvi mær ó ivast eitt sindur um tað kann koma í vár men men nakað av fyrireikingum er gjørt og nakað tilfar varð savnað saman so tað kann vera eg hopi tað men so skal tað vera øgiliga skjótt tí at freistirnar fara skjótt fyri vistu an skal hava langa hoyringarog sovorði men okur opa tað besta og tað skal vussur tað skal ikki tróta at okur skalat vera konstrukt
hevur tíð í arbeiðinum takk fyri so er tað annika olsen sum hevur orðið
ger sæja takk fyri harra formaður eg skal ikki leingja hetta orðaskiftið men tað sum fekk meg til at taka orðið var kanska meira heitið á málinum nú sum er til viðgerðar uppskotið til samtyktar og egentiliga eisini heitið á okkara egnu lóggávu foreldra myndugleikalóg ø málsøkið hevur verið á donskum hondum líka inntil undanfarna samgonga yvirtóku familjurættin hvat eg haldi var øgiliga gleðiligt men í hesum tíðarskeiðnum hevur mann eina ferðirnar broytt lóggávuna í tvey túsund og sjey tá var hon statvekk á donskum hondum tá fekk mann tí donsku foreldra myndugleikalógina og tað var akkurát tað skifti tá ið danir broytti sína lóggávu til foreldra ábyrgdarlóg tav i siga lógin tann danska lógin í dag eitur foreldra ábyrgdarlóg og tann føroyska eitur foreldra myndugleikalóg og tað hevur ein ótrúliga stóran týdning altso kan mann kallar eina sovorna lóggávu at hava myndugleika yvir ja sjálvandi hevur mann myndugleika yvir inntil barnið eír blivið átjan ár men mær dámar øgiliga væl at mann brúkar heitið foreldraábyrgdarlóg at mann hevur ábyrgd bæði mamman og pápin hevur ábyrgd av barninum tí tað er barnið sum er í fokus tið barnið og rætturin hjá barninum til bæði sína mammu og sín pápa so tað var kanska bara eitt sovrurt lítið ískoyti til til hetta kjakið at tað snýr seg egentilig um barnið og ábyrgdina yvir fyri barninum og rætturin hjá barninum at síggja bæði foreldur og heldur enn tað at mann alla tíðina sigur rætturin hjá pápanum rætturin hjá mammuni tað er í dengradrætturin hjá barninum og og tað hopi eg at tað er líkasum tann tann etiski vinklin man nú fer at leggja fyri dagin í teirri nýggju lóggávuni sum eftir øllum at døma verður smíða á føroyskum hondum at mann at mann leggur tannta linjuna heldur enn at mann líkasum eitt annaðstað liggur tað eitt sindur í í heitinum foreldramyndugleika lág sa særa kríggið millum mamman og pápan heldur enn at mann hevur fokus á á barninum tað var faktiskt meira tað eg hevði hug at leggja afturat hesum annars øgiliga áhugaverda kjakið og eg hopi eisini sum uppskotstillarineisini førur fram at hetta arbeiðið verður skjótt gjørt at landsstýriskvinnan hon arbeidðir skjótt við hesum málinum tí at tað er ótrúliga nógvar syrgiligar lagnur í tí føroyska samfelagnum har ofta barnið liggur í klemmi og tí haldi at tað er neyðugt at mann tekur hetta her upp til til viðgerðar og fer fer arbeiðt skjótt við hesum málinum og tað er eisini gott at bjarni hammer hevur lagt hetta málið fram á ting soleiðis at mann kann viðgera tað út frá teimum fortreytunum og tí álvara sum sum egentiliga liggur í hesu
stóra málið takk fyritakk fyri so er tað uni rasmussen sum hevur eina viðmerking ger so væl
sum eg havi skilt á henni so ætlar hon at arbeiða skjótt við hesum og hon hopaði upp á at tað bleiv í vár at tað bleiv lagt fram men sjálvandi skal hetta arbeiðast væl og virðiliga ígjøgnum so um tað so ikki verað í vár so kanska í heyst heldur í heyst og at tað er ordiliga gjørt enn at tað verðar í vár men men í ár tað trúgvi eg hvussur

takk fyri ger so væl annika olsen takk fyri eg ivist onga løtu í at landsstýrisklinan arbeiðir bæði skjótt og væl við sum málinum og og fer gjørt eina eina nøktandi lóggávu nú er tað kanska ikki tað tað sum eg vildi siga við við viðis røðuni tað var tað er tann etikin vinklum mann leggur til grund fyri lóggávuna at tað er barnið sum er í centrum og tað er tað sum eg hopi at verður líka sum essensurin í tí nýggju lóggávuni at mann hevur fokus á barnið heldur enn kanska bara foreldrini
tí barnið hevur rætt til bæði foreldur takk fyri so eru ty bjarni
sum hava eina viðmerking ger so væltakk fyri hara formaður er samdur við aniku olsen í tí at tað hevur skund so kann gott vera sum uni rasmussen bara fram tað skal takast hann tí tað tekur men tað eru nógv fólk sum bíða eftir at at at at umstøðurnar verða broyttar soleiðisat tey fáa betur sømdur og kanska síggja sína egnu børn aftur tað stendur í eisini í samgonguskjalinum at barnið skal hav rættr til bæði mammu sín og pápa sín tá mann má ikki gloyma otað er øgiliga umrundi at halda fast í tað og eitt annað sum eg sjálvur kann sigasst og sum onkur samgongulimir oftani eisini hevur sagt taðer tað sjálvandi skulu allir borgarar hava somi rættindir í føroyum og tað betýðir eisini at ein mamma og og pápa mína hava somi rættindi til sítt egna barn og tað hevur so eisini barnið má hava rætt til sín pápa
og sinna mann takk fyri at formaður
fyri ger so væl anikaolsen ja takk fyri ja tað er eitt nokk so áhugavert kjak og hetta her um rættindi og sovíðari so okur diskutera øgiliga ofta um barnarættindasáttmálar og sovíðari altso barnið hevur rætt til bæði foreldur lat ongan iva vera um tað og pápin hevur rætt til at síggja sítt barn um mamman hevur rætt til at síggja sítt barn men tað er eitt sindur hvar leggur mann hvar leggur mann miðleingina hvar hvar leggur mann dent á og grundarlagið í einari nýggjari lóggávu altso hvat er tað fyri virði um mann leggur til grund fyri einari sovornar lóggávu tað haldi eg nokk so nokk so áhugavert eg haldi ikki at tann lóggávan sum okur hava í dag frá tvey túsund og sjey varð tann rætta mann átti at bíðað inntil tann danska lógin varð sett í gildi tá varð tað danskt málsøki tað vil siga at tann tað mátti mann seta lógina í gildi við ríkislógartilmæli men tá hevði mann arbeitt nokk so leingi so so tí setti mann beida gomlu donsku lógina í gildi staðin fyri at mann setti ter nýggju foreldru ábyrgdarlógina í gildi so tí eru or eitt sindur
í hesi støðuni sum eg eri í nú takk fyri
so er tað edva jacobsen ger so væl takk fyraharar formaður eg haldi hetta er øiliga gott at hava hettaher kjakið uppi og og tað sum annikaolsen eisin ini málið er ikki komið styttri um vit fella hettar tí at málið samtyktar eg vil bara at heita á landstýriskvinnuna ið veit at landstýriskvinnan arbeiðir við hesum men sjálvandi er tað øliliga týdningarmikið at hyggja eftir barninum í sentrum at barni heur rætt til eina mammu og ein pápa og og tað ja tað at barnið er í miðdepinm visti mann brúka ta útgangsstøði og byggi lógina rundanum tað at eitt barn hevur rætt til hvat er tað ei foreldur tað er ein mamma og ein pápa tað blívur tað til og at tey hava rætt til tað og hevur tað við í so skuldi mann altan líka fingið n eina góða lóggávu sjálvt um tá ið tá øll er samd so er tað sjálvandi ein undirskrift og so er tað bæði foreldur men men at tað er ein upprunarættur hjá báðum foreldrunum at og hava barnið við sentrum so at seta fokus á tað tá ið nú vit
koma víðari við lógarutsku takk fyri formaður
takk fyri gersovæl annikolsen fyri tað er nú soleiðis at tá itt barn verður sett verðina so eigur tað barnið sjálvandi at fáa tað allarbestu fortreytirnar og tað tann allarbesta uppvøksturin sum tað yvirhøvur kann fáa og tað er eisini tað sum eg vóni verður fokus í nýggju lóggávuni og kenni eg landsstýriskvinna rætt so arbeiðir honum skjótt við lógini og ferð hana niðan í tingið og vónandi verða okur eisini tikin við í tað arbeiðið sum nú sita eisini í trivnaðarnevndini at mann kann vera við í í í tí fyrireikandi lógararbeiðin till nýggju lógina eg haldi at nú er tíðin komin har til at okur fáa eina veruliga føroyska lóggávu ikki bara at seta danska lógir í gildi fyri fyri føroyar tað hava okur gjørt á hesum økinum í í ólukkumát men nú er økið á føroyskum hondum og tí er tað einki sum forðar okkum í at gera akkurát tað lóggávuna sum okur ynskja á økinum og tá má barnið vera í sentrum og sjálvandi rætturin hjábæði
babba og manni takk fyritakk fyri so vóru ikki fleiri sum bóð um orðið so vit fara at gera klárt til atkvøðugreiðsla ja vit fara so at atkvøða í hesum málinum sum vit júst hava viðgjørt uppskot til samtyktar um felags foreldrarmyndugleika og her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða sojú her er eitt broytingaruppskot orsaka her er eitt broytingaruppskot
tað er soleiðisat hetta er eitt uppskot til samtyktar og visseeist hvart broytingaruppskot verður samtykt so er tað tað sum er galdandi

vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið í falli tað vóru níggju atkvøður fyri trettan ímóti so atkvøðað vit um málið soleiðis sum tú hava lagt fram

so vórðu vit liðug at atkvøða hetta málið er fallið tað er níggju nei tað er átta atkvøður fyri trettan ímóti og eini blonk so er hetta uppskotið til samtyktar fallið og avgreitt frá løgtinginum tað eru ikki jú fleiri mál til fundin uttan framløga eg skal boða frá at bjørt samuelsen vegna tjóðveldið hevur lagt uppskot løgsmál framaltso uppskot til løgtinslóg um at endurnýggja strandførarflotan at byggja fýra skip til oyggjarsigling

tingmannin hjá tjóðveldi siristemberg høgni hoydal khristina hafosbjørt samunsen hervør polstóttir o beinta løgu hava lagt fram løgtnsmálinuma na uppskot til eykajáttanar løgtslóg fyri januar tvey túsund og einogtjúgu tey hesi bæði málini hanga saman og verða so viðgjørd undir einum á einum seinni fundi síðani hevur fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtingsmáli nummar fimmogtrýss tað er taðer uppskot til løgtslógum broyting í løgtslóg um tunlar norðurumfjall við tilhoyrandi vegum tað er at hækka játtanaarkarmin frá tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónum til fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir og fíggjarnevndin hevur eisini lagt fram álit í løgtinsmáli nummar trýogtrýss tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um at byggja tveir vardar bústaðir í tórshavn tað er abýli á mýrini í havn hetta verður so viðgjørt á einum seinni fundi

tað er soleiðis at tað tað er ikki fleiri mál til hendan fundurin men tingfundur verður aftur í morgin mikudagin tjúgunda januar klokkan tíggju tá verður fyrsta viðgerð á løgtsmál nummar fýraogtrýss uppskot til løgtislóg um broytin í løgtslóg um húsalandsgrunn víðkannastýrið heimild at útveða lutoíbúðir heimild at veita ráðgeving um alternativar yggjabyggjahættir økt lánsheimild til bústaðar bygging heimild at stovna partafelag og annan og síðani verður fyrsta viðgerð av tingmáli nummar hálvfjerðs tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um eftirløn eftirlønarlógin frítøka fyri uttanlandsinntøku og javnbjóðis kapping millum eftirlønarveitarar og síðani er tað fyrsta viðgerð av tingmáli nummar einoghálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðráðnum tvey túsund og tjúgu og framløgu er eisini á skránni tað er so tingfundurin í morgin sum byrjar klokkan tíggju síðani kann boða frá at tingfundur verður eisini hósdagin seinnapartin kila hálvgum tvey tá koma hesi álitini sum eg nevndi í tingmáli nummar trýogtrýss og fimmogtrýss til viðgerðar og um tey verða samtykt sumtey allarhelst vera so verður triðja viðgerð av teimum málunum týsdagin í næstu viku og tá koma hesi her uppskotinu hjá tjóðveldi til viðgerðar um at

síðani er ætlanin tað tað liggja fýra skrivligur fyrispurningar eisini og bíða t ætlanin at hava teirra á skrá mikudagin í næstu viku frá klokkan ellivu so vita tingfólk tað tað eru øll mál sum eru komin fram her okkurt liggur í nevnd allíkalagn men so tingfundur hav fyrstu verið so í morgin klokkan tíggju og hitt verður lagt út á heimasíðunum so er tingfundur lokin